tingfundurin er settur vit fara til dagsskránna í dag hósdagin triðja septembur og vit hava fýra fyrstu viðgerð á skránni í dag tann fyrsta er viðgerð á tingmáli nummar fimm tað er uppskot til eykajáttanarløgtslóg fyri august tvey túsund og tjúgu hetta málið verður beint í fíggjarnevndina vit skulu biðja um framsøgufólk fyri fólkaflokkinm er tað jákup mikkelsen fyri javnaðarflokkin aksel johannesen fyri sambandsflokkin magnus rasmussen fyri miðflokkin billjustinussen og fyri framsókn er tað rutt vang tað eru tey sum eru komin uppá her fyribils o og so fær jákup mikkelsen orðið ger so væl
takk fyri ja til viðgerðar er eitt uppskot sum javnaðarflokkin hevur lagt fram eina eykajáttan fyri august í samband við at tørvur er á meiri pengum til at útbúgving av yngru læknum og javnaðarflokkum er so valt at mæla løgtinginum til at
strika játtanina á einar sendistovu í ísrael og flyta teir pengarnar til heilsutænastur

eg má siga akkurát sum ær at tá ið vit hoyrdu um hetta málið at tað vóru yngri læknar sum vóru komin til føroyar við sínum familjum og høvdu sæð fram til møguleikan at fáa eina útbúgving her heima so so virkaði ikki rætt at hesir læknar og hesa familju komu í ta støðu at tey kanska vórðu noydd at fara av landinum aftur tað er tað nakað sum vit hava brúk fyri tað er at finna góðar loysnir fyri læknar og teirra familjur sum við so nógvum øðrum hog tí undraði tað meg at mann kom í hesa støðuna serliga tá ið mann hugsar um at vit ongantíð nakrantíð hava játtað so nógvar pengar til heimsuverkið sum vit hava gjørt nú hesi seinnu árini og allarmest í inniverandi ár minnist meg rætt játta vit hálvfjerðs milliónir meir til

til at fáa sjúkrahúsið at fungera og so situr ein leiðsla og raðfestir hesar pengarnar og roynir at fáa sum mest burtur úr hesum her pengunum og eg má siga akkurát sum her at at tað tykist eitt sindur undarligt fyri mítt viðkomandi at at mann ikki hevur so frægt sum eina komma seks millión í skipanini tájáttanin er so stór at at mann ikki klárar at loysa hendan trupulleikan

serlæknar har ið mann hevur fingið heimild til at kunna bjóða teimum meira enn tað løn sum sáttmállan siga og sovíðari og tað hevu mann sum gjørt brúk av men mann hevur ikki so frægt sum hesar pengarnar

klára hesi her størvini so tað skal eingin ivv um frá mínari síðu at eg haldi at hetta er óheppið eg haldi absolutt at vit áttu at funnið eina loysn og landssjúkrahúsið ella sjúkrahúsverkið burdu kunna loyst hendan spurningin og tað kann ikki rætt at vit sum lægtingsmenn fara inn at viðgera hvussu vit skulu raðfesta pengarnar sum vit játta um tað skal verða til pengar til útbúgvingar og yngru læknin ella um tað skal verða serlæknar ella sjúkrasystrar koronafólk víðari og tí tí má eg siga akkurá sum hær at e eg kenni tað eitt lítiðsindur soleiðis sum at at hetta her er ein trupulleiki sum eftir mínum tykki absolutt ikki burdi verið hetta er eisini eitt gott dømi um hvussu væl ið vinstravongurin fungerar í andstøðu visu vit hugsa um javnaðarflokkinum og tjóðveldi tey hava altíð eina rúgvu av góðum uppskotum og góðum loysnum tá tey sita í andstøðu trupulleikin kanska hevur verið tann at tá ið tey so koma til valduð so hevðu tað víst seg at verið øgiliga trupult hjá teimum at presera og fáa nøkur úrslit so tað er kanska e ein ein góð orsøk til at at javnaðarflokkurin

men fyri at koma aftur til hendan trupulleikan so so vil eg siga at eg haldi absolutt at vit eiga at finna eina loysn upp á hetta her spurningur er um ikki landssjúkrahúsið ela sjúkrahúsverkið kann klára at loysa hetta við teinnum pengum sum tey hava vit fara sjálvandi at gera innkallingar og fáa øll tey sum hava við hetta málið at gera at koma inn og greiða okkum frá hvussu støðan er men lann onga iva verða um at eg haldi absolutt ikki at tað er í lagi at at vit renna okkum henda trupulleikan men vit áttu absolutt eftir mínum tykki at at funnið eina loysn og eg vóni at vit fara at kunna finna hesa loysna saman við sjúrahúsverkinum takk
herfall har fór maður eitt uppskot her í tveimum
jókun mikkelsen viðgjørdi játtanina til yngri læknar men hann nevndi einki um tað sum eg haldi er ógvuliga provokerandi við hesum uppskotinum at javnaðarflokkurin skjýtur upp at vit skulu fara heilt niður til telaviv eftir teimum pengunum sum settu her av til eina føroyska sendstovu niðri telaviv hvat heldur jókun mikkelsen um tað altso nú verður sagt at javnaðarflokkurin heldur ikki hevur brúk fyri fleiri sendistovun men undanfarna samgonga helt at tað var brúk fyri fleiri sendistovun og var við til at lata millum annað sendistovuna í kina upp hví akkurát hví akkurát sendistovuna í ísrael hvat er so átrokandi neyðugt at forða fyri at føroyar fáa betri samband við ísrael heldur jákun mikkelsen jákun mikkelsen
harra formaður eg má siga a akkurát sum eg
er at at tað kennist kanska akkurát sum biljusinussen ja sum ein ella onnur provocatióneg má siga at eg trúgvi slett ikki upp á at hatta har er tað sum javnaðarflokkurin í veruleikanum meinar at mann skal beginna niðurlaga virksemið á sendstovuni vismann nú fyrst byrjar í ísrael og so fara eftir øðrum sendstovuni eg trúgvi at tað er meiri stílur yvir javnaðarflokina enn akkurát har men hatta er ein ein lætt keypt máti at hava útreiðsnøvítralitet í eina uppskot har mann skal finna nakrar pengar og so fer mann kanska við bindur fyri eyguni og og og finnur so eina komma seks millión niðri í telaviv so eg eg má siga at hasin parturin ivist eg í um javnaðarflokkurin hevur verið serliga seriøsur í men kanska hava teir hattu veg nevnir máti at finna pengar uppá men eg giti at teir fara at angra teir hava við hesum sagt at teir ikki ætla at hava eina sendstovu í sølu tað vænti eg ikki at javnvogni fer at standa við takk fyri ja sær tað kristina hófoss
gott at hoyra at jólkum mikkelsen tekur undir við at
at sjálvandi skulu vit fáa víðariútbúgvið og sett hesar her yngru læknarnar soleiðis at vit fáa ment okkara heilsuverk iðg helt tann fyrri parturin av røðuni hjá jagun mikkelsen eg skilji hanna ordiliga væl altso tað k eitst sindur løgið at vit í løgtinginum samtykkja so ovurstórar upphæddir og so er tað ein lítil konto her upp á eina komma seks millión sum landsstýrismaðurin ella heilsuverki ella heilsumálaráðið ikki hevur funnið rúm til eg vóni bara at hetta er eini nakað sum er dotti niðurímillum ein tá vist mnn kan siga ein feilur í samband við ta fíggjarlógin tá eykajáttan sum landssráður arbeitt við soleiðs at mann kan fáa rætta tað spurningurin er so um hetta kanska hetta eykajátanaruppskotið umum fólkaflokkurin kanska kundi tikið undir við tí vit tjóðveldi taka ikki undirvið at mann tekur pengarnar frá sendstovunum men mann kundi kanska hugt eftir onkra aðrastaðni mann kundi flutt hesa her játtanina um tað var nakað vit kundu arbeitt við í fíggjarnevndinimicelsena
jað altso vit vita
gott tað at uppstendur ein trupulleiki onkustaðni so er tað tað nermasta tað er bara at fara t biðja um meira m pengar men tað er klárt at øll vita ikki minst kristina háfoss at tað ber ikki bara til at blaða pengar á borðið úr landskassanum tú ert noyddur til at siga vit vit hava strekt okkussu langt kunnu nú mugu tit royna at finna loysnir fyri teir pengarnir tit hava og soleiðis føli eg tað at tað verið í sjúkrahúsverkinum vit hava játtað rættiliga rættiliga nógvar pengar ogtað eri øgiliga glaður fyri at vit hava verið før fyri at játta sjúkrahúsverkinum so nógvar pengar men samtíðis so so føli eg tað at at akkurát hesin spurningurin burdi kunnað verið loystur av fyri teir pengarnir sum sjúkrahúsverkið fingið eg eri sannførdur um at tað fyrstog fremst er eitt mál sum heilsuverkið sjálvt kann loysa takk fyrija takk so er tað aksel
sjansen sum fær orðið gerso væl ja takk fyri rævarmorg
til viðgerðar eru eitt uppskot fjrá okkum í javnaðarflokkinum um eina eykajáttan har vit mæla til at ein komma seks milliónir krónur fyr inniverandi ár av sendistovuvirksemi verður flutt yvir til heilsuverkið til yngri læknar undir útbúgving í føroyum og líka les lesa viðmerkinartil uppskotið tað er soljóðandi føroyska heilsuverkið hevur í fleiri ár havt alstóran tørv á fleiri læknum undanfarna samgonga skipaði tað soleiðis at føroyski læknar høvdu fyrsta rætt til at taka sonevndir kpu eisini nevnt turnus í føroyum hetta hevur fingið fleiri føroyskar læknar at koma heimaftur til føroyar men væntandi útbúgvingarstørv eru nú orsøk til at fleiri føroysku læknar standa uttan arbeiði í heyst umframt hesar eru eisini føroysku læknar uttanlands sum ynskja at koma heim at arbeiða samanbera vit støðuna í føroyska heilsuverkinum við støðuni í danska heilsuverkinum sum eru munandi fleiri yngri læknar í starvi í danmark gera vi tølini upp her hundrað túsund fólk so svarar tað til at tað eru tvey hundrað og trýogtretivu yngri læknar í danmark og hundrað og fimm yngru læknar í føroyum landssjúkrahúsið og kommunulæknar hava boðar felagnar fyri yngru læknar frá at tey høvdu viljað sett umleið tjúgu fleiri yngr læknar íg starv um fígging var tøk til hetta uppskotsetarnir halda tað vera av avgerandi týdningi at yngru læknarnir verða raðfestir hetta eru tað fleiri orsøkir til tørvur er og ferð at vera á fleiri yngru æknum fleiri læknum í føroyska heilsuverkinum yngri læknarnir kunnu lækta um hjá núverandi serlæknum og verða við til at minka um bílistarnir um fleiri yngri læknar fara at støðast í føroyum vi útbúgvingarstørvum ið eru eitt stig á leiðini til at gerast serlækni fer hetta eisini at vera eitt týdningarmikið stig til at loysa serlækna trotið í føroyum fleiri av yngru læknunum eru fluttir til føroyar við maka og børnum í fleiri ár hevur verið arbeitt fram ímóti fólkatilflyting heldur enn fráflyting og tí er tað burturvið at viðtan ið fólk nú verða noydd at flyta av landinum aftur um orsøkin var at tað ikki var tørvur á fleiri læknin í føroyum var støðanir heilt onnur men læknarog sjúkrahús standa klár tað er bert fíggingin sum væntar fyri at økja um fíggingina til yngri læknar í restina av árunum verður skotið upp at veita eitna komma seks milliónum krónur í eykajáttan uppskotssetararnir mæla til at upphæddin verður tikin av høvuðskontu sjey trettan eitt null eitt har ein komma seks milliónir krónur er settar av av undirkontu sjeyogtjúgu til at lata upp sendistovu í ísrael uppskotsetanir meta ikki at tað er neyðugt við fleiri sendistovum men meta harafturímóti at tað er ovurhondsneyðugt at nøkta tørvin á læknum í heilsuverkinum ø vissu vit hyggja eftir støðuni í otarheilsuverki so er tað soleiðis at føroyska heilsuverkið er og hevur verið í somu støðu sum nógv av heilsuverkjunum frá grannalondum ikki minst í útraðarunum tá vit hugsa um danmark fær mann út við tað ytstu støðin í júlandi og út á oyggjarnar g so framvegis so mangla a er stórir læknar mangul meðan er kanska lættari at manna starvini í arhus og keypmannahavn og so framvegis og tað hevur eisini r galdandi kanska í norrø o aðrastaðnis og tað heureisini veið galdandi í føroyum tí eg mangul upp á læknar og tað er trupult at fáa læknar út á smærru sjúkrahúsini og smærru økini má mann gera ein innsats um vit skulu hava nokkað læknin í føroyum og tað hevur mann gjørt seinastu árini og tað hevur verið ein positiv gongd um vit taka í undanfarna valskeiði so setti mann tá av eina serlækna puðju sum stóð tøk á fíggjarlógini sum vistu á serlæknir komu mitt í árinum sum var játtanin harbeint so ma kundi mann seta enn starv og seinasta valskeið so koma tíggju nýggjur seræknar í fast starv íð sjúkrahúsverkinum og tíggju nýggjur kommunulæknar á lei í fast starv sum kommunulæknar runt um í landinum so tað var ein positiv gongd og hevur mann eina skipan sum eitur in sorna útbúgvingarskipan tá mann er liðugur at lesa skav mann í undir einasara útbúgvingarskipan sum lækni áðrenn mnnkann blíva serlækni sum mann kallað fyri kpu har eg haldi tað vara seks størv tá í árliga sum vóru tøk í føroyum tað kundi øll søkja eisini danir og grønlendarar á jóvnum føtu við føroyingar og tí var tað ofta soleiðis at tað vóru danskarar sum fingu tey størvini ikki føroyingar og so vóru teir í føroyum í eitt ár og finguð kanska bæði nakað burtúúr fakliga men kanska eisini eina persónliga uppliving at búgva í føroyum eitt ár so fóru tei aftur til danmarkar og høvdu ikki ætlanir um at vera læknar í føroyum tað fekk mann broytt soleiðis at føroyingar høvdu framíkjarrætt til hesi størvini og samstuds fkk mans hækkað talið munandi soleiðis at tað vóru fleiri sum koma í esir størvini og tá haldta komið áonavarfrá tíggju í hesi størvini men aftaná tað er liðugtám haneitt ár so skal mann víðari í nakað sum n kalaðfyi introsstørv og tað hevði mann iki jávandi ikk sett pengar av til tí tað ikki veri nú at hesin læknarn er lidnir og sambært landstýrismanninum sumhá svara á einum fyrispurningin fyrr í ár so er tað trý yntisstarv tøk akkurát nú og tað eru fimtan yngru læknar um hesi trý størvini so tað er nógvar av teimum sum ikki fáa nakað starv og mugu fara av landinum aftur

sum sagt at hann fer at gera sítt til at peningur erur settur av á fíggjarlógini til tvey túsund og einogtjúgu og tað fara vit í javnase sjálvandi stuðla landsstýrismannin í men sum eg skilji á lagnum so er tað nógv sum teirra teirra starvssetang endað nú ella endar nú í heyst og tí er vandin fyri um tey ganga tríggjar fýra mánaðar uttan arbeiði at tey so flyta av landinum tí tað kanska fáa at bjóðað eitt eitt starvstilboð í danmark ogeg havi havi hoyrt um hvussu onkran sum ferð av landinum sum kanska hevði ynskt at verið her peint tí halda vit kanska vevra skilagot at játta pengarnar nú soleiðis at vóru fólki kundu hilduð fram í føroyum og so saman við landsstýrismannunum finna tær neyðugu pengarnar til at til at tey í tvey túsund og einogtjúgu eisini kunnu vera í føroyum og árumm sum koma framyvir tí tað hevur stóran týdning at behaldhesi fólkini í føroyum vit vita tað tá tú komin handan aldrin har sum esi gher ungu læknarnir eru tár kanska síðstu tjúgum í fyrstu tretivunum so er mann kanska í eina støðu har mann upprættar familju man fær ein hjúnafelagi mann fær børn og er mann tá í danmark um mann er fallin til og kanska fingið ein danskan maka og børnini í fallin til í í donskum skúla ogso framvegis so kann tað vera øgiga trupult at koma heimafur til føroyar tí er kaska týdningr at fanga tey meðan tey eru ung og áðrenntey seta familju hiyvir heima í peningurin verur so tikin frá a vit mæla til at mann sú flytir pening frá sendistovuvirksemi og tað er tað eina komma seks milliónir sum sett av til sendistovu í ísrael og argumentini verða haldi eg onkurtí r eit indurórímilig tá javnaðarflokkur er ført hetta fram at tað verður sagt ati atonkur er nvnt jøtahætur og mann erímóti ísraella soframvegis tað hevur als einki við tað at gera hsjálvandi skulu vit hava eitt gott samstarv við ísrael og tað haldi eisini at undanfarna landsstýrið hevði tað var bæði onkur politikara úr ísrael og fleiri appasatørurhar í fleiri umførin og vitjaði í føroyum har mann hevði ein góðan deolog við ísrael men er tað so neyðugt at hava sendistovur har tað ð tað s vit líkasum seta spurnartekin við í javnaðarflokkinum og ikki halda tað so eisini ført fram at ísrael sum eisini er rætt er framhaldliga nógvum økjum millum annað tá tað kemur til heilsuverk altso læknar og framleiðslu av heilivági og kt so framvegis og sjálvandi kann mann hava samstarv við ísrael um tað men er tað n fortreyt æsa sendistovu harpeint tað halda vit ikki vit hava eitti gott samstarv sum oftast hvussuheva tætt samstarv við norra og nógv samstarv í norra vit hanóvar sendistovur norra tað er heldiski neyðugt heldur javnaðarflokkurin vit hava eisini samstarv við svøríkivit óga sendistovu har vit útflytað nógvan fisk og laks til týskland italia spania grikkaland og vit halda held ikki at tað er neyðugt at hava sendistovu harpeint fyri tí at vit kuldu hava tætt samband við tey londini eisini handilsliga

vís tá at vit hava ofna sendistovur sohevr eð verið ett stórur marknaðir til okkara vørur og týdningarmiklu marknaðir sum as es og og russland og kina og skuldi mann hugt og hugt eitt sindur longur so so eg kanska usa kundi møla eit komaup pátal ta ein rættliga stórur marknaður og ein stór tjóð sum hevur stóra ávirkan á altjóða politikk meni annars halda vit tað er ikki neyðugt at opna fleiri sendistovur við tí fyri eygu at hava gott samstarv handilsliga at øðrum økjum tað kann mann megna uttan tað so tað halda vit ikki er neyðugt og tí mæla vit at tann peningurin verður fluttur til yngri læknar taað er ógv størri tørvur á tí í øðrum lagi um samgongan nokk eg sum eg havi skilt heldur at mann skal opna sendistovu o tela við so er tað sjálvandi eina demokratiska avgerð og og ein voriluta løgtinginum avger tað so er vit komið so langt út á árið vit eru byrjað upá septembur mann hevu ikki mær vitandi funnið nøkur hølir enn í tlagvið at opna sendistovuna í um mann ikki lýst starvið leyst enn haldi eg ikki so mann kemur nokk rættiliga langt út á árið áðrenn mann opnar eina eina sendistovu so spurninguri er mann klárar at brúka ta eina komma seks milliónir krónirnar sum í setta lag og fíggjarlóginum í hesum árinum so mann kann nokk eisini taka stóran part av tí um samgongan ynskir framvegis at opna sendistovu og flyta talil yngru læknar men taðsu líka minnast til einakoma seks milliónir tað er fyri hetta árið næsta ár fær tað so t vera ein játtan sum verður einasta millum tríggjar og fýra milliónir um sendistovan kostar nøkru unda tað sama sum kostar í øðrum londum so vit mæla til at løgtingið fer taka undir við hesarieykajáttanir takk fyri harra formaður jtakk so er tað nakrar viðmerkingar billjustinus

kvislig provogatión at í hesum tíðum hvar ð vit hava játtað altso mundi sagt hundraðtals milliónir eyka til heilsuverkið men tað er farið væl upp um hundrað milliónir sum vit hava játtað eyka til til landssjúkrahúsið og heilsuverkið bara í ár og uttan at mann fer inn á aðrar kontoir og tekur teir pengarnar teir pengarnir eru lagdir afturat fíggjarlógini og so kemur javnaðarflokkurin og biður um eina komma seks millión og sigur at pengarnir skuldu takast frá einari sendistovu sum sum er eitt av teimum stóru málunum hjá hesari samgonguni einari sendistovu í ísrael tað eru mínari verð provokerandi aksel johannesen argumenteraði væl fyri at vit pjóðast ikki hava sendistovu í norra ella svøríki pjóðast vit hava sendistovu í íslandi pjóðast vit hava umboðsstovu í danmark vit eru beint við vit ein tíma burtur frá íslandi vit kuaksel johannesen
ja eg i egi samdur biljus sinssen
akkurát á sendistovu í danmark eg ivist stórliga um tað er neyðugt tí vit hava so tann samstarv ú danmark altso embætisfólk og ministarar tosaðu næsa saman í fleiri ferð um vikuna so atey forbindingini eru har eg vissi eg skuldi mælt til so skal mann kanskalukka ta sendistovuna soa heldur opta í usa og so so var tað tað eg trúvi ikki tørv á fleiri sendistovuni akkurátí løtuni enn tað men bill vísur til at manhi játta nógvar pengar utan og tikið pengar nakrastaðnis frá og tað er eg kanska avbjóðingin undir hesari samgonguni at mann bara koyrir pengar upp á uttan at taka av nakrastaðnis og tað hevur so gjørt tað at seinastu fýra árini hevði mann eina komma fimm miliard yvirskot at tað yvirskoti er burtur nú til samans tey fýra árini tí at mann bara koyrir pengar upp á og ikki tekur pengar av nakrastaðnis og ikki hugsar um at pengar eisini skulu inni í kassan tí roynir mann í hesum førinum t gera tað øfíggjarliga ábyrgdar fult siga ókey tað er tørvur av nakað meira av pengum til yngru læknar hvussu kunnu finna pengarnar onkustaðnis hær sum vit halda tað e ikki er neyðugt at játta pengarso er taðhannes joensen
ein skilagóð róðvalgja aksa við
tað sum eg hugsi um tær spyrja tveir spurningar eg hugsi meira um lækna manglin hvussu mann ikki fer í holt við beinan vegin at styrkja hetta økið so fær mann væl eitt problem við bílistinum tí tað gerst bara størri so fyri at fáa teir burtur so mugu vit anseta fleiri læknar og útaka fleiri lækna og so hugsi eg eisini hevði ikki eisini veri skiliga gott at mann oyramerkti peningin til akkurát hetta økið tá mann játtaði pengarnar takk fyri
tá seinna fyrst og sum jako jakom mikkelsen eisini
sinastn j steðgar pengar mann hevði játtað meira til heilsuverki og sku di skilti hann ik ordiga hví tar manglaðu pengar til júst hetta hetta er oyramerktir pengar hetta er ein serastórk komtrá fíggjarlógini yngri læknar tí kann kann mann kannleiðslan á landssjúkrahúsinum ella sjúkrahúsverkinum ikki fara inn og taka av øðrum rakstri og koyra tað ti hettahar tí hetta er oyramerki u pengar so tað verða oyramerktar til yngri læknar og og tað er tørvur á hvathvat vara spur tað fyrsta spurdi um ja bílistarnir og sulav man slepa av bílistarnir sumgangji út frá løgtingið skuldi slepp av við so er tað tveir møguleikar tán eini møguleikin er at vit í føroyum mugu hava nógv fleiri starvsfólk ikki minst læknar men eisini onnur starvsfólk fyri at sleppa av bílistarnir og hin møguleikin er at vil t enn størri mun senda sjúklingar av landinum tað verða vit noyd til at gera onkur að senda júklingar á landinum men tað besta er at kunna gera tað í føroyum soleiðis at mann er í heimiligu umhvørvinum tá mann fær viðgerð bæði at mann tosar føroyskt og um ein tætt upp á familju og avvarandi soleiðsatey kundu koma at vitja dagliga ja so er tað magnus rasmussen
ja formaður eg havi hug at spyrja um hesar her eina komma seks millum
miliónirnar altso hví eina komma seks hvar hvar hevur tingmaðurin tað frá at tað er tað sum manglar tað kann eg ikki lesa meg til og kundi hugsað mær kanska at tingmaðurin greiddi frá hví akkurát eina komma seks og ikki null komma níggju ella tværer að sel jansen

eini eg haldi tað var tummas sigarit hvussu ein av læknunum í námskristinum var í dag og viku í sambandisnir hann mælti til at mann skuldi fáa tíggju fleiri inntróðsvørv beinanvegin og hann segði at árliga hevði tað kostað góðar sjey milliónir so at vit hugsa tá vit nú komu til heystøð um hetta var samtykt so vit vóru komin út til fyrsta topur so at vit debera tað nøkulunda við fýra og komu til eina koma seks millión fyri at hava nokk til restina av hesum árinum var tað jakob mikkelsen
eg og aksal er
handilsan er samdur um at tað at fáa útbúgvu læknar og ongar læknar at tann parturin tað er ein týðandi partur í at framtíðar tryggja okkara sjúkrahúsverk men tá ið vit hava játtað so nógvar pengar hvat heldur akkurát handilsan um at landsstýrið ikki finnur eina fimmogseks millión av øllum tí samlaða játtanum at tað at tað eru oyrarverkse pengar á ein tað fór tað ikki fyri at landsstýrið kann geva loyvi til at mann flytur ímillum eina aðra kontu og tað kontuna so mann finnur hasum pengarnar
ja tað kann jú mann kasta svar um eg veit ikki um
tí er neyðugt at koma í løgtingið um tær vildu flutt pengar frá vanligam rakstrin yvir til yngru læknar við eina eykajáttan men eg gangi út frá og soleðis havi skilt tað eisini tá mann situr í fíggjarnevndini at at millum annað landssjúgrahúsinum sum hevur tað festi av esum ynsu størvinum hevur kanska eisini frammanumta fíggjarligar avbjóðingar í inniberandi ári bæði orka korona men eisini orsakað av av øðrum og tí síggja tær ikki síga ta sa iki føra fyri at hava hesar pengarnar men tað er rætt som jakum mikkasen innjaa at heilsuverkið ikki bara í tvey túsnd og tjúgu men eisini tvey túsund og tjúgu og eisini seinastu árini hevur fingið stórar stóran vøkstur í sínum játtanum so tað hevði verið ynskiligt at ter vóru pengar til hetta men tað er tað opinbartikki og vit vilja bara tryggja at hesir læknarnir ikki fara á landinum við tí risiko at vit ikki fáa teir aftur til føroyar ja so vóru ikki fleiri vimer
fa víðari til næsta røðara nú er tað nei tað er magnus rasmussen sum fær orðið ger so væl takkfyria
ja nú er tað snýr hetta seg um eina eykajáttan til samband við vit kunnu siga til heilsuverkið tað snýr seg um yngri læknar og nú hevur tað verið frammi her eitt eitt sindur broytt hvussu nógv hevur heilsuverkið fingið ella mann hevu nevnt landssjúkrahúsið seinastu árini har har hugdi eg til dømis at so visti vit siga at roknskapurin í seytjan altso roknskapurin seytjan fyri ls var seks hundrað og tveyogfjøruti milliónir í átjan seks hundrað og áttaoghálvfems í nítjan sjey hundrað og átjan og játtað í ár sjey hundrað og trýogtrýss tað er tað sum stendur í man sigur í tí skrivaðu fíggjarlógini eg veit væl at nú er eykajáttaninr komin afturat í samband við korona men vist vit halda tað uttanfyri og og tað vil siga tað at frá nítjan til tjúgu er tað økt við fimmogfjøruti milliónum frá átjan til nítjan tjúgu milliónum ogsovíðari altso so tað er men men sjálvandi vit eru fleiri fólk og og tað er forskell mann kann tala fyri og tað er aðrar viðgerðir og dýrari viðgerð men so at tað er rætt sum verður sagt at játtanin er vaksin rættiliga langt hetta málið snýr seg um yngri læknar og har er jú ein ein konta í fíggjarlógini sum eitur yngri læknar og tá ð mann tosar um yngri læknar so kann eg eisini tosa um eldri læknar altso ella gamlalæknar ogsovíðari og hetta snýr seg faktiskt um rekrotering við vanligum føroyskum máli at seta við og tað vita vit at tað eru faktisk í øllum lívsins viðurskiftum um tað er innan fyrihjá lærarum ella námsfrøðingum ella hvar vit eru tað er viktigt at seta við tí ella gongur galið upp á eitt eitt týspunkt og tí er tað øgiliga viktigt at mann eisini fær yngri læknar og tað var aksel ver johannesens var inni í hesum inni á hesum er at vit royna at fáa læknar yngru læknar til føroyar og tað verið gjørt eittmiðvíst arbeiði og tað haldi eg øll eru glað fyri og vit vita tað at føroyingar tað eru nógvir føroyingar sum sum hava lisið og lesað tað sum et kalla í dag fyri medisin ella til lækna og nógv av teimum ynskja at sleppa aftur til føroyar og so hevur mann gjørt tað at mann hevur gjørt tað meira mann kann siga mann hevur enskt eitt sindur soleiðisnar at tað skal vera áhugi at koma til føroyar og hugsa vit um útbúgvingarskipanina hjá okkum vit ynskja tað at ella hava einki ímóti at okkara ungdómur lesur í føroyum soleiðisnar at hann fær eitt tilknýti til føroyar áðrennhann ferð víðari soleiðisnar at sannleiki fyri at tey koma aftur er størri og tá ið mann so hevur gjørt tað at hesi her størvini eru soleiðisnar at føroyingar hava ein fyrimun fyri at koma íhesi her turnu størvini so haldi eg tað tað hevur bara riggað væl og hyggja vit so eftir hesi kontuni sum eitur yngri læknar so hevur játtanin staðið í stað í tvey túsund og seytjan og átjan og nítjan tað hevur verið sama játtan sjey komma sjey milliónir sjey komma níggju milliónir átta milliónir í seytjan átjan nítjan men fyri tjúgu tá hava vit hækkað tað til níggju komma eina millión vit hava hækkað tað við einari komma einari millión altso frá nítjan til tjúgu eg veit væl at tvey hundrað túsund av teimum tað kom líka summann kann siga ikki í tólvta tímar men tá ið vit viðgjørdu fíggjarlógina tað var fyri at fáa ein samskipar ein samskipara av nettum sum skuldi samskipa hetta við hesum her størvinum so vit hava sett av altso eina komma eina millión meira til hesa her sum eitur heilsutænastur útbúgving av yngru læknum tað er ikki einki og tí er tað fyri meg áhugavert at vita hvat er ta sum ger tað at sjálvt um vit hava hjálpta hesærheru pengarnar meira nú sær út til at tað manglar meira eg haldi tað heur verið eisini áhugavert at hoyra eg hugsi í fíggjarnevndini tað er tað at øll sum koma skulu tey sleppa at forseta í hesumher størvinum altso eg hugsi vissu númeginparturin hevur hug at hava innan fyri hjartasjúkur er tað tað sum et hava tørv á altso skulivt ikki eisini hava nøkur sum hava innan fyri kanska hússjúkur ella tarmsjúkur at at leiðslan p á einaella annan máta fær tað inn sum mann hevur tørv á eg tær sovorðir spurningar eg hugsi og tí hugsi eg vissi egn o enin lisið medisin og komið her skal eg so bara sleppa inn tyvir føroyingur altso hugsi eg tað má vera tað at at at eg eri kvaliseraður sjálvandi men eisini at eg brúk fyri tí í tí føroyska heilsuverkinu og tað er sovorðir spurningar sum eg haldi at eg føli at vit hava brúk fyri at fáa svaraðar hvussu landsstýrismaðurin hevur verið frammi og sagt at hetta verður raðfest til næsta ár og vit øll í tinginum vita tað at tað er neyðugt at raðfesta tað hetta her við at seta yngri fólk við annars gongur jú galið og tað hevur gingið tann rætta vegin og so hevur kanska meira spurningur um tempo sum sagt vit hava játtað altso eina komma eina milliónir meira altso frá átta til níggju komma eitt sum hara rona vi prosentum rímiliga nógv og allíkavæl nú sigur mann at at tað manglar og so eru hin spurningur sum hevur verið frammi tá ið nú tað eru rættiliga hundrað tals milliónir í mann sigur í skipanini so snýr tað seg eisini um raðfesting altso er møguleiki fyri at finna nakrar krónur til hetta her ein annar spurninguri sum eg siti við tað er tað at hetta var jú frammi altso fyri einum mánað síðani og tað ljóðar óalmindiliga keðiligt at fólk familjur flyta niður aftur ella av landinum eg kundi eisini hugsað mær at vita má funnið eina loysn á hasum altso er tað soleisnar at at eg eri ikki so galið sum vit hoyrdu tá altso er tað gingið tan rætta vegin og oghvhvussu sær út so hetta málið kemur í fíggjarnevndina og tað skal sjálvandi fáa ina góða viðgerð og vit fara sjálvandi at kalla lansstýrismannin og heilsuverki og kanska felagfingelæknar eg veit ikk akkurát men tað finna vit út av so tað tað skal fáa eina góða viðgerð eg eri hvussu ein av teimum sum duga at síggja tað at tað er altíð neyðugt at seta við tað er bara ein spurningur um tempu altso hvussu nógv skulu vit seta við men men seta vit minni við enn tað fer frá altso í hinum endanum so so so so er ikki gott so hevur tað verið tosað ett sindur um fíggingin av hesum her ikki nevna bbilljustinusen er verðarættiliga kritiskur og fólk tað prookerandi og ig eg kann fylgja bill útí men mmann kansn so siga tað at javnaðarflokkurin er komin við einum boð upp á av fíggjadað taðvil siga hetta stendir ikki sum at mann bara leggur omaná vistu vit skulu royna at síggja posta upp á tað tí tað er tað ið vit ferð eftir ferð líkasum verða ákærd fyri at ja men altso hvussu ætla tær at fíggja hetta so javnaðarflokkurin kom við eini boð upp á fígging sum eg trúgvi ikki a samgongan eg serliga glað fyri og fyri t taka undir við tí vit hava í samgonguskjalinum sagt at vit vilja hav eina sendstovu í ísrael so eg fari ikki næri inn á tær argumentatiónina men bara vistu vit skuldu síggja nakað positivt so kemur javnaðarflokkurin ella aksel johannesen vegna javnaðarflokkin e við eini boð up á hvussu mnn kom fíggjadag og tað er so áitt signal hannessent ella javnaðarflokkur takk
ensen gjørdi tað takk fyri harra formaður ja nú var magnus rassur
á kostnaði og pengum ussu neg sjúkahúsverkið kostar og tá ið e hug til at viðmerkja at eg meini at teg verðir frammi at visti mann skal hava eitt júkahúsverk sum mann vil hava í okkara vælferðarsamfelag so skuldu tað nokk veru trý hundrað milliónir mann skuldi hækka kontíðina tí tað hesur nógvi øki sum mangla men eg hugsi tá hann snakkar um hetta her at vit skulu hava læknar sum tað hava tørv á sjálvandi skulu vit tað men hetta her við yngrum læknum er eitt stórt ein stór avbjóðing og vit mugu taka hana beinanvegin nú annars fara fólkini niður til danmarkar aftur og tey fleiri kanska fara so tað hastar í mínari feð takk fyri magnus rasmussen

hetta her sum jóanes joensen nevnir á at tað manglar tvey trý hundrað milliónir til heilsuverkið hatta er sovorðir sum ella sovorði hatta er tað sum læknafelagið og formaður læknafelagnum fleiri ferðnar hevur verið frammi vissu vit skulu vera sama støði sum okkara grannalond sum vit vanliga samanlukna okkum við so so mangla nøkur nøkur ting og tað manglar eisini manglar eisini læknar men tað sum vit eisini skulu finna útav haldi eg yvirskipa tað er hvørjar viðgerðir skulu vit hava í føroyum ella skulu vit hava alt í føroyum ella hvat er tað er tað viðgerði sum vit skulu keypa okkum aðrastessi frá og so víðari og finna út av hvar hvat hvørjum evog vit skulu liggja á ogtað r eingin loyna at vit í sambandsflokknum hava tosað eisini um heta er við við viðgerðartrygdini og eri í ferð við at mann setir fleiri pengar á men tað er viktigt at vit vita hvar vit skulu enda og tá vit so seta pengar av so er hetta eitt klípi í tíð á vegnum til har sum skulu enda um hetta hastar her og nú tað r tað sum eg førdi fram í áðni tað er tað vit eiga at finna útav í fíggjarnevndini altso er hetta málið kanska við at verða loyst ella kann hetta bíða til næstaár og sovíðari og tað vænti eg at vit fáa svar uppá takk fyrijakop mikkesen

bara inni á hesini her at tey týdning at at tey fólkini sum teir læknarnir sum koma í eitt útbúgvingarstarv at at tað er ein ein variatión soleisar at mann fær dekka so nógv øki som møguligt og tað eri eg púra samdur in í men tá tæ y tosa um læknan mangul og at tað eru trupult at manna á størvini so eru í øllum førum sum eg havi skilt ljós fyri framman tí at í tbúgingasysteminum so eru umleið hundrað føroyingar á veg inn í sjúkrahúsverkið sum v læknar og tað haldi eg eru hvussu ein støða sum vit kunnu frøðast um og tí er tað ógliga umráðandi at landssjúkrahúsið tryggjar at tað eru møguleikar sum hesi fólkini sum koma útú systeminum at tey verða sett við og soleiðis at vit kunnu í minsta lagi seta ja og magnus rasmussen ger so væl
ja takk fyri har fáa mær ja eg eg kann geva mær
mikalsen rætt íð í tí sum hann fórdi fram tí hatta hatta kenni eg nøkurlunda til og tað er nógv sum eru klár at koma í starv og tað eru eisini nógv sum útbúgva seg á hasum har økinum og tí er tað so umráðandi at vit vita hvat vit vilja við okara heilsuverki og at vit gera tað soleiðisnar at hesi her ungu dugnaligu fólkini sum hava áhuga at koma aftur til føroyar tað kunnu sjálvandi eisini vera onnur útlendingar at tey fáa møguleikan men tað er altso eisini hvat er tað fyri heilsuverki vit skulu hava men altíð viktigt at seta við og tað er faktiskt tað hetta málið snýr seg um takk fyri ja o til næsta

li viðgerðar eru ein eitt eykajáttanaruppskot frá javnaðarflokkinum sum er í tveimum kann man siga tann fyrsti parturin snýr seg um at veita eykajáttan til at kunna seta fleiri yngru læknar í starv eina eykajáttan eina komma seks milliónir og tann næsti parturin snýr seg um at mann skal taka eina komma seks milliónir krónur avjáttanir til sendistovur fyri at fíggja hendan partin eg hugsaði fyrst at taka tað fyrrapartin við teimum yngru læknunum tað er eingin ivi um at vit í tjóðveldi taka fult undir við at vit seta neyðug á peningina av soleiðis at vit fáa sett fleiri yngru læknari starv beinanvegin siður stenberg fyrrverandi landsstýriskvina í heilsumálunum reisti eisini málið beinanvegin tá tað gjørdist greitt at pengar manglaðu á hasi játtanini og og og vit vístu á at tað var neyðugt at landsstýrið kom beinanvegin í løgtingi og bað um hendan peningin tí hetta er ein natúrligur liður í tí arbeiðinum sum hevur verið í gongd tey seinastu árini og sum eg haldi eisini at breið politisksemja hevr verðið um tvørtur um bæði samgongu og andstøða vit vita jú at eitt trygt og gott heilsuverk er jú kanska tann mest týðandi súlan í ein vælferðarsamfelag hvørfall er tannða mest tíðani feri vit skul føla okkum trygg í tí samfelagnum sum vit liva í og soleið at vit kunnu øll hava eina góða heilsu og eitt gott ov langt lív og tí er heilsuverki so ófatiliga týðandi at raðfesta og allir flokkar siga seg eisini vilja raðfesta tað ovarliga tey seinastu fýra árini tá valdu vit at raðfesta heilsuverkið við umleið tvey hundrað milliónum krónum í meirjáttan í samla í valskeiðnum og tað var ikki uttan orsøk tað var tí at vit sóu at tað fleiri økini á heilsuverkinum var neyðugt at seta inn við fyri at betra um tænastuna millum annað fyri at seta fleiri læknar tí tað at vit mangla læknar er kanska tann størsti fløskahalsurin í okkara heilsuverki so vit valdu umframt mvanligu játtanina til heilsuverkið so valdu vit at seta hesa sokallaðu serlæknapíljuna á stovn har sum vit settu fimm milliónir krónur tøkar leypandi og tann næsta árið bleiv fimm milliónir lagdar afturat og tað á triðja ár fimm afturat sum á koma upp á tjúgu milliónir til serlæknapílljuna yvir tey fýra árini soleiðis at vit kundu seta fleiri læknar leypandi og tað gav úrslit tað gjørdi tað at landssjúkrahúsið og klaksvíkarsjúkrahús og suðuroyarsjúkrahús og eisini kommunulæknaskipanin hevði møguleika at seta læknar tá tað vórðu tøkið og úrslitið bleiv so at vit fingu sett vistu í minst rætt umleið tíggju nýggjar serlæknar og umleið tíggju nýggjar kommunulæknar og hetta er evur verið eitt stórt framstig fyri ta tænastuna sum vit kunnu veita men vit mugu hugsa longri enn tað vit mugu eisini hugsa um hvussu kunnu vit fáa øll hesi ungu sum tíbetur velja at fara undir útbúgving sum læknar í hesum døgum tað eru umleið hundrað føroyingar sum lesa til læknan í løtuni og skulu vit skuluvi bjóða teimum koma aftur til føroyar so munnu størvini eisini vera tøk og serliga má játtanirvera tøk tí størvini eru jú tøk og tí valdu vit at arbeiða øla miðvíst við hvussu kunnu vit knýta hesir lesandi tættari til føroyar soleiðis at tey ikki enda í tí danska heilsuverkinum ella onkrum øðrum landi tí vit hava brúk fyri teimum og vit vilja gjarna hava tey heim og har hevur tað jú verið soleiðis í áravís at føroyingar á jøvnum føti eitt nú við danskarar sum hava lisið g lækna hann skuldu kappast um tey turnusturvini sum hava verið í føroyska heilsuverkinum og vit vildu so fegin fáa tað avgreitt at føroyingar skuldu hava ein fram íhjárætt so tey komu heim her í turrinum so tey fingu eitt ávíst kjølfesti og soeiðis tað var størri sannlíkt fyri at vit kundu fáa tey heim at starvast her eisini eftir lokna útbúgving og tað eydnaðis so at fáa tað avtaluna í dag og tað merkti so eisini at at vit í dag hava munandi fleiri yngri læknar sum nú skulu tað næsta stigi tí eg játtanin eisini at hækkað nakað eg haldi fíggjarnevndarformaðuri vísti á í ár tí mann nokk vita at nú forður fleiri at koma inn í skipanina hjá okkum yngru læknar og tað er øvliga positivt men tað sær út til t men er sett ov lítið av tað fyrsta eg hugsaði g faktiskt vra púra eriligtá eg hoyrdi a stongta av haldi eg kanska ein feilur í famokav játtanini úti a heilsumálaráðnum tar dag av gjørt men hin vegin vit høvdu eisini ein eykajáttan fyri ikki so ræðulangaritíð síðan í í løgtinginum undrar tað undrar eitt sindur at landsstýrismaðuin í heilsumálin ikki tá hevur tikið málið upp men nú fáa vit fíggjarnevndini so við hesari eykajáttan møguleikar fyri atrætta upp upp á tað um meirilutið er færi tí tað verður víst á at nógvir pengar eru í í heilsuverkinum og hví mann iki kann finna tað bara og tað kann mann so altíð siga men fíggjarlógartekniskt so er hetta so ein ein sjálvstøðug játtan sum peningur so ella so skal setast á at vit so skulu flyta hann frá onkrum øðrum staði har vit kanska síggja meg her verður allir peningar kanska ikki brúkt ter tað haldi eg avgjørt er skilagott at gera og tað er tað eg vóni vit kunnu viðgera nærri tá málið kemur í

eg havi hug til e itt sindur at nema við hetta við viðgerðartrygd tí tað hangur ett sindur saman við talið av læknum altso í mínari verð so hava vit viðgerðartrygd í føroyum tað hevur ongantíð verið soleiðis at nakarafstaði til lækna og ikki hevur fingið møguleika at fáa viðgerð avbjóðingin hjá okkum hevur verið at vit hava ikki havt nóg mikið av serlæknum vit havki havt nóg nógvar læknarsíðsta gagur ikki nóg skjótt at fáa hesa so tá ið hetta her orðið viðgerðartrygd bleiv eitt slag av gandaorði í valstríðunum so spurdi eg slái eft hvat meina tað við tá kom tað undan kava er tann einasti mátin at tryggja hesa her at mann skafa viðgerð innan fyri eit bostent dagatali samstundis man er vitandi um at mann hevur ikki meiri læknaravhist var at mann mátti senda fólk á privatsjúkrahús uttanlanda tað er faktisk tann einasta mátin um mann vili tryggja tað tí vit í dag eru so vit seta teir serlæknar sum vit kunnu fáa mær kunnu tað hevur hetta landsstýrið eisini setta neyðujáttanina av til serlæknar sum hava verið tøkir og so hvørt fólk verða útbúgvin og vit hava tørv á teimum jamen so verða tey sett í starv so í so máta so haldi eg veruliga at at g eg upplivi tí hvørfallar politiska skipanin hevur eitt ynski um at mann setir teir læknar sum tv sum er møguligt at seta men eg upplivi ikki at vit eru áhuga í at fara at senda fólk á útlendsksjúkrahúsi uttanso at tað er neyðugt og og serliga ikki á privatsjúkrahús har skulu vit heldur arbeiða við at styrkja okkara almenn skipan bæði sjúkrahúsini her heima og eisini samstarvi við ítlans sjúkrahús innan fyri tey ymsu økini alt eftir hvar spískkombotansan liggur hjá teimum ymsu sjúkrahúsinum og tað veit eg mann arbeiða miðvíst við at betra so tað er tað er øiliga gott so er tað viðvíkjandi tí partin av eykajáttaninum sum hevur við sendstovunum at gera har má bara siga beinanvegin vit tjóðveldið taka ikki undir við at mann tekur hesa her eina komma seks milliónum krónur av játtaniitil uttanríkistænastuna vit meta at uttanríkistænastun gera ølja týðandi og stórt arbeiði men vit eru samd í at sjálvandi kunnu vit altíð hava politiska meiningar og kjakast um til dømis er tað meira skilagott at hava na lata nýggja sendstuvu upp í í usa ella í japan ella ísrael tað kunnuvu hava ymsar meiningar um men vit hava tørv á a útbyggja tað netið sum vit hava nú vit hava eisini tørv á haldi eg at at hyggja nærri at eg um hvussu brúka vit sendstovurnar hvussu brúka vinnulívið í føroyum stovunar duga vitnóg væl at brúka tær og eisini at fáa tað meira alment út hvat er tað fyri virksemin sum fyri gongur har tí eg haldi ræila nógv fólk vita kanska ikki oriliga hvat tað er fyri at arbeiða sum verður framt har úti so har skal mann bæði hyggja inneftir hvat kann mann gera betur fyri at sendstovurnar vísa á tað arbeiði tað at gera og eisini at vit saman við øllum teimum aktørum í føroyum sum hava gagn og gleði av tí virkseminum eiga at kunna fáa tað í hvørfall at tey at vit seta kkum saman og hvinn dag jamin er tað okkurt it kunnu gera fyri at vit brúka hesi hetta netverkið í enn størri mun vit mæla líka til at t tá vit leggja hesa eykajáttan fram at vit finna fígging til hana og hava hugsað um meðan hvar hvat kann mann fíggja í staðin fyri at minka uttanrikistænastuna hvar kann mann so fara og har hava vit víst á at nú hava vit sett trýogtjúgu milliónir krónur eru eru ú blivunær játtaðar til fyri hesar her koronakanningarnar hjá ferðafólkum nú spurdi eg landsstýrismannin í heilsumálanum í gjár hvussu nógv varð brúkt av hasum her trýogtjúgu milliónunum og hann segði at trettan milliónir krónur er higartil brúktar í á eg fekk so ikki upplýst nær landsstýrið kemur við hesæ lóggávunum sum skal heimtil at mann tekur gjøld fyri hesar kanningarnar frá ferðafólkum men alt annað líka er tað ein játtan sum sum eg haldi fíggjarnevndin kann hyggja at jamin kundu vit heldur flutt nakrar krónur frá tíjáttanini yvir til hesi her yngru læknanir soliðis at vit fáa hesar eykajáttanina tøka sum veit eg vel ta summi síga ja n nýtt virksemi skal ikki koyrast ein eykajáttans tat takast tað skal takast upp samband við fíggjarlógina men sum eg havi skilt á lagnum so er hetta ein eitt átrokandi mál og tað at ein fíggjarlóg fyri tvey túsund og einogtjúgu feri at hava játtanin á tað taka vit sjálvandi fult undir við men í so fall at tað er neyðugt at at lofta nøkur av teimum ynglagnum sum eru her nú og kunna fara gongu virksemi beinanveg nú so halda eyga at gera tað og tað halda vit tjóðveldið er skilagott at gera og tí fara vit at taka undir við hesa eykajáttanir til yngru læknar og vit fara at mæla til at vittaka fíggingina heldur frá hesari játtanir sum er nevndir neviliga til kóvitkanningar av ferðafólki og fáa hesa lóggávuna niðan í løgtinginum skjótast soleiðis at at ferðafólk ið velja at ferðast at tey rinda fyri eygnar kanningar so kunnu vit hava meir pening millum annað til at seta fleiri yngru læknar í starv í okkara heilsuverki
sirið stemberg takk fyri harra formaður
ja tá ið okur settu okkm fyri ati gera eina menningarætlan fyri sjúkrahúsverkið so var tað tí at serliga tað við regroteringini var so trupult og tað sum so kom fram í øllum tí stóra arbeiðinum tað vóru tvey høvuðsting sum mann suldi leggja dent á og tað var at fáa eina føroyska kopuskipan og at fáa regroterað nokk av serlæknum og tey tingini fingu okur sett í verk og tað skal p á einanan máta fylgjast upp soleiðis at tey sum hava verað ígjøgnum kope u systemi nú eisini kunna fáa insrosturvini og tað er har tað erakurtsum komið proppur í systemið og vist tú ikki má fáa loyst tað so e trúgvi egat tað ganga øgiliga fá ár so stendur mann aftur í tí sama við at mann mangla serlæknar og altíð komið niður til eg vet ikk hvt eki hvat siga næstan rúkandi toftir sum tað næstan var tá i okur tóku við so hetta e eit álvarst mál tí at hetta hevur nakað at siga tað tekurt so nogv ár at uttbúgva seg so tekur tú ikki fólkini tá i tey eru har so kann tað vera tú bíðar í ótrúliga leingi árenntey koma aftur takk fyri kristinahabbass
ja tað er púra rætt tí at hava vit ikki tey
tey hevði starvsfólkini tey hevði læknarnir og eisini sjúkrarøktarfrøðingar og øll hini starvsfólkini sum eru í heilsuverkinum men so fáast tað ikki veittan neyðugt tænastuna og júst hetta við at fáa sett fleiri læknar og vísti at verið ein tann størsti fløskuhálsurin hjá okkum og og tí var tað eitt kempis stórt framstig tá vit fingu tryggja tað føroyskt lesandi fingur fram í hjárætt at koma í turnusu føroyum og at vit nú eisini fáa sett meir pengar av til yngri læknar bæði tað sum er nú stendur í fíggjarlógini og vónandi kunnu vit eisini semjast um at seta meira av hesar eykahjáttan og til komandi ár á hesum økinum hetta er jú peningur sum kemur aftur tí at hvat er alternativ til at vit seta læknar í føroyum tað er at fólk verða send av landinum og vit halda tað er so øgiliga nógv bíligari tað vænta eg nú ikki tó so at sjálvandi skulu vit eisini í mun til tað langtsektaðu menningarætlanina fyri okkara heilsuverk inn at hyggja at javna hvat er tað fyri tænastuveitingar okkara heilsuverk skal bjóða og nær er tað mann sendir uttanlanda á serligu sjúkrahúsum so fær uni rætt
eina viðmerkingarsval takk fyri ja eg haldi at tað
ta ljóðar intersant fyri at tað eru so mikið nógvir yngru læknar sum hava brúk fyri at sleppa at vera í starvi í føroyum tað haldi eg ljóðar ordiliga gott so er tað sjálvandi at taðer úr fíggingini og og tað hopi eg at mann klárar at finna eina loysn uppá og kanska serliga uttan at fáa nakra eykajáttan til tað tað er tað er sum verið tað besta visti mann finnur pengarnar men eitt sum eg hugsaði um í samband við tað sum kristina hafoss nevndi við at senda fólk av landinum til viðgerð attað dámdi henni ikki sum tað ljóðaði og serliga ikki til privatsjúkrahúsið altso hugsaði um hon ikki stólar upp á privatsjúkrahús ella ella hví hon legði dent á serligan dent á ikki til privatsjúkrahúsnhafoss
ja fyrst til tann fyrra partin ja vónandi kunnu vit
finna eina semju í fíggjarnevndini um hesa eykajáttanina og finna neyðug pengarnir eisini soes ta er full fíggjað viðvíkjandi at senda fólk til serviðgerðir uttanlands kanska eg e orðamenst skeivt sjálvandi havi eg einki ímóti tí sjálvandi at vita einki m tá i tað er neyðugt so skulu fólk kunna fara á sersjúkrahús uttanlands tað sum vísti á var hetta lyftið um viðgerðartrygd har tú fært fært viðgerð innan fyri so snógvar dagar tað ger mann alt sum mann kann fyri at røkka bæði í tí føroyska heilsuverkinum og eisini tá vit senda til ríkssjúkrahúsi og og sjúkrahúsi í í íslandi og onnur sum vit hava samstarvi við mann ger tað mann kann tað sum mann hevur tøka av læknar til fyri at røkka tí viðgerðartrygdini so væl sum møguligt í so fall at tú skalt fara ta stigið víðari at tað skal vera til dømis innan fyri ei eitt dagatal um manikki kann víkja frá tí sjálvt um ongar læknar hevur akrat tann dagin tá er tey vístu á so endar mann út í einum skipan har tú tú sendi fólk til privatsjúkrahús og tá er tað øgiliga skjótt eg síggi fyri mær at tað kann enda úti í kanska enntá í amerikanskum tilstandum er ringasta føri við við ne heilt aðra skipaninen eg kenni í dag no tað er tann parturin sum eg vísti á ja so er tað næstu
urøðari fær orðið tað er bill justinussen ger so væl takk fyri at vera maður til viðgerðar eru uppskot
hjá javnaðarflokkinum um at strika sendistovuna í tella við og tað fari eg at siga nøkur orð um eg haldi tað gera einki um vit hyggja lítið sindur aftureftir og deilja eitt lítið sindur við júst hetta málið sum hevur verið lítið viðgjørt á løgtingi vit minnast øll at ella hava øll lært at í nítjan hundrað og sjeyogtretivu tá settu europeiski ríkisleiðari seg saman at viðgera jøtaspurningin tí tað var blivið trongt í týsklandi og nesisman fór við túkandi ferð fram í einari kolusalari hetz ímóti jødiska fólkinum einki av teimum europeisku londunum sá seg ført fyri at vera friðstað hjá tí jødiska fólkinum og av tí sama so vórðu tay innilast í týsklandi eingi av hesum londunum sum annars skulu eitast fyri at vera frí og fræls og demokratisk og virðarmannarættindini høvdu pláss fyri jøtunum og vit kenna søguna hvussu ræðulig hon var at ikki bara í týsklandi men jøtar kring alt europa mistu fyrst øll síni rættindi blivu vanvirdur upp á ringasta máta menniskjur sum vit við væl fyri við høgum útbúgvingum við sínum egnu heimi við við høgum morali og við við væl skipaðum forholdum við børnum og við góðum familjuviðurskiftum við góðari og spentær framtíð tey mistu øll síni rættindi eftir stuttari tíð fyr fyri til síðst eisini at missa rættin til sjálvt lívið og niðurstøðan hjá jøtunum sum sum yvirlivdu og hjá jøtum kring allan heim og hjá londum kring allan heim var at jøtar mugu fáa sítt egna heimland tað var eingin eingin annar útvegur og tí blivu tí blivu konventiónir gjørdar um at jøtani skuldi fáa ísrael sum heimland og tað hevur ikki gjørt tað at jøtaforfylgingin er blivin jú hon hevur verið minni men hon er framvegis jøta hatur og jøtaforfylging eru framvegis frammanlaga í europa løgið nokk og framvegis tann dag í dag mugu jøtarnir stríðast fyri rættinum til sítt land teir verða javnan forfylgdir í sínum egna landi bombur verða sendar inn í teirra egna land eg havi verið í vitað á ísrael eg havi tí næst mest vitjaðarplássinum í ísrael sum eitur jadvasjemm og jadvaskemm er nakað av tí mest fantastiska sum nakar kann uppliva at vitja og hevur mann ikki verið har so eigur mann at fara har tað er næst mest vitjaðastaðið í ísrael aftan á grátimúrin sum er sum jú eru øgiliga populert og jadva sjem er minnis miðstaðið fyri øll tey sum mistu

og tað er tað er eitt navn sum er tikið úr jzas seksoghálvtrýss fimm hvar tað stendur við formansins loyvi teimum skal í húsi mínum innan fyri múra mínar geva minni og navn altso jatwa sjem merkir minni og navn og víðari stendur at eg skal geva teimum avitt navn sum ikki skava útstrikað jøtarnir virða mannalív so høgt at teir hava gjørt alt fyri at nevna hvønn einstaka sum vivu missa sítt lív undir krígnum allar tær seks milliónirnar og at geva teimum eina søgu og tað er tann størsti mannarætturin tú kanst geva eitt menniskja tað er at atað ikki bara verður gloymt men at tað verður minst og tí er tað liggur tað í teirra dna ikki at drepa og ikki at byrja kríggj men at verja sítt fólk og hóast teir verða bumbaðir regluliga heimsins mest bumbaði býurin sterot sum liggur beint uttan fyri gasageiran har havi eg eisini verið og sæð bumbusskílur og annað harbeint hvussu teir verða noyddir til at liva til dagligt

er alt gongur út upp á at verja mannalívið og tá ið teir tá ið jøtarnir tá ið vit hoyra í útvarpinum til dømis at nú hava ísraelar bumba og teir hava dripið so nógv fólk so er tað ein lítil sannleiki ið tí samlaga bílatinu tað sum ísraelar gera syri at verja seg tað e tað at teir royna at bróta niður tær hernaðarligu amboðini sum sum sum palestinar hava í gasa tí at ter spolla teir brúka neyðina og fátækradømi hjá sínum egna fólki til at útvega sær milliónir og milliardir frá væl meinandi europeiskum londum londum kring allan og brúka pengarnir til at gera vápn og til at keypa vápn og til at kríggjast við ísrael í staðin fyri at brúka pengarnartil at hjálpa sínum egna fólki tí eru tey fólkini trælir í sínum egna landi undir harðrenda stýrinum frá frá hespolla

tá ið tá ið tá ið tá ið ið ísraelar royna at bróta niður hernaðu útgerðina hjá espolla í gasa so gera teir tað ikki bara up á sama máta sum palistinarnir gera tá teir bara uttan nakra ávaring senda bombur inn og royna at drepa sevil í ísrael teir siga frá á teir ringja til familjur og tey sum búgva nær við har sum hernaarútgerðin er har ser ætla bumbus siða í morgin ella í kvøld fara vit at bumba flyti tykkum far vekk tí vit vilja ikki drepa tykkum vit vilja bara oyðileggja hernaarútgerð og áðrenn teir senda eina bombu av stað sum kann oyðileggja hernara útgerð so senda teir ávaringarbumbur út tí at teir hava virðing fyri mannalívum teir vilja ikki drepa seg vil teir teir virða eisini mannalívið hjá teimum sum eru har og teir virða tað so nógv at teir eru eisini veitarar til lívsuppihaldandi útgerð til hesi fólkini teir veita vatn til fólkini í gasa teir veita heilsuhjálp til fólkini í gasa tí at tosa tú við tann vanliga jøtan so hava teir so eru teir vinir og ynskja góð viðurskifti við vanliga fólki í gasa men millum tey liggur hy sbolla eg haldi tað er fantastiskt at vit í føroyum kunnu stovna eina sendistovu í einum landi sum liggur mitt í einum sovorðnum øki hvar ið einki annað demokrati er til høgri ella vinstru eysturu vestur einasta demokrati í miðeystri í ísrael við høgum virði fyri mannalívi og manna rættindum mannarættindini eru ómetaliga stór í ísrael og tað er tað eru nógvir arabarar sum sita í knessa ísraelska tinginum sum umboða heilt onnur sjónarmiði enn hvat hvat jøtarnir gera men teir hava virðing fyri demokratinum fyri mannarættindunum og eg haldi er fantastiskt at vit í føroyum kunnu stovna samband við eitt sovorðitt land sum liggur mitt í miðeystri og som muguvit hugsa um at ísrael er eitt av teimum heilt stóru ferðamálunum hjá føroyingum tað fara eg tori at pástanda hundraðtals føroyingar til ísrael á hvørjum ári at vitja og ein sendistova nú tað verður nógv fokuser up á tað vinnuliga men ein sendistovan í ísrael kemur sanniliga eisini at kunna átaka sær áhugamálini hjá teimum sevilu føroyingunum sum vitja ísrael árliga og regluliga um so er at tey skuldu havt brúk fyri ymisku viðurskiftuna tað kundi verið heilsuhjálp og tað kundi verið hjálp til bæði eitt og annað so er tað eisini ein útrættur armur hjá okkum føroyingum at kunna hava eina sendistovu nær hjá eisini til at vera til reiðar at hjálpa teimum hundraðtals føroyingunum sum sumofta vitjanin iri í ísrael tað mugu vit ikki gloyma harumframt so er ísrael eitt av teimum londunum sum er allarfremst innan fyri so øgiliga nógv viðurskifti onkur hevur talt upp og sagt at ísraelar eru teir sum hava vunnið tær flestu nobellu viðislønirnar tí at hetta fólkið hevur eina heilt serliga mentan innan fyri tað at veita sær kunnleika og at granska og at útvikla og menna tí at avbjóðingarnar hava verið so heilt ófatiliga ógvusligar og har kunnu vit læra øgiliga nógv og so vil eg siga tað at tað er tað at ísrael ikki er ein stórur marknaður altso ikki eitt stórt land tað kann gera at nógvar nógv áhugamál er samanfallandi føroyar til dømis eru eru eru brúktar sum royndarland til at útvikla nýggjar ktloysnir nettuppav av tí at vit hava ta støddina vit hava eitt minni land sum er væl egnað til slíkar royndir og tað er eingin ivi um at tað kundu vera nógv felags áhugamál millum føroyar og ísrael nettupp av tí at tað er ikki so stórur munur á støddini á londunum sæð í tí stóra perspektivunum øoeg haldi tað er áhugavert at ísrael so seint sum í gjár fleyg fyrstu ferð til arabisku emmeratini aftur og stovnir etabileraði aftur í samband við arabisku emmeratuni teir vilja frið og teir vilja samband við heimin og teir vilja sanniliga eisini hava samband við føroyingar og tí haldig at hetta er ein spennandi ætlan sum kann verða mennandi fyri okkum í føroyum og mennandi fyri tað
starvist sum longu er ja takk takk fyri formaðurin so eru tað viðmerkingar og tað fyrstu tað er jókur mikkelsen gjørt so væl har formaður eri púra samdur við
billjustinussen um at tann søguligi parturin átti at knýtt okkum ógvuliga tætt at ísrael og tað eru ógvuliga nógvir føroyingar sum eru vinir ov ísrael og tað er nógvir føroyingar sum ferðast sær men tá ið utanlantsnevdini var og vitjaði í ísrael fyri nøgrum árim síðani tá sóu í sjónn fyri søgn hvussu áhugavert hetta landið er ikki minst innan fyri læknavísinda og suvíðari midisin men eg hugsi serliga um í verksetan tað er enki land í heiminum sum er so fg nettupp á tí økini og tað er júst á tí økinum vit føroyingar kundu menta okkum rættiliga nógv so vit hava øgiliga nógv vit kunnu gera brúka av og fáa gleði av við einum samstarvi við ísel vit vita at javnaðarflokkurin í bretlandi hevur havt stór problemir í áravís av jøduhætr og teir royna at leggja loga og royna at krógva tað alt hvat teir kunnu menda stingurs upp alla sonu tíðina er hetta her nakað sum erja takk ger so væl biljustinssen
nei harra formaður ja tað eri
altso handan støðan í bretlandi eru heilt óskiljandi fullkomiliga óskiljandi og eg vóni ikki at hetta er nakað sum er útbroytt men visu vit taka til dømis norra so hevur norra verið ein tann størsti veitarin av hjálp til ti spolla sumhevur heur betalt milliardir av krónum til ti spolla uttan iva siga tey at tey vilja hjálpa fólkinum palisinensinum men pengarnir koma bara ikki up á pláss teir fara til vápn og tað er ein tragetia eg haldi tað er øgiliga øgiliga harmiligt at at at europear hava verið so lunknir alla okkara øld altso yvir ri fyri fyri jøtunum tá ið mann hevur sæð hvussu ræðuligar avbjóðingarnar hava verið men eg vóni ikki altso eg eg fari ikki at siga tað at tað er nakað slíkt sum liggur aftanfyri hjá javnaðarflokkinum í føroyum tí at eg kenni nógv av hesum fólkunum persónliga og veit at tey hugsu ikki pá handan mátan eg haldi bara at tað er ill umhugsað at tey skjóta hetta upp høvdu tey skotið upp at
tir pengarnar fer á sendistovuna í reykjavík so takk fyri næsta viðmerkja tað er steffan klein poulsen ger sovæl ja hetta eren ótrúliga umráðandi vinkul
elsuum og og søga sum biljustinussen var frammi eftir á røðuni og endurstovnaði ísrael visti man kann siga soleiðis er ein sólskinssøga í miðeystri og og vmaneisini hygur eftir fólkinum onnur fólkaskúla sum iliva í miðeystri so uppliva tey tað frælsasta lívið í ísrael arabarar og og onnur fólkasklag gjørdu ísrael at tey uppliva veruligt frælsi og og øll hesi her tingini gera tað ikki bara handil tað snýr seg um men øll hesi her tingini gera eisini púra natúrligt hjá okkum at samstarva við ísrael tað merkir ikki at at vit fóru gud á ísrael ella at siga ísraeler eitt perfekt land teir hava eisin sínar trupulleikar sum hyggur politiskt so hevur mann ein ekstremt religiøsan vong og á hinum vongjunum er ein ekstremt ómoralskur vongur og otað hevur havt tað er eisini havt síngar trupulleikar ininnalands og og so er tað konflyktin við palistina sum har teir kanska heldur ikki hava verið filfríja takkger so væl
tað er púra rætt sum stefan kleimurin
hein pulsen sigur tað tað verður ofta hildið tað atat at fólk sum eru til dømis limur í felagnum føroyar ísra ella hvat skal vera vinafelag v við tað taka undir við øllum tí sum ísrael at gera og og taka undir við teirra kríggjum og so víðari altso o tað r tað er tað er øliga nóg ift at hugsa soleiðis tað hevur eitt eitt eitt heilt annað perspektiv og tí haldi at vit skulu fokusera upp á tað at at ísrael e er ein statur sum er demokratiskur sum sum sum veruliga kýtir seg fyri at virða mannarættindi eisini mannarættindi hjá sínum fíggindum og sum sum hvítu seg at fara væl um hvønn annan og men men hevur kolusalar avbjóðingar alla somlu tíðina og og viðhvørt so enda tey í søgum sum tey kanska ikki sjálv ynskt at vera endaðu í men tey mugu verja sítt egna fólk tað er tað tað er teirra teirra høvuðsmál og onkur sigur at í dag eri rusalag heimsins tryggasti býur tí at teir hava útvúglað so nógv amboð til at verja sítt fólk otað er nú ikki so galið jatakk so er tað edva jacobsen sum faravr
gjørt so væl takk fyri formaður hetta er uppskotið
foyrur upp á at finna eina komma seks millión til yngru læknar og tað verður valt her at taka tað frá tað at stovna sendstovu ísrl eg haldi bara líka spyrja biljustinussen um hann ikki metir ati at samgongan fer at finna eg havi spurt eisini inn til heilsumaaráðið um vit ikki finna pengar til í sambandi við serlæknar uttan at fara eftir sendstvuni ísrael tá ið mann hyggur eftir tá eg sett meg nokk nók inní etta málið áðrenn áðrenn veg koma her í dag men tatað ertað er ei djúp søga aftaná samband millum eitt nú bara føroyar og ísrael og tað er ótrúliga nógv áhugavert virksemi ísrael sum sum vit kunnu hava nógv samband við biljistinsja eisini kanska ikki tað at tað eru onkrar aðrar senstuvur mann kanska kundi spært nakrar krónur í vessi mann valdi kanska at hava te plaseraðir øðrvísi n ella kanska í ja takkger so væl biljisi
sinesen jú tað er tað er heilt klárt á hatso
og eg veit helt ikki hví mann akkurát skal fara eftir pengunum frá sendistovuni altso nú hava vit játtað bara bara eitt eitt eitt eitt lestboð kanska einir hundrað milliónir til økið hjá kaleu johannesen í ár við vøkstrinum á fíggjarlógini og eykajáttanum vvita ikki farnir eftir pengum á øðrum konti fyri at játta tað vit hava játtað tað úr landskassan uttan at siga vit skulu hava tað frá hasum ella hasum ella hasum og tí p upp aftur meiri haldi eg tað virkar altso fyri meg og fyri okkum í miðflokkinum í samgonguni er tað sera provokerandi at mann fer eftir einum einum hjartamáli sum hesum og sigur at mann ikki brúk fyri einari sendistovu í ísrael tí tað hava vit brúk fyri ja takk sor e kristina háfoss
gjørdu so væl beljus thinesen
men hann hugleiddi um ræðuleikarnar í europa undir øðrum veraldarbardagamásystinum við fólkaforfylging og fólkamohr og mann skuldi so ynskt at vit høvdu lært av tí ú ta ongantíð hendi aftur men nítjangoghálvfemsunum sum vóru vat aftur har í serbia í bossni fyrrverandi ukslavia aftur fólkaforfylging fólkamor og sjálvt í dag vit kunnu hyggja til kina tað so kallaði júkur fólki vera eisini savnað á legum tey hvørva so sanniliga er langt eftir á mál áðrenn vit tá vit hyggja upp á heimsbásis hava steðgað hesum sum er heilt ófatiligt at menniskjur kunnu enda soleiðis í mun til ísrael har kann mann eisin bara vóna at að finnist ein semja millum tá palstunensar og ísraalitar sum mann fær frið har tí tað er ótrúliga syrgiligt at tað skal áhaldandi og alt okkara lív hevur verið á ófriður har so eg vóni veruliga og vit vóna at at hær kann koma ein ein varandi semja har í mun til sendistovunja takkger so væl
bigistinusen takk fyri harra formaður ja altso japan
stendi ú eisini nevnt í samgonguskjalinum og haldi at landsstýrismaðurin í uttanríkismálum fyrikki langari tíð síðani nevndi týdningin av at vit eisini hava eina sendistovu í usa og eg haldi at sæð sett í mun til pengarnar sum verða játtaðir til sendistovurnar so haldi eg at hetta er nakað sum kann gagna øokkara nútí og framtíði øgiliga nógv at vit knýta størri og størri samband við lond úti í heimi við ið form av sendistovum og vit skulu sjálvandi dyrka tað og læra okkum atgagnnýta tær betri og meiri samstundis sum vit eisini duga at betri at kobla okkara sendistovur til norðurlendska sendistovur har sum vit ikki sjálvi hava og fáa tað netverkið ordiliga upp at standa tí tí framvegis so so eg nokk so nógv eftir nokk so langt eftir á mál at vit kunnu fáa fulla nyttu burtur úr teimum men tað er ein áhaldandi tilgongd og tað hendir ikki eftir einum degi men vit mugu halda fast í at tað er soleiðisnr vit eisini menna føroyarja takk
so er tað aksel veg johannesen sum fær eina viðmerking ger so væl øh ja takk fyri harra formaður nú lýsti billjustinussen nokk so væl
kali ein part av søguni hjá hjá jtum og ísraðókm í ísrael millum annað um jøtatíningina undir seinna heimsbardaga vit kunnu rætla skjótt vera samd um øll rokkna inni her at tað eru ein skammplættur í heimssøguni og tað skal ikki endurtaka seg men eg veit ivist í um jøtani fáa tai betri av at føroyingar opna eni sendistovu í ísrael tað sum vit skulu gera vit føroyingar og øll onnur sum virða øll menniskjur tað er at trygja at tað ongantíð endurtekur seg aftur hvørki fyri jøtar ella aðrar minnilutar hvørkir rasur religión ella á politiskum orsøkum øh eg havi bara varan av summi royna at gera tað upp til at mann er ímóti ísrael og og mann ímóti í jøtum mn ikki vil vil opna sendistovu í ísrael soleiðis er tað bestemt ikki eg haldi eisin tað er at flyta redrykkin á einum heilt heilt skeivt stað javnaðarflokurn tekur helr ikki undir at vit skuluofta sendistovu norran men vit ikki ímóti norðmonnum eg halditað bar ikki neyðugt at brúka skattaprok pengar uppá tílíkar sendistovur fyri at hava eit gott samstarvankan gott hava eitt gott samstarv uttan opna sendistovu ísrael norre og alla aðrastaðnis í heiminum nøkur lond havajatakk so fær
orðið gjørt hann aksel johannesen byrjaði við at spyrja um hann helt
eg trúgvi ikki at ísraelar fingu tað betri av at føroyingar lata eina sendstovu upp í ísraelhevði hann spurt kendu javnaðar kvinnuna golda miður so trúgvi eg honum at eg hevði ikki verið samd við akselerandisieg trúgvi at ísrael fær tað betri av hvørjum einastu hvørjum einasta landi sum knýtir vinabond við ísrael tað er júst tað ísrael hevur brúk fyri tað er at kunna hava góð viðurskifti við nógv lond í heiminum bæði smá og stór tí tað ynskja tey og tað kann vera við til at tryggja teimum tað sum tey mesta øll ynskja og tað er tað er frið við øll menniskjur og við øll lond og tað er gott samstarv við øll menniskjur og øll lond sum hevur verið øgiliga striltið hjá teimum at uppnátt og so undrar tað meg at av einari fíggjarlóg upp á yvir fimm milliardir at mann ikki kann finna sekstan hundrað túsund krónur aðrastaðni enn frá sendistovuni í israel at tað tað er tað sum eg haldi eg er provocerandi ja takk so er tað
næstur røða tað verður rutt vang ger so væl
takk fyri eg má viðganga at tað harmar meg at eg ikki havi fyrireikað meg betur til at viðgera søguna hjá jøtum og og støðuna í ísrael tí tað í veruleikanum er ótrúliga áhugavert eg haldi at tað hevr áhugavert tað sumbill hevur borið fram her og tað eru sjálvandi fleiri síðir tá eg kundi hevði verið áhugavert at viðgera okkara støðugt til ísøs í føroyum tí eg eg trúgvi biljustinussen hevu rætt í at at tað eru sterkar kenslur í føroyum tá ið tað kemur til til ísrael eg havi so fyrireikað meg til til hesa her eykajáttanina sum snýr seg um um yngri læknar í føroyska heilsuverkinum sjálvandi orsøkin til hetta við ísrael kemur uppí er at javnaðarsflokkurin hevur skotið upp at mann tekur penganupphæddina frá tí sum annars er sett av til sendistovur og vit vita henda samgongan hevur sett sær fyri at seta á stovn eina nýggja sendistovu í ísrael lat meg siga beinanvegin at at vissu vissu vit brúktu vanligu raðfestingina tá ið vit stovnseta sendistovur har sum vit knýtað tað ati handilssambandum útflutningsmøguleikum so hevði ísrael ikki verið fyrsta valið so hevði tað helst verið usa og kanska onkur onnur støð áðrenn ísrael hinvegin so haldi eg ikki tað er skailigt at seta á stovna eina sendistovu í í ísrael og og sjálvandi kann mann velja at síggja tað eitt sindur øvugt hvat kann hetta hava við sær og ísrael er eitt spennandi land ikki bara vegna ta politisku støðuna men eisini tí at mann er øgiliga frammarliga á nógvum og og og hvør veit kanska kann hetta hava við sær møguleikar fyri føroyar sum vit ikki kenna í løtuni

javnaðarflokkurin skjýtur upp at vit finna eina komma seks millión frá játtanini til sentstovur til hetta her við við yngru læknum í føroyum eg kann ikki ímynda mær annað enn at vit finna eina loysn á hesari støðuni eg minnist ikki at vit hava verið í hesari støðuni í føroyum fyrr at vit egentliga hava læknarnir men mangla pengarnir vit hava altíð manglað pengar men og tað ger mann nú eina ferð óansæð hvussu nógv er teir eru men vit hava havt ómetaliga stóran tørv á læknu og at vit skulu koma í ta støðu at læknar føroyski læknar flyta av landdinum vegna vantandi fígging tað haldi eg er ein ómetaliga óheppin støða nú er tað diskuterað aftur og fram um hetta her um mann ikki átti at funnið hesar her pengarnar innan fyri fyri heilsuverkið og tað er sjálvandi ein góður spurningur hetta er so ein sjálvstøðug játtan á fíggjarlógini so landsstýrismaðurin kann ikki av sínum eintingum taka pengar til dømis frá landssjúkrahúsinum og og flyta yvir á hesa játtanina so óðansæð so skal tað í tingi at viðgerast vissi mann skal økja hesa játtanina tá ið tað kemur til til heilsuverkið og fígging s so havi eg verið ótrúliga laa lahavi annars seinna farna vælskeið tá ið eg sat sum formaður í í fíggjarnevndini ansað hildu meg hann ansa øgiliga væl eftir pengunum sum eru blivnir brúktur men tá ið tað kemur til heilsuverkið so haldi eg eg kann siga at eg havi sagt ja til hvørja einasti krónur tað er biðið um men tað hevur eisini til tíðir verið við kensluni av hevur tað við sær at virðingin fyri pengunum lækkar tá ið mann veit at mann altíð kann koma eftir meir og fær tað sum mann bað um og í undanfarna vælskeiði fingu vit onkrar greiðar ábendingar um at tað var ikki heilt í lagi mann mann setti nøkur átøk í verk ella mann avtalaði at seta nøkur átøk í verk fyri at finna nakrar pengar og tað var altso ikki landsstýriskvinnan sum hevði skyldina av tí men interrin á landssjúkrahúsinum valdi mann at síggja burtur frá tí ella ikki at fylgja tí teimum ordrunum og tað tað var eg ómetaliga ónøgd við og gjørdi vart við tá og eg gangi út frá at tað er komið upp á pláss at tit rudda upp í tí men sjálvandi skulu vit alla tíðina tryggja okkum eina so stórari játtan sum vit brúka til heilsuverkið at hon verður skynsamt brúkt

annað settu vit av fimm milliónir um árið tilsamans tjúgu milliónir til eina eina serlækna pulju kallaðu vit tað fyri at kunna stuðla undir fíggjarliga hesa her menningarætlanina sum táverandi landsstýriskvinna fekk sett í verk siri stenberg og sjálvandi nú var eg seti á síðulinjuni í tí arbeiðinum men men eg var lutvíst partur av tí og eg má siga at eg upt núverheilsumálaráðharri kaili joholm johannesen var ein av teimum sum sum stuðlaði væl í tí tilgongdini tað skal hann eiga og tíhavi eg alla tíðnar hildið at heilsuverkið er í góðum hondum hjá kali oholm johannesen og eg haldi at nøkur av teimum málunum hann hevur sett sær fyri at útinna sum landsstýrismaður taki eg fult undir við tað veruð tosað nógvað um hesa her viðgerðartrygdina og onkur hevur sagt at ja men vit hava viðgerðartrygd tað sum eg aftur og aftur havi víst á er at tað er hendan her sasan tá ið mann fær illgruna man hevur onkur sjúku eyðkenni og til at mann fær eina diagnosi tað er tað sum eg haldi er tann farliga fasan har sum mann kann ganga øgiliga leingi frá einum lækna til annað serliga tí at vit í okkara skipan hava nógvir avloysarar í danmark er tað soleiðis smann kallað tað fyri kreft pakkar av forskeljum slag vist tú vendu tæir til læknan viðja veit hvat tað kundi verið onkur bløðing av onkum slag so er tað heilt greiðar leiðireglur fyri hvat feri kanningar tú skal ígjøgnum fyri at kunna útihýsa helst ella staðfesta at mann hevur krabba mín her er tað í nógv størri mun til upp til einkulta læknan at tryggja at tú hevur kannaður her og tar og so er tað soleiðis at utilfeldivís er ein lækni sum ikki er vanur við okkara skipan og kanska væntar at tingini ganga meira automatiskt so er vandin beinanvegin har at mann dettir niður ímillum og tí haldi eg at vit eiga at hyggja eftir allari tilgongdini frá tí at viðkomandi persónur ella sjúklingur merkir sær eitthvørt og til viðkomandi er komin til viðgerð eg eri samd í teimum sum siga at frá tí at tú hevur staðfest eina álvarsliga ella lívshættisliga sjúku so haldi eg at tann tilgongdin er á einari leið í føroyum eg veit ikki um til dømis at fólk sum hava fingið staðfest krabbamein í føroyum bíða longri eftir viðgerð enn í danmark tvørturímóti hevur tað fyrr enn í tíð síðani verið styttri bíðitíð vist tú burtur r føroyum an vist tú býr í í danmark eg veit so ikki akkurát hvussu tølini eru sum sagt eg taki fyri givið at vit finna eina loysn á hesum her málinum vit fara ikki at lata føroyskar læknar flyta av landinum læknar sum vit hava brúk fyri men sum vit bara ikki kunnu finna pengar til tað tað nokti eg at trúgva hetta løgtingið fer at gera takk fyri

vælskeiðið var heilsuverkið júst tað økið sum vit raðfesti allarhægst tá mann hyggur eftir tí játtan sum var sett av og eisini teimum átøkunum sum vit framdóðu og eitt sum var ófakliga týðandi tað var at fáa sett fleiri læknar tí tú vístir at vera ein tann størsti fløskuhálsurin í okkara skipan og har fingu vit nevna bæði hesa her serlæknapíluna sett í verso í saman tá mann kann seta tær læknan sum er tøkjør sum hann tørvar og eisini at fáa føroysk lesandi at hava fram í hjárætt í mun til turnut og hetta er so eitt úrslit av tí at vit nú kunnu seta fleiri yngri læknar og er samvegis rottvang at sjálvandi mugu vit fáa settu sær játtan av men vit mugu eisini finna pengarnar kunnu tað ikki vera eitt hugskot tað sum vit mæla til er at mann hyggur eftir tí játtan sum er til seg koronakanningarnar og ferðafólkumlandsstýrið kann koma her niðan við eini lógaruppskot og siga at ferðafólk rinda fyri sínum egnu kanningar tá eru beinanvæl nógvar milliónir tøkar sum vit millum annað kunnu brúka til at styrkja heilsuverkið og millum annað kunnu seta fleiri yngri læknar við
jú eg má siga eg haldi hetta er ein upplagt
loysn etakið púrasta undir við at ferðafólk rinda sjálvur fyri tar kanningar sum verða gjørdar á flogvøllinum tað haldi er púra innlýsandi so tað vildi vissu tað bar til verið ein upplagd loysn at mann til dømis fann pengarnar har takk fyri

látt at rutt vangi líka sum fekk okkum aftur ein áhættari er við at tosa um at at tað sjálvandi skulu vera fleiri og nøktandi av læknum í tí føroyska heilsuverkinum tí at vit vilja hava eina veruliga viðgerðartrygd í tí føroyska heilsuverkinum so er tað einki ivast í at vit skulu hava fleiri læknar serliga fleiri serlæknar at føroysk læknalesandi so fara av landinum tað er jú ein andsókn og nakað sum mann má rætta upp uppá har sum mann so hevur ein fíggjarloyst í snuppskotinum sum mann kann brúka og akkurát her at føroysk læknar teir fara av landinum tað er bæði ein missur fyri heilsuverki fyri landi men eisini so sanniliga fyri persónliga fyri tey fólkini sum skulu flyta burtur kanska ikki kunnu vera hava tað lívið her í føroyum sum tey annars høvdu ímyndað sær eisini við tí játtanini sum kom í síðsta valskeið takk fyri
takk fyri ja eg kann bara siga so viðmerking at eg
eg gangi simpultan út frá at tað er nakað vit øll standa saman um heilsuverkið tað kríggið sum er plagar at vera tað vera plagar at vera millum sjúkrahúsini tá ið tað kemur um okkara samlaða heilsuverk so haldi eg at her í í á føroya løgtingi eru vit nokk so samd um at tað skal raðfestast frammarliga tað er tá ið sjúka loypir á meg so m at siga at vit kenna okkum allarmest sárbar og tá skulu vit hava eina skipan sum loftar soleiðis at vit fáa tey bestu tilboðini sum eru og kunnu veitast og tí haldi eg at hetta skulu vit raðfesta takk fyri ja takk sorørta johanes joense
viðmerking ger so væl takk fyri
er lutvang var inni á hetta við bíðilistinum og sjálvandi veit hon nógv um sjúkisverkið og hon er vonur við at arbeiða har men eg hugsi at eg eri vitandi um at bíðilistan til sínar fyri útgreiningar er rættiliga langur so at vit skulu hugsa um bíðilistar so eru vit ikki vil náda mál við tíði har er rættiliga langi langi bílista bara ein viðmerking til taða ja takk ger so vera lutt vang
takk fyri ja og tað er
nemliga hendan her útgreiningartilgongdin sum eg haldi er tann farligasta altso eg minnist at eg var fyri nøkrum árum síðani sum avvarandi vighom til tórshavn um mann sat og tosaði við fólk sum aftur og aftur kundu fortelja at tey høvdu gingið frá einum lækna til annan og høvdu gingið alt foleingi áðrenn sjúkan bleiv staðfest og eg í mínum stilla sinni hugsaði hetta kkann kskg passa hellakann ikki passa hesi fólkini mug hava misskilt okkurt og eg setti mær fyri at fara at grópa meira í tí og tíverri var mín niðurstøða við at tosa við fólk innan fyri skipanina at tað tíverri kemur alt for ofta fyri at fólk ganga for leingi við sjúku eyðkennum sum kunnu vera tikin upp á álvarsliga sjúku sum skal viðgerast sum skjótast og har er sjálvandi ein fortreyt at tú veit hvat teir feilar takk fyrijatakk
so erur næsti røðari tað verður jóhannes joensen ger so væl
ja nú skal eg ikki taka ærina fyri at hetta kom á bredda men í juni mánað tá setti eg landsmannan ein fyrispurning um júst hetta evnið um at rekrutera yngri læknar og eg ætlaði við formansisloyvi at sitera nøkur ting sum landsmannurin tosaði um ella svaraði við formansisloyvi ja takk fyri
fara landsstýrismaðurin til spurningin um tey boru til at bíðilistarnir í heilsuverkinum høvdu verið styttri og á mann hevði fingið meira støðugar læknar í á øll hesum økjunum í føroyum har tað manglar læknar og um starvsfólkatilfeingið bleiv gagnnýtt rætt tá svarað landsstýrismaðurin at á landssjúkrahúsinum eru fleiri sergreinar góðkendar til introstørv og partar av høvuðsútbúgvingarstørvum tað vil siga í løtuni eru bæði umsøkjarar og tøkútbúgvingarpláss men í verandi játtan til útbúgving av lyngri læknum er ikki fígging til fleiri útbúgvingarstørv fleiri útbúgvingarstørv á landssjúkrahúsinum høvdu havt við sær meira orku til kanningar og viðgerðir og harvið hevði verið møguligt at stytta um bíðilistarnar tað eru fýraogtjúgu kommunulæknarviðtalur í føroyum seksogtjúgu av kommunlæknar viðtalunum er mannaðar við kommunulæknum í føstum starvi meðan hinar hinar átta kommunulæknr viðtalurnar eru mannaðar við avloysarum og so sigr til seinast havan ti huga aldrin hjá kommunulæknunum og talið áv læknum undir útbúgving sum verða lidnir næstu trý árini er ikki útlit fyri at fleiri av leysum størvunum verða mannaði við føstum lækna komandi árini og so sigur hann tí vil eg frameftir arbeiða fyri at fleiri læknar koma í útbúgvingarstørv og tað er tað gleðiliga og har verður staðfest at vit mangla pengar tað er játtan sum manglar og so kom hann snakka uttanum alt møguligt um hvat mann skal taka tað frá men tað viktigasta er at vit játta pengarnar og eg vænti at landssýrismaðurin kemur nú í heyst vist hetta ikki verður samtykt her við eini játtan sum er nógv hægri enn tann sum er í dag soleiðis at vit fáa sett hesi fólkini í eitt útbúgvingarstarv ella útbúgingarstørv føroyska heilsuverkinum soleiðis at hesir læknarnir ella komandi læknarnir ikki noyðast til danmarkar at búgva útbúgva seg har og arbeiða so har og liva har og koma aldrin aftur til føroyar og tað var ein umsókn nú herfyri til kommunulaknans størv tað skuldi vera sjey størv sum verða sett og tað var ein umsókn restinmun svera danskir avloysarar ella avloysarar aðrastaðni fram og tað er ikki nøktandi sum skal hava eitt gott heilsuverk í føroyum eg nevnd herfyri at tað var komið fram at sum skuldi hava nøktandi heilsuverk sum var uppstatterast so skuldu ein tvey trý hundrað milliónir til afturat tað játtar man ikki up á eitt ár men visu vit skulu royna at rósa okkum av at hava eitt heilsuverk sum svara til okkara vælferðarsamfelag so mugu vit eisini taka tey átøkini sum sum sum eru kravd og sjálvandi kunnu vit ikki gera allar viðgerðir í føroyum summar eru fortorskildar og kompinseraðar til at gera í føroyum og tá hava vit tíbetur grannalondini at líta á men tær viðgerðir sum vit kunnu gera í føroyum og tá vit snakka um viðgerðartrygd og bíðilistar tá er tað ein skylda at vit játta meira pening til hesi útbúgvingarstørvini tí eitt heilsuverk uttan fakfólk uttan læknar tað er ikki nógv ert so eg vóni at landstýrsmaðurin kemur upp og fortelur hvussu hvat hansara ætlanir eru men eg vóni eg vænti eisini at vit fáa undirtøku í løgtinginum fyri at játta peningin sum krevst um tað er av sendistovum ella øðrum tað skal ikki blanda teg uppí eg haldi bara tað at tað er viktigt at fáa sett hesi størmitakk fyri ja takk so er næst røða tað verður siri stenberg ger sovæltakk fyri harra formaður
borð ja hetta er eitt mál sum faktiskt hevur spúkt eina tíð og longu tá ið fíggjarlógin bleiv samtykt tá varð felagið hjá yngru læknum úti og vísti á at hetta her fór at henda eg minnist eina ferð eg fyri nøkrum árum síðani eg var í íslandi og harkomið á vitjan hjá dóttir tí manninum sum hevði grundarlagt íslendska musikkskúlan og hann bleiv verin spurøntur fyri at siga tað at ein skúli er ikki ein bygningur men til fólkini sum eru ínum og hetta er eitt sindur tað sama at sjúkrahúsverk er sjálvandi eta eisini ein bygningur men eitt sjúkrahúsverk er eisini fólkini sum eru í og tað er tað sum alla tíðina skal til at tú hevur teir rættu førleikarnar til at kunna viðgera tær støður sum nú ein onkursvegna uppstanda hjá okkum øllum onkuntíð í lívinum tí sjúkrahúsverkið er grundarstúlan undir øllum okkara samfelag og okur hava øll brúk fyri tí av og ø tað eru líka so týdningarmikið sum øll hava sagt kann eg bara siga heta her við at fáa yngri læknar settar í starv og framtíðar vónirnar eru góðar tí at tað eru so nógv sum eri í útbúgving tað er so tað positiva í tí øh og sjálvandi er tað eisini rætt sum tað verður sagt at tað kann held ikki verða soleiðis at bara fyri tímur tú lært so skalt tú hava akkurát tað starvið sjálvandi skal tað passa til tað sum okur eisini hava brúk fyri tað er tað klárt okur í royndi í hvørfalla sagt so serlig upp á tvey ting og tað var hetta her við at fáa nok sett nokk av serlæknim setti eyka pengar av til tað og at fáa gjørt eina kopeuskipan til soleiðis at føroyingar fingið framígjarrætt tað koma alt av tí at er púra rætt altso at sjúkrahúsverkið hevur fingið munandi hægri játtan nú okur sum samgonga valdi at raðfesta sjúkrahúsverkið og tann samgongan sum msum situr nú hevur eisini valt at raðfesta sjúkrhusverkið og tað er positivt taðsum okur standa samanum men tá ið tað er sagt tá ið okur tóku við í fimtan tá varð tað virliga tað stóð virkuliga illa til serliga við serlæknum og í jú tað passar og tí bleiv tað gjørd eini eini menningarætlan sum legði dent á tvey ting og tað var at fáa rekrotera og fasthaldað starvsfólkið og tey berandi átøkini vóru ein serakna tíðliga og at fáa eina kopuskipan í verk tí tað vóru so nógvir føroyingar sum lógu su sum ynskti at sleppa í kopeu í føroyum og tað kom upp á pláss okur fingu fimm milliónir um árið til at rekrotera serlæknar fyri tað gav fleiri nýggjserlæknan størv á fleiri økjum sum okur ikki høvdu havt fyrr og tíbetri tíbetur forsettu mann við at rekrotera innan fyri tað sjálvt um tann pulljan e minni og so fingu okur gjørt eina kopeumskipan og nú eru tey fyrstu fólkini komin ígjøgnum ta skipanina og nú skulu tey so víðari í tey ynstru størvini sum sjálvandi mugu vera tøk soleis at tey eisini fáa hugt eftir hvar tey hvørjir serøkir tey fara at vilja spesialisera seg í so at eg má siga sum ruttvang eg taki eisini sum givið at hetta her fær mann at fáa loyst tað eri onkur nevndi ett her men skal men gera alt í føroyum í tí menningarætlanin sum er gjørd har har hevur mann nemiliga eisini víst á hvat mann ikki pjøvðist at gera í føroyum at tað eru nøkur ting sum eru so spesialiseraði at okur til ein og hvøra tí altíð verða noydd at keypa okum tænastur uttanlandsfrá til nøkur økier tí atnøkur ting henda sum mikið sjáldan at okur klára ikki hava eitt heilt apparat rundan um tað sum hevur nokk av førleikanum tí tey fáa at fáa fáar pesgentar tað sig seg sjálvt so tað skulu okur sjálvandi eisini hava men øll tey mán kann iga grundleggjandi tingini skula sjálvandi verða í føroyum og nógv av teimum eru og nógv av teimum eru ment nógv tey seinastu árini og so blívu mann eisini við at siga hetta her við at tað manglar tvey o trý hundrað milliónir vist mann bara hyggur yvir okra samgonguskeið so koma tey hvør fall tvey hundrað til og tað e og tað er rætt at tað manglar pengar altíð men tað er ikki altíð rætt bara lurta eftir hesum høguð tølunum taðer eisini lýstu menningarætlanini tí at mann gloymir tað at afturat tí heilsuverkinum sum okur játta til her játta okur kanska hundrað og trýss hundrað og fýrs milliónir til uttanlandsviðgerð har okur keypa okum tænastu til fleiri økir tað svarar eisini til eina røða størvin so tað mugukupá einan máta eisini telja uppí og tá ið tað verður nevnt hetta her við at tað kann vera leingi at bíða efti enir diagnosi so varð tað eer tað eisini partur av menningarætlanini og eg veit at landssýrismaðnin arbeiði víðari við tí og tað var hett her við at fáa ein bíðilista sum øll tann grundleggjandi skipanin okkur setti tað í verk eg haldi hon er nú komin at fungera at øll eru í einum neti tað var tað fyrsta tað næsta er at fáa eina vesitatión soleiðis at tá tú kemur inn sum verður tú ávísur til eitt system ikki til ein lækna tað er tað sum er problemi í dag ein kommunulæknir sum kemur inn ella ein pensjenta kemur ntil omunulæknan kommunulæknin ávísir víðari til eitt bestemt seríð til ein prosent á lækna oangin var at hann skal til at ávísa til eina skipan sum so onkur situr í og rekreterar út aftur og koyrir tay út aftur hvat visti tú ávísur til einsim kanska í feriu veks tríggjar mannaðar ella eitt annað tað er sovornur ting sum ikki mugu henda eg sigi hvatað hendir men í nøkrum førum eta forstirvi og tí er tann stóra uppgávan beint nú hon verður eisini fáa gjørt hesa her vestratiónsskipan navn er tung men nú kann hon gerast tí nú hevur mann fingið hendan her eina altso hesa her telduskipanina har alt systemið snakkað saman so alt ett her sum ljóðar so einkult her inni ger bara ein bílista tað er tikið trý fýra ár at fáa bara grundstrukturin í ordan av tí so heta eitt kempimál og eg eri øla glað fyri at landstýrkin arbeiða víðari sjálvandi fer hann eisini at fáa loyst hetta her hann skal fáa allan stuðul frá okkum til tað takk fyri
takk fyri heara formaður tá ið vit gjørdu
dýrt fíggjarlóg so blívur tað soleiðis at tá ið løgsvæl ikki er frá einsemi í august og vit koma so tætt upp á fíggjarlóg viðgerð at eitt stórur partur tað var framskrivingar og so hevði mann so sá mann fyri sær mann vildi hava nøkur nýggj átøk afturat inn í sjúkursverkið so tað bleiv sett ein eyka pílja inn til sjúkursverkið sum sum var rættiliga góð og hon var málrættað eftir at at beginna arbeiða við tí sum eitt viðgerðatrygd men eg minnist bara ikki tað at vit sótu miðvíst og søgdu at nú taka vit pengar av sum hava verið til yngri læknar tað spara vit burtur kann tað so vera tað at tann samgongan sum sæð frammanundan kanska he hevði í minna lagi til yngri læknar at vit hava ikki broytt nakað at sagt at vit nú taka við tað vekt til yngri læknar og seta tað á til okkurt annað so kanska hevur fíggjarætlan verið í síðu
formaður eg veit ikki um edva jacobsen hevur
eitproblem við onkuntíð at síggja sólina tað eru ikki soleiðis at øll tey sum hava sitað undan altíð hava gjørt alt skeivt tað er ikki so og tað verður sagt hvørji ær við einastu ferð mann viðgerðin ð inni her eg eri simpult enn so troytt av tí fyri at seta bend sjálvandi hevur mann eina skrivaða fíggjarætlan ela fíggjarlóg tá ið eitt nýtt ein nýggj stjørn tekur við og okur kunnu ikki leggja upp fyri nøkrur pengum sum ikki eru komnir í spæl tí hesi fólkini heva i hava ikki verið ferdig fyri nú og tí verður tað gjørt so eitt broytingaruppskot einastu ferð og tað er tá ma tekur sovoarnir ting við heheseð tað mann ynskir og felagið ingrá læknin var úti og gjørdu vart við tað og segði a hetta her er neyðugt at gera ha og tí skulu kur standa saman um hetta her heldur enn alla tíðina at brúka orku upp á at seta flokkar og øll upp ímóti hvørjm øðrum tí øll standa saman um heilsuverkið takk fyri ja takkso er tað johannes
joensen sum e ei viðmerking ger so væl takk fyri
eg faktiskt púra samdur sirustenberg at mann skal standa saman h eg havi álit á landstýrismannum at hann fer at gera nakað tí tað veit e hann hann hevur stóran áhuga fyri hesum økinum so eg havi stórst álit á kali holm johanesen á hesum økinum øh eg hugsaði bara siristenberg u vitað viktiasta er val at mann hevur eina skjóta og góða skipan tit skjóta og góða viðgerð tað má vera málið og pengarnir tað er so nakað sum mamma laga til tað mínar verð takk fyri ja takk ger so væl siri stenberg
takk fyri har formaður ja sjálvan
vandi eg at tað v tað allarviktigasta at mann fær skjóta og rætta og góða viðgerð og góðar skipanir og okur vita gott tað at á nøkrum økjum hava okur ordiliga góðan viggerm t seppa framat beinanveg á nøkrum øðrum økjum hava okur alforlangar bíðitíðir tað vita okur gott tí at nógv av tí hevur eisini botnin í at tað hevr verið so ringt at fáa sett fólk til akkurát tey í økini men so plussliga kann tað gleppa til dømis var barnasúkulatraðin eittsvor í øki sum kanska í tíggju ár hevði havt bíðilistar sum vóru tvey og trý ár plussliga so eru fleiri sykulátarar tøkir og so hevur tú eina pulju við pengum sum tú kanst seta teir og í okra tíð kom tann bíðitíðin visti eg minnist rætt niður á kanska ein ein feir mánaðir um næstan burtur at hon kanska eft at vaksna eftir nakað annað men tað er soleiðis tú eisini kann kanna arbeiða og tað er tað er væl tað sum okur øll vilja tí at tað at bíða leingi eftir einari viðgerð tað er ofta tað sum ger at tann sjúka næstan kann blíva kronisk og útlitini fyri at at koma at teg blíva so øelga nógv verri so at tí er tað rætt at mann eisndi eisini lofta teimum har sum tú manglar ha so tú fer avvikla bí tú fær ikki avvikla bílistar uttan tú er fólk tað tað hongur saman takk fyri ja takk so er ta khristin háfo
nímerking ger so væl ja tað var gott at siga
driðistenberg vísti á øll tey framstigini sum eru framd tey seinastu nógvu árini og eg haldi eisini at at tað er ómetaliga týðandi hetta við at heilsuverkið er jú í botnugrund ikki eitt partapolitiskt mál mær kunnu so vilja allir flokkar á tingi gjarna menna okkara heilsuverk tað hava verið tíðir har vit hava havt meira ráð til at seta meira av og tíðir har mann hevur minni rá tað sum vita upplivati haldi eg tá vit komu í landsstýrið tá í tvey túsund og fimtan á heystið var at heilsuverkið var skorið inn á bein men tað hekk eisini saman við at mann hevði verið ígjøgnum eina fíggjakreppu aftaná tvey túsund og átta og játtanirnar høvdu verið øgiliga tebrar tí bleiv øgiliga nógv meir sett av tey fýra árini vit sótu tað er gleðiligt og tað byggir mann víðari og mann sær tað eisini á fíggjarlógini fyri ár at heilsuverkið er millum tey ørkinsm eru raðfest mest so eg vóni og vænti eisini at vit kundu finna semju um hesa upphæddina afturat tager so væl sirurstenberg
takk fyri hara formaður ja vistn
nakað sum skal savna okkum so er tað akkurát hava eitt eitt gott og trygt heilsuverk tað er eingin føroyingur sum ikki ynskir tað líkamikið hvønn flokk tey hoyra til og hvar tay allars eru at mann so til tíðir hevur meira pengar og til tí er minni pengar soleiðis er tað og so er tað aftur heta her sum bleiv nevnt at tá ið mann so hevur játtað ommi hjá pengum hvussu ber tað so til at tay ikki klára tær innan fyri játtanina tað eru eisini in sonur ting sum eg haldi mann eigur at seta spurnartekin við og og kanska er tað eisini eitt tekn til okum um at mann skal verða greiðari tá ið tá ið játtanarskrivini fara til stovnarnar so skal mann siga innan fyri hesa játtanina skuldu tykur eisinigera hatta tikur klu gera hatta tyku gera htta tilu iki altíð er so nøktit við tað men okur skulu gera tað herfrá tí at tí atløgtingið ynskir virkuliga at eiss tingini skulda vera í ordan og okur hava ikki so nógv ávirkan á annað í tað at mann kann siga við stovnani hvat teir kl brúka pengarnar til tað var eg ma skal gera takk fyrija takkso
eg eri tann næsta at røða kann eg joholm johannesen ransa eg mór ger so væl ja takk fyri gharri formaður
haldi tað hevur verið ordiliga áhugavert at lýfta á og nú skal eg sum landsrmaðin helsumállin ikki blanda en upp í hvar sendstovurnar verða opnaðar og lukkaðar ta vear eg faktiskt ikki við øki hjá mær at gera men eg hevði ein pápa sum las ú bíplini hvørt kvøld og var tað nakað sum hann elskaði so var tað ísrael hann hevði øgiliga stóra virðing fyri statinin ísral og tí haldi eg tað eirt gott hugskot líkasum ein síðuberning at mann opnaði sendistovu har tað haldi eg og í politikki plagar taðvr soðs að man sita í andstøðu at mann kann gott fáa okkurt uppskot ígjøgnum visu man er ordiliga forsiktiur og og mýkir tað men visti mann ikki vil hava tað ígjøgnum so skal mann taka okkurt úr samgonguskjalinum og seta tað upp ímóti teimum pengunum sum man biður um so er tað øgiliga ringt at fáa tað ígjøgnum trúgvi men eg havi varhán av sum nógv havi sagt her øll haldi eg hava verið jalig um okkara heilsuverk og vit kunnu vera samd um at vit til einoghvørja tíð byggja á herðarnir hjá hvørjum øðrum tí at hetta her viðvíkjandi útbúgvingarstørvinum sovorðið altso skipanin byrjaði heilt afturi í tvey túsund og tvey og tað skrivið sum vit hava fingið eisini frá heilsuverkinum tað tað haldi eg sigur at her grørum gangandi fald og tað er ikki eiti á hvussu nógv útbúgvingarstórv eru í verandi skipanni í tvey túsund og tjúgu tað er tað er her nógv her eru átjan k biu størv her eru sjey undruktiónsstørv íð ymiskum sergreinum og so tosar mann um høvuðsútingarstór við almennu midisin tað eru tíggju høvuðsúngastórv og eg haldi siðrið nevndi ta seinastu einast es hjá henni

tú kanst ikki bara altso tað má vera skila hvørja hvat fyri slaknar og hvat fyri sergreinar tú gerst sum sum tú hevurútbúgvingingar til og og eg eri hundrað prosent við upp á at vit skulu raðfesta alla tí hægri tað at kunna seta við at seta níggj fólk við og vit vit hækkaðu eisini játtanina til hetta vit vit hækkaðu tað og um tað e fór nógv ella hvat er eg heg haldi nú tað ernøkur tøl r upp á eg haldi a seks hundrað snakk um hei seks hndrað túsu krónur elaokkurt sovorð nakað sum sum kanska hevði verið optomalta til til restina av árunum seks hundrað og nakrar og hálvfjerðs ella hvat er men men altso vit kunnu ikki vit kunnu ikki garantera øllum altso øllum fast størv og sovorðnakað tá ið lútbúgngarner lidnar og eg vil sjálvandi gera alt fyri við hjálp frá tykkum øllum nú havi teg verið so jalig er bæði samgomg og andstøða so eg síggi tað vera nokk so lætt arbeiði hjá mækm ladsmani heilsumanni at fáa játtað til til hetta her eg eg komi ikki at liggja eg komi ikki at liggja svøvnleysur um um um hetta her málið síggi tí at øll hava verið øgiliga positiv um hetta her og tað haldi eg eri jaligt og eg ætli meira við hjálp frá tykkum øllum at raðfesta hetta her økið enn ov hægri og tað skal so altso útbúgvingarnevndin koma meira nágreiniliga við akkurát hvørji størv havi eg brúkfyri altso vit kunnu ikki seta allar lærlingarnar á bilverkstaðnum at skifta olju onkur má skifta juli eisini altso tað tað er øgiliga viktigt at vit fáa tað inn í teir røttu sergreinarnar tann tørvin sum er men men eftir tølunum sum eg fái her til tey næstu árini so haldi eg tað sigur nakað nokk so greitt hvat ið tørvurin verður og og sum sagt at ðe seks hundrað og áttaghálvfjerðs túsund kundi mann brúkt meir í ár og vist tú skal ordiliga setast turba á systemið so er tað fimm komma tvær í næsta ár fýra komma ein og so niður á níggju hundrað og áttaogfýrs túsund tí at vit eru sum nógv hava verið inni á vit eru í eina óvanliga góðari støðu í tí føroyska heilsuverkinum í løtuni tað er tað at innan fyri trý fýra ár so koma tað vera nokk av nnokka siðera og tað havi ikki upplivð enn tjúgu ogfimmogtjúgug tretivu ár altso vit hava til dømis hundrað læknar sum er undir útbúgving hesu sama líkum dømis íð grønlandi haldi eg hareri seks harra formaður seks læknar undir útbúgving so so so eg veit at vit kunnu samanbera beint yvir men hetta eru hasa útiaðarheilsuverk og hvar vit síggja í bara í útvarpinum eg min iski at royra í gjár hvat er tá vit søkja eftir kommunulækninum at tað er øgiliga ringt lgrtíð kemur út á smá økir verri er tað at fáa fatur í teimum royttu dygduni ella kapasitetunum til at koma á hesum støðini og eg taki tað fyri givið tá ið vit hava eina eina professionella leiðslu úti á okkara heilsuverki at vist tæir mangla nakrar tvey hundrað túsund ella fýra hundrað til sekstan túsund av einar fjúrtan hundrað milliónum so havi eg simpulten ta álit á teimum at teir megna sjálvir at at biðja um sekstan túsund krónur illa at finna sekshndantúsun krónur okkurstani altso tað má kunna lata seg gera í einari so stórari organisatión og eg kann heldur ikki koma rennan dig um eina løgtingi hvørja ferð at eg hoyri at nú skal ein lækni pakka kuffertið sovorðn naka tað er ikki mátin at tað er ikki mátað at dríva land upp á harra formaður men vit skulu gera tað við langtíðarplanlegging og seta nokk av tí eg dugi ikki at síggja nakrað grund fyri at nakað fer fer á landinum og

og sum onkur annar var inni á eisini eg haldi rut nevndi tað øliga væl at hetta her við viðgerðartrygd havi eg eisini varað hugn av á at øll eru rættiliga við uppá viðgerðartrygdir kanst tú ikki fáa eftir eimum ári tú kanst heldur ikki fáa tað eftir tveimum ári og tað kundu vit heldur ikki við bíðilistunum til dømis eg var so øgiliga spentur táið vit sótu við við venjingarætlanini veitst tú at nú skulu sirka eitt hálvt ár men tað tekur tí at tú kanst ikki orna alt í einari organisatión sum hevur havt ymiskar mentanir sum vit royna at samarbeiða meira at fáa bara fáa ta felags bíilistan tta ordiligt trekk altso tað skula øll fólk við til at lyfta upp fyri at fáa tann eina býlistan soleiðis at eg ikki detti niðr ímillum systeminum hjá einum øllum serlækna sum fingið eina andvísing sum sum tú bara blívur burtur í systeminum enn til føroyum ella niðri og tað er tað sum vit mugu umganga fyri alt í verðini harra formaður men eg haldi rutt vang nevndi tað nógv betri enn enn kanska vit hava gjørt tað a eg haldi viðgera teg hon nevndata farligu periotuna altso tað er nemliga akkurát tað sum tað er tað er faktiskt taðt stytta ta farligu periotina og tað er tað eigur at vera høvuðsmálið hjá okkum í øllum at vissi mann følir sær eitt ella annað at mann beinanvegin fara eina útgreining og tað er tað sum eisini viðgerðartrygdin er við uppá og tað er at tú fært eina útgreining og eina viðgerð ella byrjan upp á eina útgreining og eina viðgerð innan fyrihesar tretivu dagarnar og sjálvandi korona hevur givið hevur givið okkum ei ein i eina eitt sindur frammaná men men men allíkaval so skulu vit ikki missa málið at fara eftir at vit stytta tí farliga tað farliga tíðarskeið so frá mær av eg fari at gera alt fyri at vit fáa sett nokk av pengum soleiðis at vit fáa øll tey starvssetn sum skulu vera í tí føroyska heilsuverkinum men sjálvandi mugu vit eisini nevna tað sum kanska vit ikki hava nevnt nógv nógv her í dag tað er sjúklingarnar altso tað er óalmindiliga viktigt at hava læknar og serlæknar og kommunulæknar men vit mugu so sanniga eisini hava sjúklingar til teir og tí mugu vit syrgja fyri at tær sergreinar passa til tær diagnosir sum eru tær mest vanligu í tí føroyska samfelagnum og sum johannes jenjoensen eisini nevndi so er tað altso tað eru nakrar viðgerð sum eru so kompleksar ja tú kanst vit hava simpulten ikki ekspertisun ta totalu eksportisin í føroysku heilsu vekkinum og tí mugu fólk sendast á landi og eisini harvið at at tað fer ein so stórur partur av játtanini tá ið vit hækka eina játtan eisini til lønarhækkingar hvørt ár at at fólk skulu hava hægri løn sum arbeiða í einum samlaðum heilsuverki og sjálvandi vit kunnu ikki vit kunu ikki bara samanlíkna dansk og føroysk viðurskiftir vit kunnu ikki samanlíkna donsk og føroysk viðurskiftir eittl eitt tað lesur ikki gera tí at vit senda so nógvar súklingar niður íl danmarkar at fáa viðgerð og at fáa skurðviðgerð so at vit kunnu ikki samanlíkna eittl itt so að er tað má mann hava við íg roknistikki tá man samanber ting so at mann ikki samanber bananir og súreplir ella hvat er ha altso tað er sikkurteitt til null komma eg veit ikki null komma seks ell okkur svorði kanska ella null komma sjey tí at tað verða nógvar skurðviðgerð gjørdar niðri í danmark ígjøgnum eitt heilt ár so ikki samanlíkna tal av læknum beint yvir undir kommunulæknar til serlæknar tí at soleiðis hangur veruleikin ikki saman heldur so at eg haldi ikki g g fari at siga nei eg barð takka fyri at tít positivi positiva sum var mótvegis sjúkrahúsverkinum og móti útbúgving av yngri læknin takk fyri hara
freistar tað er sigrið streymbyrgd gjørt so væl takk fyri at formaður ja landsverksmaður skal fáa
fullan stuðul frá frá tjóðveldinum til at loysa sínar uppgávur sum eisini kunnu vera truplar og tá tað kemur ti tr at stytta ta farligu perjálpina so hevur han fingið hina nokk so góða servi tí at nú er grundarlagiðkann mann siga gjørt og tað er tann eina av visitatiónum sum kann loysa nakað av tí men eisini visti mann kanska hugdi eitt sindur næðri eftir kommunulæknaskipanini og fekk hana til at samvirka meira við restina av sjúkrahúsverkunum sum grøvdi meira eina samlaða eind heldur enn at tað er so uppbýtt tað kundi heilt sikkurt eisini hjálpt til so at tað eru fleiri ting sum skulu samvirka til tað góða men tað skulu vit nokk hjálpast at um og fáa tað til at fungera tí at tað er tað sum gera at tað verður trygtum gott at búgva í føroyum og tað er tað er so einfalt sum tað men hvat sigur landsstýrismaðuin akkurát til hetta konkreta roknar við at at hetta verður loyst at mann fer at fer at skaffa hesar eyka pengar til yngrar læknar sum mann fer sett við takk fyri ger so væl karli holm
ja tað ætli eg heilt søkura at tað skal ikki steðga á við hesum
her at tað evru góða gongd mun sea halda fram og og um tað er roðskapartekniskt ein mánaði tað fer ikki at tað fer ikki at tað fer ikki at oyleggja ta góðu gongdina her vit koma út í eitt gott sinari um tvey trý fýra ár tá vit kumma t hava gott tal av serlæknin tað ivist ikki í og tað er tað er pá sigt vit skulu hugsa og allar ella stóru partin av raðfestingunum til fíggjalógin tve túsnogtjúgu stig minnast ta tað var nemiliga telduskipanirnar kostmitt og at vit ikki feilmeti sum er á gomul fólk apoteksverkið bleiv upstattera og eru noyddir til aftur raðfesting nú tað er eisini nakað viðvíkjandi hagtølumi so at vit fáa hond íð hankað við registreringum og prodektivitetsat vit kunnu síggja produktiitetin á teimum ymisku viðgerðunum og at fáa hendan her almenna bíðilistan og henda eina bílistan altso at vit hava ein bíilista fyri tveyoghálvtrýss túsund fólk tað er so óalmindiliga stóran týdning fyri heilsuna hjá okkum øllum faktiskt og tað ki mær at hjálpa til at stytta ta farligu periotina ella tað farliga tíðarskeiðið harra formaður takk fyri so er tað
anes joensen sum hevur eina viðmerking ger so væl akfyri hara formaður
ja mær dámar væl at landsstýrismaðurin raðfestir øki hetta dragast um hugburð og raðfestingar og tað sum sjálvandi mann kann undrast yvir tí tað at vit hava jú brúk fyri læknina á ymiskum økjum sjálvandi og tað kann undra at vit eksportera føroyskar læknar og imnportera læknar aðrastaðni frá sum vit kundu havt teg sjálvur ha tí haldi eg at tað er so viktigt at vit hava tey økini sum vi kunnu dekka av okkara egna fólki skulu vit royna at behalda her sjálvandi tað er har vit eru tí at eg haldi síggi tildømis a kommunulæknaøkinum har importera vit nógvar avloysarar tað veit eg so har burdi vit klárað tað betri takk fyritakk fyri ger so væl karli holmje

fygja vit eisini importerar importera læknar tað er tí at tað er nakar sergreinar innan fyri ja ja ókey kommunulækna tað er púra rætt tað skulu vit prøva sjálvur og tað koma vit eisini at megna men tað er tað er nógvar segrainar sum eru so av krevjað so nógvar spísk kompetans til dømis inan fyri nerologisku økin sovorð nakað at tað vil siga tann konserlenturin sum er farin niðrur frá hann hevur fleiri hundrað kundar politikkin altso hann hevur fleiri hundrað sjúklingar hvar tað er so fái í føroyum sum hava tað deagnosina altso tað vil siga teir eru teir hava spíst kompetansina til at geva teir tað bestu viðgerðin og tí mugu vit brúka eisini ríkisfelagsskapin í hesunmi her so ja nemliga men men kommunulæknarnir eru eisini góðari gongd vit hava ongantíð havt so nógvar kommunulæknar dekkaðar sum akkurát nú og vit skulu bara royna at vaksa um tað talið tað er eingin ivin í ta tað eri púra púra við uppá so er tað edva
frá jacobsen sum hevur eina viðmerking ger so væl takk fyrihera formaður
er so púra samd um at vit skulu styrkja mann sigur hasa kontun eisini so teir yngru læknarnir framhaldandi koma at arbeiða runt her hjá okkum sjálvum og kunnu og har púra samd sum landstýrsmaðuin sigur at eini tveir mánaðir kudu ikki gera munin tí eg skilti tá eg spurdu inn til hetta málið at at mann arbeiðir við at at styrkja tær kontuna soleiðis at mann fær hildið læknarnir í føroyum tú berd hava sagt eitt sindur í áðni um at eg ikki sá sólina men eghaldi absolutt eg síggi hana er hjá mær hugsi eg kanska nokk so broytt viðhvørt at eitt samstarv tað er nøkur nakra viðgerð sum vit ikki man sigur a faklig orsøkin hvussu tann einsamøll í og tað er týdningarmikið at hava eitt broytt samstarv so sjúklingurin undir einu oghvørja umstøðu er tann sum kemur eitt fokus og kemur skeft framat so fára líka mikið hvat tað eitur um tað eitur í føroyum el tá tað eitur restina partin av ríkinum bara tað at hann sjúki sleppur framat skjótast gjørligt ogtað e har er takk fyri
ger so væl karli holm johannesen ja eg eri púra eg eri púra samdu íð hasum har it vit skulu brúka
brúka tær møguleikar sum vit hava í felagsskapinum og akkurát nú verður ein nýggj avtala gjørd millum heilsuverkið og region høvuðsstatur era danska heilsuverkið og har eru eisini nógv spennandi ting í eisini viðvíkjandi hvussu mann hvussu mann ger tú mun til krabbamein og krabbanssjúklingar og soeru nakað og og tað haldi eg er er rættiliga spennandi tí at vit skulu altíð fara eftir hvar tær bestu kompetansirnar er soleiðis sær at sjúklingarnir hjá okkum fáa ta bestu viðgerðina sum er og tað tað haldi eg hevur stóran týdning sum og sum magnus rasmussen var inni á eisini at vit hava altso raðfesta hetta øki altso henda samgongan at vit raðfesta hetta økið á hægri útbúgving av yngru lækna altso og tað haldi eg var eg haldi tað var jalist frá øllum flokkum haldi tá ið fíggjarlómarfyri tað haldi eg næstan tað var tað var tað tað tað var tað var mer tað var positivt at so hetta hetta loysaðu vit saman hetta mugu vit kunna standa saman heilsuverkið er krumktappurin í tí heila takk fyri so er tað rósa samo
eosan sum hevur eina viðmerking ger so væl takk fyri hara formaður solns
lnstýrismaðurin sigur so er vit eina góðari gongd tað er einki ivast í tað men tað er at nøkrir nakrir manglar sum vit kunnusiga ynskt okkum tað er tað her at sjúklingurinhevu atgongd sína egnu jonal tú skalt kunna fáa eina app og taka niður sum skal hyggja hvat ið tín sjonal sigur tá tað kemur til til avloysarar kommunalæknin avloysari so fer at heita á landstýrismannn at hyggja eftir teimum avtalunum sum fyriliggja í samband við avloysari tað er ein rættiliga ni lukrativ avtalu avloysararnir hava øgiliga nógv betur sømdir enn hvat ein fastan settur hevur um tað kann vera ein orsøk til at ikki eru fastansettir kommunulæknar tí at tú hyggur eftir heinum einumeinum avloysara so eru tað kommunurnar sum betala allan bústaðin hjá teimum og tað er ikki ikki rættvíst yvir fyri ein kolega sum tú situr og svíðums í og annað fragradiskan bústað umframt at fáa eina øgiliga góða løn at verða avloystari hatta er ein gomul leivd sum tað sigur hatta er millum land og kommunurnar at fáa rudda utakk fyri ger so væl karliuholn
joannesen ja púra at eg
og tað er pørasavnur har er har er har nøkur ting at fara og hyggja eftir tí at treypurnar hjá søkuta hjá tær eru líka ordiliga ordiliga góðar altso og tað tað má mann so sjálvandi taka upp men men nógv av tí eru reglerað sjálvandi eisini í í sáttmálium sovorðnaka men men men sjálvandi koma vit at hyggja eftir teimum tingum sum eru púra órímilig men tað er nú soleiðis her tá mann tá mann hevur manglað læknar og manglar tær kompetensurnar tey seinastu og fimmogtjóða so er tú noyddur til at leggja tey afturna men um trý visti um trý fýra varð hann ikki manglað tað longur so kemur tú eisini eina forhandlingspostión forhandlingsstøð visti tú hevur nokk av læknum so so so tað gongur sjálvandi báðar vegir men men tað er væl viktig at vit geva teimum góðar treytir so tey sæðu at tær trívast her og eisini at teir hava familjulív kunnu hava familjulív tey sum velja at gerast kommunulæknarar takk fyri har formaður takk fyri so er
hetta málið tingmál nummar fimm tvey túsund og tjúgu avgreitt til orðaskiftið og málið verður beint í fíggjarnevndina og vit hava punkt tvey tað fyrsta viðgera tingmál nummar seks tvey túsund og tjúgu tað er uppskot til eykahjáttanarløgnislóg fyri augustmánað í tvey túsund og tjúgu tvey og málið hetta málið verður so beint eisini í fíggjarnevndina men formaðurfrøði biðið um framsøgufólk so ger so væl ja tað fyrst tað eru jákup mikkelsen sum hevur orðið ger so væl fyri harra formaður
so kom ein hvøkkur á okkum tá ið vit hoyrdu at nógvir roykur koma út úr øøðrum tunlunum ønorðanfyrði álfjarðartunlinum og eldi var komin ein bil og tað er hetta sum vit hava ræst fyri nú í gjøgnum nógv nógv ár at ein vanlukka skuldi henda í í hesum tunlinum sum eru so treingir og møguleikarnir at koma sær út eru ógvuliga avmarkaðir og kanska í summum førum ómøguligur og tí hevur tað sjálvandi eitt standandi stríð at fingið gongd á at byggja nýggjar tunlar norðurfjall og mann kann siga tey gleðiligu tíðindini eru í fyrsta lagi at alt løgtingið bæði samgonga og andstøða í dag taka fult undir við at gera hesar tunlar og tað fegnist eg almikið um og nú eru vit komin hartil at feløg verða fáa møguleikan til at bjóða upp á teir nýggju tunlarnar og alt talað fyri at tað sum fíggjarnevndin meirilutin í fíggjarnevndini tók stig til og tóku støðu til at avseta pening til verkætlanina tunlarnorður fjall fer at halda har ið ið vit mæltu til at pengar brúktu til at gera alt klárt og fáa bjóða út soleiðis at mat kunnu koma í gongd síðstu hesum og eingin skal vera fegnari enn eg til at vit fáa hesar nýggju tunlarnar tí tað er veruleikin er tann at tað er tann besta trygdin fyri at bøta um trygdina tað er at fáa nýggjar tunlar

tosa um hetta her uppskotið at ímeðan vit bíða hesi trý árini sum tað kemur kanska at taka inntil við tað

eg má siga at grundleggjandi kann hvørki eg ella nakar annar ganga upp á kompromi við trygdina spurning er bara hvussu nógv mann ger av og og hvørji ting burdi absolutt verið gjørd g og hvørji ting er góð men kanska kunnu bíða og tí gleði eg meg til at vit kunnu kallað landsverk inn og fáa eina frágreiðing frá landsverk um hvat átti at verið gjørt nú beinanvegin soleiðis at at vit kunnu róliga brúka hesar tunlarnar tta tíðina sum eftir er og nú er sjálvandi hetta er uppskotið komið fram um at at um eina eykajáttan uppá tríggjar miliónir og hóast eg taki fult undir við at vit alla tíðina hava trygdina á einum so høgum støði sum til ber ikki bara tunlaksfjall men øðrum tunnum eisini og øðrum vegastrekkjum so haldi eg at tað er rætt at serkunnleikin sigur okkum hvat ið rætt tir at gera og í okkara føri er landsverk serkunnleikin til at kunna vegleiða okkum politikarar hvat ið vit eiga at seta pening av til og eg síggi at í viðgerðini verður sagt at at pengar ikki eru til bummar og til roykulgerð líka sum tað var við tí uppskotinum sum var frammanundan har ið mann játtar til sjúkrahúsverkið meira enn ja hundraðtals milliónir so so trúgvi eg ikki upp á at tað ikki ber til í millum allar tær hundraðtals milliónir finna seks hundrað túsund fyri at loysa tann trupulleikan við við ungum læknum sum skulu útbúgvast so má eg siga so trúgvi eg heldur iki upp á inntil eg havi fingið nakað annað at vita at landsverk ikki klára at útvega pening til at keypa bummar og til a roykugeri vis tað er tað sum vit hava brúk fyri nú fáa vit at síggja hvat landsverk sigur eg eg síggi at tað varð keyptar gavmaskinur og onnur ting sum sum kosta milliónir og tí eri eg sannførdur um at atat tá ið vit hava tosað við landsverk so fara vit nokk at finna ena loysn men men eg eg má bara undirstrika at e eri egliga fegin um at tjóðveldsflokkurin tekur hetta her málið upp við trygdini tað eiga vit absolutt at frøðast um vit eva eisini at frøðast um at tjóðveldsflokkurin hevur funnið t av at norðuroyggja er til og at tjóðveldsflokkurin kemur ví einum uppskoti sum sum s sum setir norðuroyggjar á føroyakortið tí tað kláraði tjóðeldsfokkurim ikkieg tá ið hann sat í samgongu undanfarna samgongu tá hevði mann kjans til at samtykkja eitt uppskot um at fáa gjøgnumført tunlarnar men mann kann siga at tað gleðiliga í støðuni sum nú er er at at alt tað politiska landslagið hevur funnið felags tev og eri blivi samd um at tunlarnir tá nýggju skulu gerast og eg vóni at vit fara eisini at kunna hava eitt felags stev tá ið landsverk hevur verið inni í fíggjarnevndini um hvussu vit kunnu fáa loyst trygdarspurningin og vit vita at tá ið tað er talan um trygd á á vegum í tunlinum so verða nakrir norðmar brúktir og so vítt eg veit so er mann roynt at brúkt teir norðmar sum mann brúkar í norði og norðmenn broyta eisini sínar normar tá er blíva strangar strangari og tað kostar so eisini pengar táð nógvar nógvir pengar brúkast til at uppgradera á tinginum so eitt afturat bissitað verður framt sum beint á løgu skjýtur upp at mann setir bummar og royk larmar upp so trúgvi eg ikki at tað her burturspilt pengar tí at tað verður brúkt í trý ár tað er eingin ivi um tái nýggju tunlarnir eru tiknir brúk so kann tann útgerðin væl saktans skrúvast niður og kanska brúkast onkur aðrastaðni so eg haldi at tað er positivt at at hetta verur tigjð upp men nú var tað innkallað landsverk fyri at finnaútav hvussu vit gera sum frægast soleiðis at trygdin er so góð sum eigarveg takk fyri harra
so er tað við merking tar beinta løðu jacobsen fyrst ger so væl hvat formaður feritakk fyri akom mikkelsen
sum bæði haldi vera positivur og kanska eisini eitt sindur varin kortini um hetta her uppskotið eg hugsaðibær at kanska at siga spyrj jakun mikkelsen sum brúkar orðini hvussu nógv mann skal gera av altso spurningin er hvussu nógv mann skal gera av so hugsa at spyrja jagun mikkelsen er tað at gera ov nógv av at bøta um trygdina hjá fólki sum búgva í norðdepil kvannaast undir viðareið í árnafirði og aðrastaðni eisini sum eisini brúka teir gomlu ov lítluu tunlarnar takk fyri hara formaður takk fyri ger so væl jargun mirkelsen
hann fær mær eg haldi at
eg byrjaðivið at siga at eingin av okkum gekk upp á kompromi við at hava trygdin í ordan men tá ið eg brúkti úttrykkið hvussu nógv mann ger av so er tað tí mann kann sikkurt brúka so nógvar pengar sum vit kanska enntá ikki hava ráð til uttan at trygdin verður nokk so øgiliga nógv tað er eittl annað stað og tað er teir norðmarnir sum mannbrúkar í øðrum londum millum annað í norra sum hevur nokk so strangar normar sum vit hava roynt at hylgja okkum til men sum vit ikki hava uppnátt allastaðni og so tað skuldi ikki vera nakað ivamál um at eg haldi absolutt at vit eiga at hava trygdina so góða sum yvirhøvur ber til og tí mugu vit dúga upp á at serkunnleikin vísir okkum hvat vit eiga at gera og og tað er eingin ivi um at tað fara vit at taka upp í fíggjarnevndini tá ið landsverk kemur inn takkfyri hara formaður takk fyri so er tað steffan klein
ein poulsint sum helar við mær skingger so væl takk tað eru nøkur
heilt grundleggjandi ting sum skulu ver upp á pláss fyri at trygdin er nøktandi on tunili og tí er tað ein áværd áværdur spurningur sum røðarin roysir hvat hvat skal til og hvussu langt skulu vit fara í hesari millum tíni tí nú er tað øgiligt trygka tunnilim í dag og tað kemur tað eisini at vera á hesi trý fýra fimm árini inn til vit fáa nýggjar tunlar tí tað er tað viktigasta at vit fáa nýggjar tunlar sum koma u bøta um trygdina munandi men í hesari millum tíðni so kann man eisiniseta spurningr við onnur ting til dømis um bara at at vaska skeltini tað er eitt sum javnan verður royst har norðanfyri og siggurt eisini øðrum tunlum at bara tað at vaska skeltini viðlíkahald og annað tað er ikki altíð nøktandi og tað er oftani at at serliga eldri fólk ilskast um tað tí at so eg má verja at orjentera seg í einari sovoroyari ja tunell sum sum ikki hoyrir til til hesa tíðina so tað ereisini áhugvert við vis fíggjarnevndin spurdi inn til onnur grundleggjanditakk fyri ger so væl jarni
mikkalsen harra formaður eg eri púra samd
tvið steffan klein poulsen um at tey tingini sum kunnu gerast hevði nær sagt í tí dagliga tað at hava reflektini vaskaði soleiðis at mann sær betri eitt annað ting nú koyri eg rættiliga nógv gjøgnum tunlarnar oí fjall eitt annað ting sum mann kann blíva óygvuliga skakkrav viðhvørt tað r visti mann kemur í longru lagi út í vegbananum so kann mann koma í eitt sindur av runi og tað kann vera ógvuliga trupult við bæði at stýra og við við bremslond og so víðari og tí trúgvi eg at bara á tí økinum eru ting sum kunnu gerast sum kunnu forbetra umstøðurnar at koyra takkfyri hara formaður takk fyri so er tað henni
trygg óld sum hevur orðið ger so væl
ja mann á nokk siga tað at tá ið ið hesin tunlarnir blivi gjørdir í sínari tíð fyri hendan mannsaldurin síðan so varð kanska ikki trygd tað sum var mest hugsað um tað var at fáa eitt hol ígjøgnum sum kundi koyra ígjøgnum og so mátti restin bara koman og tað hevur so víst seg at at tað at fara víðari til at fáa trygdina bøtta um so hvør sum ferðslan er voksin so hevur tað ikki verið tann sterka síðan hjá ikki hvørsfall teimum sum fara hjátta pengarnar og og og yvirhøvur yvirhøvur at aðhevur verið ein trupulleiki og tað okur sett í øllum teimum gomlu tunlunum endá í onkur av teimum nýggjári eisini øh eg minnist tá ið eg startaði so landsstýrismaður og hevði hetta her millum annað so var eg tann fyrsta fundurin sum eg var á tað var norðuri í skúlanum á fossánesi tann allarfyrsti og tað var ein rættiliga stórur skarði av fólki eg veit iki hvussu nógv tað a vorðið hinn tvey hundrað ellanokk sovorugt ella meir og tað var um tunlar sjálvandi og eg hevði fylgt væl við og kannað lsig viðurskiftini gjøgnum nógv ár av tí at mann er inerað at í inni í hesum húsinum hevði nevnt við landsverk um at seta ljósreggulering upp soleiðisnar at altso tað sum mann hoyrdi øgiliga oftani var tað at tað møttust stórir bilar inni í tunnilin og so kom proppur tað var eitt eitt tilfar í íslandi hvar mann hevði sett ljósregguleringar upp soleiðis at tað bara koyrdi stórir bilar annan vegin í senn so baði landsverk um at fara yvir til íslandsog finna útav hvussu tað sá út um um tað var ein møguleiki har norðurig og tað luftaði so tankarnir har at gera tað í í tunnilinm norðurfjall men tað hevði ikki stór undirtøku av fundinum øh hjá teimum sum hevði orði a tað var rættiliga nógv var tað eingin sum tók undir við tí eeg skilti aftaná at at tað vóru te tey vanligu sum vóru á fundum nøkur av teimum hildu tað verið ein stór hjálp eg fínu teg og tað bleiv so sett í verk ogeg havi skilt aftaná at tað va fólk hava verið væl nøgd við at mann sloppin undan at møtast við stórum bilum inni í tunnilin soleiðis at at tað sigur frá tá ið ein bilur er ini í so fara bilar ikki stórir bilar ikki

eg trúgvi at grundin til at fólk vóru skeptiskur yvir fyri tí var hann o tann og tað var tað nøkur sum segði at yrst visti mann fyrst seti tað í verk og tað fóra at bøta um tingini so verður tað ýjuskollini longri út tað var tað kanska hjá n fylgjur tig ein góður góður grund fyri at mann hugsaði tí at tú hevði mann nokk so nógv ár frammanundan samtykt og játtað og gjørt lógur verklagslógir alt í tingini er til at gera nýggjar tunlar norðurfjall eg minsi í fjøru haldi eg tað var so skrivaði jakum mikkelsen at nú vórðu tíggju ár farin síðan mann hevði samtykt at gera tunlan norðurfjallinum og tað var ikki farið í gongd tað var líkasum ein sovn sovordi hátíðarhald hann skuldi hava í sambandi

og so er tað hitt við restini av trygdini tað sum eg heviv bar handað at gera og nú vita okur um um at tað var ein tilfaldigan orðir sum var rættiliga hugnaligt og onnur ting altso mann hevur jú neyðtelefonir ø fyri at snakka um farn orðið eisini so haldi eg tað næsta eg var við til tað var at at fara á nðtrasiska kommunu í at fáa tær at gera eina nýggja lending á í í svínoy hon tók sína tíð tað má nokk viðgangast eg haldi at tað er tann lendingin í føroyum sum hanneir havt longst um at gera ferdiga tað tók trý ár at fáa haina ferdur ná men sama gerð og so fór viutí hálvt í sumba við ljós í í tuli sumbiarsessin sum hevði staðið tá í tjúgu ár bølasvarta myrkuri o tað er tann longsta tunnilin sum er í føroyum sumbiartunnilin altso uppi á landi gott trý túsund og tvey hundrað metrur

hog tað eru nokk so typiskt fyri okum her í føroyum at hetta við líka skjæli man man mann sigur ókey nnú er mnn slappin at koyra og restini tað kemur bara að er ikki so farligt um um um ein neyðtelefon er elella la tú hevur telefon forbindið seg inni í tunlinum ella ella hvat hann er er og tað sum kann undrast á einr y longu fyrstu ferð eg fór ígjøgnum har tað hetað eftir hondini í nøkur ár síðan eg helt tað var heilt ótrúligt at mann nøkur ár aftaná at mann er bygt hvalbiartunnilin at mann tá bygdir ein tunnilin norður om fjall sum er smælri en hvalbiartunnilin tað haldi eg vera heilt ótrúligt eg haldi onkur hevur hvalba sum verður sagt at tey trúðu næstan ikki síni egnu eygum tá ið tey koyrdi ígjøgnum har fyrstu ferð at mann at mann hevur gjørt ein tunlil sum er smalri inn kvaldbiartunnilin tí at tey flestu haldi g at hann var ivalestura smæli og vist mann so fer upp á kalsoynni og hyggji eftir teimum tunnlunum so er tað absolutt spart upp á breituna so tað stendur eftir eg havi koyrt ígjøgnum tæir eina ferð og eg ivaðist í og man skuldi torar at koyra fingrarnar út um síðuna um teir gingið fríir til at taka í so ófatiliga smalt seg tað út til at vera so tað hevur verið ein ten densur fyri tretivu árum síðani mann hevur líkasum spart upp á breitin av tunluni upp á ja ikki minst uptá hettuna sjálvandi men men men tunlarnir í kalsoynni eru heilt ótrúliga smalin nú eru eg ikki verins mest trafikkur í kalsoynni tað kannmannikki siga men í dag er tað blívið ein ein ein stórur trupulleiki við at

ja eg veit ikki altso hetta her við at að tað minsta minsta krav mann hevur tað tað er altso telefonnir til at at boða frá og radaltso brand útgerð tað burdi verið minstakrav men telefonur hevur ótrúliga stóra stóra nyttið av tú kanst brúka tína telefon at siga frá hvat ið er hvar mann er og ov tílíkt so tað hevur verið ein øgiliga stór hjálp í teimum tunlunum sum er komið í at mann hevur telefonssamband øh onkur tunlari enn sum ikki hava naka sandraðstunnilin hevur seg ikki serliga nógva útgerð í men tað er tað við honum gott nokk liggur han høgt um hannhan er ótrúliga beinur mann er ikima gott vælkomin inni í tunlinin so sær mann hin endan og eisini rímiliga breiður í mun til sjálvt um hann ikki er dupultsforðaður so var hann líka rímiliga breiður og so er tað helta ikki so øgiliga í sandvelstunlini men men tað at men sum minsta mark hevur telefon og sum minsta mark hevur brandútgerð tað eigur at vera púra natúrligt tað at bummar ikki eru allastaðni tað kann mann kanska undrast eittsindur yvir sum sum kunna steingja enn tunnilin í ein knappari vending men hin hin parturin vórðu við við ljósreggluleringini hann hann haldi eg hevur hevur gjørt rættiliga stóran mun so fyri okara síðu av í javnaðarflokkini so halda okur tað at at mann hevur a tað sum eg hugsaði tá eg sað ti tingardegi tað var at starta okur starta esti í sygraendanum í sumba við ljósi og og tílíkum nú er bara tað einastatvek bara bara tað tað hanga enneg fimm ljós biundur millum hvørt ljósið á hasini her sum ikki tendraði av ein læruorsøk so tendrað mann tey ikki eg veit ikki hví eg haldi hetta var kanska í so nógv ljós men men vist mann tendraði eitt ljós ímillum tey sum eru frammanundan so hevði tað verið ein ein ein fínur deg men men bara tað at ey komu ljósið inn í ein tunnilin sum sumbiartunnil tað er ein ótrúligur munur á at koyra ígjøgnum heilt ótrúligur munor á so at hvat mann kann finna fram til í samband við við tær serkrønu í hesum her í tunlan norðurfjall ið sum maðurin segði meðan bíðað verður onkur skrivaði eina greina einafer meðan bíða verður onkuntíðvur man bíða í so leingi men okur halda tað er akkurát hvat ipengarnirskal takast frá tað er so okur hava á játtaniini pengar til trygdarútgerð til hjá landsverki akkurát hvat ar brúka tað til tað er so ein ein vordering av hvørjum ári okur hava pengar til játtaninar til til útoyggjar eg helt ati tá ið eg sa hær úti og býtti tríggjar ferðnar út trý ár tá fekk fuglaoyggin helvtin av játtanini til at gera betra um havnarviðurskiftini í fugloy og eg var úti í fugloy í summar og tað er ikki ein einasti eins bæði brúkti til bøta um havnarviðurskifti oku játtaði tríggjar ferðirnar helvt hon fór til skúvoyar og helvt hin fór til fugloynnar tíverri sá mann ikki nokk aftur til tað men nú sá eg onkurstan at tar vóru ljóskomin tað er so altíð

akkurát hvat játtanin skal vera frá tað er soeini ting sum fíggjarnevndin má finna út av visæð vistu hað skal verða neyðugt at gera nakað annað inn inn ein eykajáttan takk fyri
so er tað beinti løvi jacobsen sum ær viðmerking ger so væl takk fyri harra formaður ja tað var skilagott
tá at seta ljós í tunnilin til sumbiar oghennikold kemur eisini inn á kalsoyartunlan ella tunlan í kalsoyni og har koyri eg nógv sjálv og har økist ferðslan alsamt tí at har eru rættiliga nógv ferðafólk sum fara í kalsoynna tað sama er eisini við tunlinum norðufjall besta loysnin eru nýggju tunlarnir men meðan bíða verður eftir teimum sum má trygdin í núverandi tunnilinum vera í lagi vit hoyrdu í summar summi at tá ið tilburðinir henda so er trupult at finna trygdarútgerðina tað kann jú ikki vera rætt at tú ert í einari støðu so finnu íi trygdarútgerðina tað kann heltiski vera rætt at bilar koyra inn í tunnilin tá i okkurt áfatt inni í tunlinum og sjálvur so koma í neyð tí so kann jú mansirur óatselja trupulleikarnar gerast upp aftur størri so tí er tað rættiligani umráðandi at finna pengarnar til hettar soleiðis at bummar og ávaringar av ymiskum slagi verða settar upp takk fyri hara formaður takk fyri ger so væl hendrigoldtakkfyrhar formaður
ja eg eri púra samdur við beintetø og jakobsen
kom akurát um hasi tingini og og sjálvandi skav mann ikki spara upp á nønøkur fá ting sum tað draga seg um tá ið tað kemur til trygdina eg hugsað oftani um tá ðmann hevur bil sjálvur visti mann serliga tá i mann hevur hevur óvitar í so hevði eg onkuntíð í ein sovorðnra lítlan eldslíkjar í bilinum hjá mær tá ið børnini vóru men nú havi eg ikki ikki so nógv brúk fyri ti tá ið mann situr einsamallur har um tað kemur eldurrí sum fer mann bara til gongukila ella lata bara fara tað er tað er ikki nakað luksus leinari sum so men men í er so ymiskt sum fólk hava við av útgerð ja j eg haldi eg móti tjúgu tey fyrstu árini eg hevði bilið so hevi g grindakrók og grindaknovi við bilin keymær altíð líkamikið hvar í føroyum var so hevðiein grindakróg við men men men til dømis tað at at fólk sum sum hava børn hava ein ein ein ein bíligan eldsturkjari bilur kann gera undirverk visti mann kemur illa fyri tað pjeðar ikk at veain tunell tað kann vera aðrastana eisini tað kann gera undirverk so tað skal ikki so øgiliga nógv til fyri at bøta munandi um um um um trygdina also bøta munanda trygdina og har norðuri har manglar nøkur ting og tey tað eiga mans so at finna útav sum maðurin segði meðan bíðað verður takk fyri so er
gudda magnus rasmussen sum hevur orðið ger so væl
takk fyri harra formaður ja her er uppskotsum eini eykajáttan sum beint á løgið jakobsen tingkvinna hevur lagt fyri og tað snýr seg um at játta tríggjar milliónir tríggjar milliónir til eina kontu sum eitur vegir og havnir har tað frammanundan standa tvey hundrað og trýogtjúgu komma fimm milliónir og tingkvinnan hevur valt at koyra tað á hetta sum eitur eina eina løgujáttan tríggjar milliónir afturat

og tað hevur verið nevnt fleiri ferð at nú eru teir nýggju tunlarnir á gáttuni og tað verður bjóða út og tað verður byrjað men meðan bíðað verður so er støðan sum hon er sjálvur eri eg ikki serliga staðkendir har norðurmenn men tó havi eg koyrt nakrar ferðirnar og koyri eisini av og á so tað skal ikki vra nakrar ivi um at sigi fyri meg tá ið eg komi har at eg eg mær mær dámar faktiskt ikki væl at koyra har tá ið mann nú her í meginøkinum eg vanurmmart koyra í rúmligum tunlum við ljósi og øllum møguligum altso og so at koma har so at tað er upp á hægsta tíð at tunlarorðiní fjall fara at koma men so er tað meðan bíða verður eg havi hugsa eitt sindur í sjálva fíggjarlógina og har eru tvær kontoir sum koma undir rakstrarkonto sum eg líka havi hug at nevna har er ein konta sum eitur dagføring av brúm og tunlum har stóðu í tvey túsund og nítjan fimm komma fimm milliónir meðan vit hækkaðu tað upptil átta milliónir altso hendan kontíin er hækkað við frá fimm komma fimm til átta milliónir dagføring av brúm og tunlum har er ein onnur konta eisini sum eitur trygdartiltøk hon kann brúkast til trygdartiltøk størri ábøtur o umvælingar og lesimann so kanntað eisini brúkast til tunlar tann játtanin var tríggjar og vit hækkahan upp í sjey komma átta tað vil siga á rakstrarsíðuni hava vit økt játtanina til hetta sum hevur við trygd og dagføringar at gera vit hava tvífaldað

frá átta komma fimm til fimtan komma seks milliónir og tá ið so ein umbøn kemur nú um um eykajáttan í samband við at trygdin ikki r í ordan og at mann skal brúka pengar til trygdarútgerð sum bummarávígarljós uttan fyri tunnilsmunnarnar so so havi eg ein spurning altso hevur mann ikki raðfest hetta her altso ella hvussu ber tað til og tí verði eg meira í hesi fyrstu viðgerðini meira kanska eitt sindur spyrjandi g at vig at brúka tað í nevndarviðgerðini tí hetta málið kemur í fíggjarnevndina yvir fyri landsverk sum jú er serkunnleikin tí tað sum vit tosa um í dag tað er trygd

tað kann vera en veður tað kann vera ein tunnil so steingja vit og so viri eg siga koppi teg á og siga ja men altso tumlarnir eru ikki stongdir altso eg eri so trygdin í lagi nú eri eg meira spyrjandi inn til hetta her og tá vit so samstundis hava økt játtanina frá átta komma fimm til fimtan komma seks har eg í mínum hugaheimi kundi hugsað ja men pengarnir til hetta endamálið sum beint á løgu leggur fram fyri her á tingi at bøta um trygdina átti at verið tikið av hasum pengunum men tað vil siga tað at hevur mann so raðfest hesar pengarnar til til okkurt annað sum mann heldur hevur brúk fyri pengunum tað má mann ganga út frá og tí er mín spurningur tað er hett her við trygdini og vit eiga ikki at ganga upp á kompromi við trygdina men har mugu vit so spyrja landsverk hvussu tað ber til at mann hevur raðfest forskelgt annað og tað kann ikki vera soleiðisnar at trygdin er á góðari leið ella soleiðisnar trygdin skal vera í lagi tá ið tað verður nevnt hennikold er væl inni í í hesum her viðurskiftunum og hann hevur sjálvandi sitið sum landsstýrismaður og kennir til kanska prosessin í hesin her men tá ið ein sum nevnir til dømis eitt so banalt ting sum at skeltini er skitið so má eg siga at tað undrarn at mann ikki heldur skeltin rein og vist ta er okkurt annað at runa er úti í úti í vegjaranum sum kann ørkymla bilførarar og kanska verða til vanda so vil eg siga tað at í mínum hugheimi kemur tað undir ganska vanliga kanska vanligt viðlíkahald so tað tað má man siga tað tað undrar øh nú veri eg tosað um hesar tunlarnar við trygdini vit hava eisini aðrar trongartunlar hennikold nevndi nakrar øog tí kundi mann kanska tikið allar upp og sagt er trygdin í lagi og tað mugu vit so bara soleisnar sum vit hava hoyrt at tað er hon tá ið ter ikki er stongdir tí tað hevr verðir sagt er trygdi e ikki í lagi su er stongt men eitt sum er við tunlilnum norðurfjalli tað er tað at ferðslan er rættiliga stór vist mann skal taka tað barametrir við so ati hetta er eitt mál sum kemur í fíggjarnevndina sum eg eri spentur upp á at far at viðgera og at fáa svar upp á hesær her spurningarnar sum eg havi ført fram og eg havieisini noterað mær aðrar spurningar sum eru komnir fram higartil eg havi líka hug nú til seinasta at nevna hetta ervið fíggingin tað verðr ikki nevnt hvuss hetta skal fíggjast tað verður nevnt at avi faktikt einki nevnt eg kundi kanska hugsað mær kanska at beint á lovið hon sær út t av orði kanska kundi havt eitt hugskot hvar hvussu vit kundu fíggja hetta her tað hevði ikki verið verri hjá okkum kanska í fíggjarnevndini fingið lítla ábending um hvar tað er tí tað tað stendur ikki her men tað kann vera at mann hevur ein tanka um tað so samanumtikið so taka vit hetta her í álvara heta her við trygdini tað hetta her við minsta krav og at tað skal verið í ordan tí eg trygvi er ikki í lagi summarsjóondi nakað gerast tað sigur seg sjálvt men her eru nøkur ting sum undra meg og eisini hetta her at mann hevur økt játtanina munandi til dagføringarbrúm og tunnilin og til trygdartiltøk og at mann ikki hevur gjørt tað her esoer spurningurin hví tað og hvat hvat hevur mann brúkt hasar pengarnar til en stu vit lesa eit sindur nærri inni í fíggjarlógini so síjaso síggja vit at ein lítil partur av hesum er oyramerktur til okkurt ávíst men visti eg sigi tað kemur til eina millión av hesum her fimtan so so er tað ikki nógv meir en tað takk

koyrir rættiliga nógv ferðsla og mann má ongantíð fara á kompromi við við trygdini nú varð magnus rasmusen at tekniskur í røðuni hjá sær um ymisar kontur sum veru og har sum pengar eru men fólk sum brúkastunlarnar hvønn dag tey leggja ikki í hvørjar kontur mann brúkar til hetta her bara trygdin er í lagi og tí hugsi eg spyrja magnus rasmussen tá hetta málið nú fer at verða viðgjørt í fíggjarnevndini um hann sum fer at arbeiða fyri at fáa pengar soleiðis at trygdin verður betri í tunlinum norðansfjalli takk fyri hara formaður takk fyri ger so væl
magnus rasmussen takkfr hara formaður ja eg eg haldi eg byrjai við at siga at
tað eaeitt sindur spyrjandi yir fyri hesu her málinum nettupp tá ið tað r so nógvir pengar avsettur til trygdartiltøk og um at so fara eitt uppskot á tingi fyri at bøta um trygdina og tað er tí eg hugsi vit mugu fáa t vitað trygdin er hon í lagi og tað skulu vit tryggja okkum er hon ikki í lagi sum mugu gera nakað og áðrenn vit koma har til so so er tað hesi her spurningarnrsum eg fór fram sum vit mugu spyrja inn til hjá landsstýrismanninum og hjá landsverk landsverk sum er jú serkunnleikin á økinum so vit fara ikki at ganga upp á kompromi við trygdina men vit hava ymiskar spurningar sum vit vilja hava svaraðar í viðgerðini takk fyri takk fyri so er tað
beinti løgu jacobsen sum hevur orðið ger so væl ja takk fyri hara formaður
tað er undirvitaða sum hevur lagt uppskot um eykajáttan upp á tríggjar milliónir krónur fram opengarnir skulu brúkast til trygdarútgerð til tunlarnr norðumfjall tað verður skotið upp at lata eykajáttan á tríggjarmilliónir til trygdarútgerð til tunlarnar um fjall og aðrar tunlar har hendan trygdarútgerðin manglar tað var í julimánaða í ár at tað kom eldri í ein bil sum koyrdi gjøgnum omfjarðartunnilin og tá kom fram at tað manglaði ávísi trygdarútgerð uttan fyri tunnilin millum annað bummarog ávaringarljós sum kundi forða fyri at aðrir bilar fóru inn í tunnilin tá ið okkurt var áfatt tá var landsverk í miðlunum og segði at peningur er ikki tøkur til hesa her útgerðina og tí verður so skotið upp at lata eykajáttan av tríggjar milliónir til trygdarútgerð sum til dømis bummar og árviringarljós uttan fyri tunlilsmunnarnar í fyrsta lagi so verður skotið upp at henda útgerðin beinanvegin verður sett upp við tunlarnar norðurum fjall har sum tað eru rættiliga nógv ferðsla men slík útgerð eigur eisini at verða sett upp við aðrar tunlar sum ikki hava hesa her útgerðina her seytjanda juli tað komu fram í kringvarpinum ati nakað av trygdarútgerð eru inni í tunlinum sjálvandi skal tað vera tað men sum kom sum sagt eisini fram at tað manglar ymiskt uttanfyri sum kann forða ferðsluga í at fara inn í tunlarnar tá ið eitthvort er áfatt eisini kom fram tt eldsleikjarar eru í tunlilnum men tað er ringt at síggja teir og tað er rættiliga álvarsligt tí fólk kunnuikki fara at leita eftir trygdarútgerð tá ið ið eldur er í ella onnur óhapp henda ella vanlukkur tí tá er umráðandi at øll trygdarútgerð er til taks og hon er sjónlig stjóra landsverkið var tá ið fjølmiðlunumho segði at tað vóru eingir bummar og tað var eingin roykáing uttanfyri og at tað ikki er tað yvirhøvur í nøkrum av teimum smáu tunlunum sum eru í landinum og so segði hann eisini at skuldi slíkar skipanir gerast s so mátti tað vera ein politiskuppgáva eisini tí at tað kostaði rættiliga nógvar pengar og eg haldi at vit í løgtinginum vit mugu játta hesar pengarnar her tí tað má vera trygdarútgerð í øllum tunlunum bæði teimum norðurum fjall í sandvíkartunlinum í gásadalstunlinum í kunoyartunlinum í tunlinum í kalsoynni og so framvegis tí trygdin hon má vera í lagi harra formaður nýggjur tunlar norðururfjall tað er sjálvandi tann besta og rætta loysnin men vit hoyra nú at teir fara at taka nøkur ár afturat áðrenn teir tunlarnir koma og vit tað tey hava tíðina sum bíða vur eftir teimum nýggju tunlunum tá kunnu vit ikki bara siga hetta er tað og so mugu vit royna sum frægast tí trygdin í teimum gomlu tunlunum sum vera nógv brúktir hon má vera í lagi og hon má vera optimal eisini hóast hinir tunlarnir vónandi fara at koma skjótt øfyri tað fyrsta so havi vit øvi tey hoyrt í nógv ár at nú verður a nú fara nýggir tunlar at koma fyri tað næsta so mátrygdin verðar í lagi vit kunnu ikki liva við bara einari hampiligari ella miðaltrygd í eini fýra fimm ár inntil tann nýggi tunnilin kemur tí vanlikkur óhapp kunnu jú eisini henda meðan vit bíða eftir teimum nýggju tunlunum so tí vóni eg at samgongufólk fara at taka undir við hesum her uppskotinum um eykajáttan so trygdin í tunlinum norðurunfjall og í hinum smáu tunlunum at honum verður betri tí hetta er eit rættiligani álvarsligt mál og har koyra rættiligani nógvir bilar nú hevrur onkur røðari ført fram at har eru fleiri hundrað milliónir settar av á játtanum til íløgur og til trygd og landsvegir og annað tað kann gott vera men tað sæst bara ikki aftur í hesum her tunlinum her og tí haldi eg ikki at tað er ov nógv um løgtingið setir nú er uppskot hjá mær tríggjar milliónir um tann upphæddin verðr justera eitt sindur tað haldi eg ikki er ov nógv av okkum í løgtinginum at brúka tann peningin til hesa til trygdina so vit kunnu bøta um trygdina og gerandistaðin hjá fólki sum hvønn dag brúka hesar her tunlarnar tríggjar milliónir á fíggjarlógini tað eru ikki so øgiliga nógvir pengar og um tað kann gera mun og ikkiminst bjarga mannalívin so haldi eg tað er tað vert takk fyri harra formaður takk fyri
so er tað biljustinussen sum hevur orðiðger so væl ja takk fyri hara formaður
ongantíð kann siga at mann hevur brúkt ov nógvar pengar altso tilbúgving og trygd kann altíð blíva betri

tí er tað trupult at siga at vit ikki skuldu játta meir pengar til trygd og meir pengar til tilbúgving beintaløga hevur skotið upp at játta tríggjar milliónir til

trygdarútgerð til tunlararnor um fjall og aðrar tunlar har hendan manglar á eini játtan sum hevur tvey hundrað og trýogtjúgu ein hálva millión

eini stovn sum eitur landsverk sum umsitur hesa játtanina og sum hevur tað tann serkunnleika og serfrøði sum skal til fyri at siga nær ið tað er trygt og nær tað ikki er trygt og sum

at okkara vegakervi er trygt og tí haldi eg at tað kundi verið í hvussu so er áhugavert at hoyrt um um uppskotið hevur verið til hoyringar hjá landsverk um beint á løgu hevur fingið at vita frá landsverk at hetta er ein tørvur sum ata er tørvur á hesum trimum milliónuum og hvussu hesir pengarnir skulu brúkast tí at vit sum amatørar men so kann kalla sum vanligur brúkarar kunnu uttan iva halda at bæði hettar og hattar og hitt manglar men tá ið ástendur so er a ikki altíð tað sum sum eg sum ammatørurhaldi hevur størst týdning er tað sum burdi verið har og tí haldi at serliga tá ið mann viðgjørt sovorðnum viðurskifti um hetta so má tað vera tey sum hava skil fyri tilbúgving og trygd sum siga okkum hvat manglar av útgerð og hvussu nógva útgerð skal latast til tunlar norðum fjall og til aðrar tunlar hinvegin so hevur landsverk ígjøgnum nógv ár rópt varstgóð um okkara veganet generelt bæði tunlar og brýr og vegir og hevur sett tað upp í ymiskar í ymisk stig hvar ið onkur onkrar farleiðir eru verri fyri enn aðrar og hvar ið ábøtur skulu gerast skjótari enn aðrastaðni og tað er serfrøðin sum sigur tað har hava vit verið vánalig til at lurta og tá ið miðflokkurin sat í andstøðu seinasta skeið tá skuldu vit upp at vit skuldu halda okkum til tilmælini frá landsverk og játta teir pengar sum skuldu til fyri at dagføra okkara vegakervi út frá tí ætlan sum landsverk sjálvt hevði lagt og tað haldi eg vit eiga at hyggja eftir nú tá ið fíggjarlógin fer at verða gjørd og tá ið i løguætlan fyri fleiri ár framímtíðina verður gjørd so eiga vit at hava ta frammarlaga á borðinum

eitt sum eg haldi er áhugavert tað er tað at nøkur siga altíð ja ja altso politikarar teiri hugsa bara um at byggja nýtt og byggja sær sjálvum varar og nýggjar tunlar og nýggjar vegir og eitt og annað men tað sum eg haldi er áhugavert við at byggja tunlar og vegir og sovíðari tað er at tá blíva tær gomlu farleiðirnar burtur altso tá vit bygdu leirvíkstunnilin so bleiv tann gamli leirvíksvegrin burtur og vit fingu eina tryggja farleið tá vit nú byggja eysturoyartunnilin so verður tann farleiðin øll tann farleiðin sum er úr havnini og til norðurøki hon verður nógv minni slitin frameftir tað verður nógv minni ferðsla á tí vegnum og samanlagt er tað ein stórur bati fyri tí samlaðu trygdina at mann ger slíkar

kunnu vit eisini síggja fram til at tá ið tunlarnoruin í fjall verða verða bygdir at tá verður hendan avbjóðingin burtur men inntil tá so eiga vit sjálvandi at hava eina trygga farleið so tryggtað sum hon kann vera bara tað at tunlarnir eru smalir og treingir er kann í sær sjálvum vera ein vandi tað at bilar mugu lækkast fyri yvirhøvur at passa inn í tunnilin og at ja eg havi til dømis ein boyggja sum hevur koyrt ígjøgnum norðoyatunlarnar í í tunlarnorðum fjall í nógv ár og tað er hann koyri við enumsovoðum kassavogni og tað eru tíggju sentimetur upp til loftið hvør sínimena tá ið tað er smalst tað er jú ein v vandaleið í sær sjálvum men tað trygdina fær mann gjørt ólminiliga lítið við altso mann fær ikki víðka teir tunlarnar uttan at fara í holt við bæði at steingja og og og umbyggja og alt møguligt og tí er hetta eisini er hetta eisini ein spurningur um at at hava tol inntil ferð kemur á at byggja tunlarnum um fjall og tað kemur tað nú henda samgongan fer í gongd við at byggja tunlarnor um fjall og og gongusr tað væl so verður fyrsti spakin settur í longu í ár og vit síggja at tað gongur øgiliga skjótt tá ið tá ið tá ið mann mann fyrsti byrjaður vit kunn bara taka hvalbiartunnilin hann er hann er longu á gáttuni kunn taka eysturoyartunnilin hann hevr longu á gáttuni og

tí hava vit nakað at fegnast um men eg haldi tað er skilagott at mann skotið hettar upp og vit fara sjálvandi í fíggjarnevndini at spyrja landsverk um um tað sum eg havi nevnt her hvør er tørvurin og hvussu raðfestir landsverk fyri at halda hesa farleiðina trygga takk fyri harra
nígar fyrst er tað edvar jacobsen ger so væl takk fyri hara formaður ja eg sigi sum vilja
kristinusen tað er spennandi at fáa viðgjørt á slíkt mál í fíggjarnevndini sjávandi ikki ikki akkurát har men men mann kansn fylgja við á síðulinjuni hvat hvat ið landsverk metir um trygdarspurningin tí at teir følast óalmindiliga ótrikjið eftir hondini tann kensla man er tá mann koyrir ígjøgnum teir tað er tað er tað at har har otí fegnist eg almikið um at eg fari út til útbjóðing og at vit kunnu seta fyrsta spakan í at gera tunlarnan orum fjall og og tað atað er ordilga greitt nær mann møgulist etrafikkproppur í at tað kundu vit gjørt eitt sindur greiðari soleiðis at at tað er ikki lætt hjá øllum at farn eg tunlarnar viðhvørt og og kanska banginheitin um at mann noyddar bakkaætlarnir út og sovorðit so so tað er spenandat vit taka landsverk metar um hetta her og og hvat kostnaðurin er tí tað tað dugir mann ikkiordiga hava følingar av men men nýggir tunlar heilt fantastiskt og trygdin má verði í hásæt takk fyri harra formaðurbilljustinusen

altso eg haldi at stjórin í landsverk var frammi fyri einum tíð síðani og segði tað at landsverk gongur ongantíð upp á konpromi við trygdina og hann kundi garantera fyri at trygdin var sum hon skuldi vera í tunlunum norðum fjall eftir teimum ásetangum krøvum sum verða sett og er tað broytt so mugu vit fáa tað at vita frá landsverk soleiðis at um neyðugt at mann mann kann oyguramerkja teir pengar sum skulu til til tað tí tað er eingin sum er áhugaður í at at mann gongur upp á kompromið við trygdina ja og so er tað aksel v johannesen ger su væl
ja takk fyri harra formaður er rættiliga samdur við biljus sinussen
og tað at fegnast um at nú kemur skjótt gongd á tunlarnu norður fjall htað eru tveir tunlar og eg gangi út frá tylat fer at taka sirka trý fýra ár at til mann fer í gongd til ta liðugt so tekur mann kvaldbiartunnilin sum su ver ein tunnil har tað áleið tvey ár frá tið mambyrjari til t mann koyrir ígjøgnum hevui heru tveir tunlar sum næstan líka langi hvør sær ha so trý fýra ár taðkan en rokna við og tað er ein ávís tíð at bíða so er tað nakað man kann gera við trygdini bæði tunlarnir og fjall kanska eisini øðrum av gomlum tunlum sum t hava í føroyum so eiga vit at flutt at gera tað g ikki minst vsutú ikki kosta sonógvar pengar men tað fáa vit athoyra tá ið landsverk kemur inn hvussu nógv tað kostar at bøta trygdin í venditunnilumbilljustinesen ja tað er
har tað er púra rætt
eg undraði meg eisini eitt sindur yvir at at stjórin landsverk var so avgjørdur um at tað er trygt at koyra tí tað er ikki ikki kenslan sum øll hava í hvussu verð tá ið teiyr koyra ígjøgnum hesar tunlarnar men hinvegin teir hava staðið har síðani síðstu trýssunum og tað er má má siga at tað eru etil allar hvussu lukku eru tað ikki tær stóru ólukkurnar sum eru hendar alt hetta her langa tíðarskeiðið tað sum er tað sum er tað týdningarmesta altso í í øllum trygdarspurningunum tað er tað er fyrst og fremst tað at fólk handla skilagott og tað sóu vit eisini henda dagin tá ið eldur kom í ein bil altso tey fólkini sum vóru har tey handlaðu so skilagott sum sum man bara kann gera og gjørdu tað at vandin ongantíð bleiv so stórur sum mann annars kundi blivið og og tað má monn so eisini altíð hava í huga at tað eru tað eru menniskjur sum eru sum tað snýr seg um og tá ið menn isjar handla skilagott so er tað við til at bøta munandi um tær avbjóðingarnar sum eru og serliga tá ið mann veit at tunlarnir eru sum teir eru so haldi at fólkið fólki sum býr eystan múla hevur gjørt sær øgiliga greitt hvussu mann eigur at handla um so er at okkurt onkur ólukka skuldi hent takk fyri ja so fær
gjørt frá takk fyri ja vit viðgera eitt uppskrift
skot frá beint í løgu ein eykajáttan pá tríggjar milliónir til trygdar útgerð til tunlarnar norðurum fjall og í øðrum tunlum har sum trygdarútgerð manglar eg havi sagt tað fyrr eg t fari at siga tað aftur at tað er eingin ivi um at tann vandamiklasta farleiðin vit eiga í landinum tað eru tunlarnir norðurum fjall og tí mugu nýggi tunlar gerast sum skjótast eg vóni at hendan samgongan raðfestir tunlarnir norðurumfjall og og tað veit at tað eru sterkar kreftir í samgonguni sum ynskja tað men eg vóni samtíðis ikki at mann fer at velja at gera so nógvar samferðsluverkætlanir samtíðis at allar taka óneyðuga langa tíð hesin hesir tunlarnir mugu gerast skjótt og teir mugu blíva lidnir sum skjótast eg kundi hugsað mær við formansins loyvi at lisa nøkur brot úr samferðsluætlanini hjá landsverki ger so væl tað er
eitt brot í tí fyrru samferðsluætlanini sum bleiv útgivin eg haldi tað var í fjør frá síðan hundrað og níggjuoghálvfjerðsum fram sum snýr seg um tunlar og og eg má ávara um at hetta er ikki so hugnaligur lestnaður tíverri og tíverri var hetta galdandi eisini tá ið eg sat í samgongu og í í fíggjarnevndini so eg kann ikki skáka mær undan hesari ábyrgdini eg vil tó í í albesctenhet til tuska mær høvuðsærina fyri at játtanin til tunlar og brýr varð hækkað við tveimum og eina hálvari millión frá átjan til nítjan g legði út við at leggja fimm milliónir omaná men men eg endaði niðri at fara o eina hálvara tí at tað skuldi sjálvandi klípast av til hettar og hattar aðrar verkætlanir eg síggi so at hetta landsstýrið hevur hildið á við leisnum og lagt tvær millitvær ein hálvar milliónir afturat til fíggjarlógina í ár og tað haldi eg er avgjørt neyðugt og faktiskt hevði eg ynskt mær at handan upphæddin var hægri nú komi eg ftil hesir brotini sum egv fingið loyvi at at lesa úr

vit hava í føroyum nítjan tunlar landsverk siður og tatta eru fullstendiliga andsókn við tað sum landsverk frøðinguri annarshevurverið úti og sagt at játtanin røkkur tó ikki til høvuðsumvælingar av tunlunum ella nú skal eg passa upp á hvat eg sigi men men men trygdin

hom har mugu pengar til vissu vit skulu varðveita eitt nøktandi trygdarstøði her stendur at játtanin røkkur tó ikki til høvuðsumvælingar av tunlinum í verandi løtu verður játtanin til brúgvar og tunlar í høvuðsheiti nýtt til fjallatrygging og skróting í tunlum landsverk metir at væntandi viðlíkahald við vissu fer at føra til at ymsar trygdarskipanir innan stutta tíð ikki fara at virka longur víðari verður sagt mælt verður til at játtan verður latin til umvæling av tunnlum á tíggju milliónum árliga tilkomið er undir land tá tekur tað fimtan ár at koma runt allar tveyogtretivu komma seks kilometrarnar av tunlum sum vit eiga so hevur mann gjørt nakrar støðug metingar eg haldi at mnn hevur gjørt eina heildar meting í tvey túsund og sjey og longu tá segði mann at tað vóru nøkur ting sum mugu gerast beinanvegin fyri at tunlarnir skulu liva upp til krøvina tað verðr ikki sagt at trygdin er í vanda tað tað tað skal sigast men ein øgiliga stórur partur nú trettan ár seinni eru ikki gjørdur so stendur eitt sindur um tilbúgving í tunlinum og sjálvandi at byggja og innrætta nýggjar tunlar rætt ella dagføra verandi til tunlar við neyðugari trygdarútgerð tað stendur sum eitt av trimum punktum at gera tilbúgvingar ætlanir sjálvandi og so stendur sum tað triðja at upplýsa og kunna tey fðferðandi tað haldi er nokk so áhugavert tí her stendur at kanningar av tunnilsvanlukkum hava víst at rættur atburðir er eitt tað mest umráðandi í í sambandi við trygdina og tað er millum annað tí at landsverk hevur gjørt gjørt faldarar og stuttfilmar sum vit flest øll hava sæð í sjónvarpinum so stendu o kum tøkni og streym og nú segði undanfarni røðari at tað fór a blíva bíligari tí vit sleppa av við nakrar gamlar farleiðir men her sigur landsverk víðari at royndir í noregi vísa at kostnaðurin av at reka og viðlíkahalda tunlar og tilhoyrandi útgerð áhaldandi veksur so hvørt sum krøvini til trygd og útbúnað vaksa tað er ein trupulleiki at vit eru øgiliga gramm at gera nýtt og vit eru tilsvarandi minni áhuga í at gera neyðugu ííløgurnar í viðlíkahald tað kemur bæði til vegir og tunlar og tað saman við bygningum sum landið eigur eg hugsi um at mann snakkar um at gera ein tunnil til suðuroyar tað merkir at mann skal koyra til havnar í hvussu er tretivu kilometrar í tunlum undir jørð hvønn vegin og visti tað er ein persónur sum ætlar sær at arbeiða á meginesinum her í havn so betíði tað at hann skal koyra einir trýss fimmogtrýss kilometrar í tunlum hvønn einasta dag og eg hoyri um fólk sumikki tora at koyra um fámjinskar tað skilji eg væl tá ið tað er nógvir vindur men eg ímyndi mær eisini at fólk fara at vera bangin fyri at koyra í so langum tunlum og vissu vit ikki tryggja at trygdin er í lagi so er tann støðan so mikið verri eg hevði ynskt mær at vit høvdu ein læaðra skipan sum í tøkt við at vit bygdu hvønn einasta bygning og gjørdi hvørji einastu farleið forpliktaðu okkum til at seta av til viðlíkahald tilsvarandi tað er stórskomm at tað eru bygdir almenni bygningar í fýrsunum sum nú eru niðurtiknir vegna manglandi viðlíkahald

her verður sagt at fer niðurlagingin av tunnilsútgerðini at halda fram um árliga játtanin ikki samsvarar við neyðugu íløgurnar til rakstur og viðlíkahald fer niður lagingin av tunnilsútgerðini at halda fram vánaliga stovan í kollfjarðartunlunum er ikki ein dømi men galdandi fyri allar tunlar kolfjarðartunnilin er ein av teimum tunlunum har sum tað er visnokk har sum tað er mest ferðsla og og sum eg skilji so er útgerðin har ikki í í serliga høgari standard eitt annað dømi verður nevnt her á síðu hundrað og trýogfýrs eitt dømi um álvarsomu støðuna í tunlinunum er battarískipanin í tunlinum ið skal tryggja at trygdarskipanin koyrir eina tíð upp á neyðstreym skipanin hevur vanliga verið royndarkoyrd eina ferð um árið har streymurin til battaríini verður tað verður ikki gjørt longur tí vissa er ikki fyri at battarískipanin fæst at koyra aftur hetta kemst av at livitíðin á battarískipanum er um at vera av í øllum tunlinum eg haldi hatta er øgiliga álvarsamt at mann ger ikki neyðugar trygdarkanningar í tunlinum sum skulu tryggja at neyðstroymurin ella at trygdarútgerðin koyrir uttan streym tí mann er bangin fyri at ikki kemur í gongd eg haldi at hetta er avgjørt ein uppgáva fyri okkum í fíggjarnevndini at fáa at varpað ljós á í sambandi við hetta her uppskotið og so sigur mann tað sama um um ljósini at tað er sera torført at vit líkahalda eitt nú ljósini í kollfjarðartunlinum tí eikalutirnir eru gamlir og verða ikki framleiddir longur higartil er hetta loysn við at taka burtur av ljósútgerðini sum er sløkt í gásadalstunlinum men hetta er ikki ein haldbar langtíðar loysn hetta er støðan í tí landinum sum ætlar sær at gera heimsins longsta undirsjóvartunnil mann hevur ikki ráð til at hava at at gera trygdar kanningar á streymiskipanunum í tunlinum hjá okkum eg haldi at vit kunnu ikki fara undir so stór prosjekt uttan hava so grundleggjandi ting í ordan takk fyri ja so fær hennrikold eina viðmerking ger suvælja harra formaður nú
ruttvang tað at fólk sjálv fylgjir eru skeptisk við at koyra undir undirsjóvartunlin tað er kanska nakað um tað mann mann hoyrdi eisini um at sum oku vóru yvika saman við hósatunnilnir komu tey ætlaði at forseta at koyra um hóvsegg tí tay hildi hann var for langur eg haldi altso mann venni iki í altíð her í verðini men tað er ein fantastisk kensla ein stormsinding storm dag koma eftir hóvsvegnum og so koma akkurát inn um sunnarakjaftina hóvstunnilin at bara koma inn í friðin og ongan kava eingi stormur øðr eingi kavi í suðuroypni men men stormur og regn altso hvussu fantastisk kenslur heta her eg koyri einaferð um ári eftir gamla hósuni bara fyri at minnast afturá hendan vælsignaða lættan at koma ímóti ikki einum menniskju uttan onkur lembingin hyggu hyggur eftir seyði so fólk hava vant seg við hetta her o eg trúgvi eisini tey fara at venja seg við eisini eisini undirsjóvartunlar tí tað er ein fantastisk kensla at koma innundir hetta her serliga vedrardagi fantastiskt kensla
kússvang sera væl og og serliga vist tú hevur eina dagliga
var leið har sum tað er nógvir vindur og og har sum veðurviðurskiftini hava hava nógva ávirkan hvussu tað er at koyrast so skilji eg sera væl at mann velur ella at at einum dámar at koyra í tunli og sjálvandi skulu vit hava tunlar har tað er neyðugt takk fyri so er tað edvard jacobsen
eg meði tátt upp á tær við sum rutt vann
og eisini kemur inn á at tað er við trygdini og handan frágreiðingin sum sum fer so so langt har og og tosar um hvussu stutt vit eru komin og mann so mann kanska hugsar um hvussu langt er vit komin frá tvey hundrað og sjey til dagin í dag í forhold til teir nógvu tunlarnir sum eru í landinum tað kann vera tað kann vera eitt sindur ræðandi tanki og tá mann so hugsar um trygd hvussu grýpir mann tað so ann tí at tað er akkurát sum eitt bóltur sum bara fer frammanfyri og mann sigur eg føli kensluna av at hava álit tá ið eg fari inn í ein tunnil men men men tá mann so lesur ein sovorðnandi berætning so so kann mann hugsa um hvussu nógv er gjørt og hví verða sagt um handan máta visti ikki eg eð eg soleiðis at tað er vandamikið viðst trygdini viðgera rill og tað kostar pengar trygd so tað er eisini vert hyggjubba fram eftir hvussu hvussu kemur runt í sum tunlinum altso bæði teir allir

vatt og eisini etta her við trygt eitt er hvussu tú upplivir tað í tunlinum norðum fjall og eisini í gamla tunlinum har til hvalbiar og til sandvíkar har uppliva vit tað so týðiligt tí at tað er ein ein gamal smalirtunnil har sum tað er langt ímillum halduplássini meðan í øðrum tunlum kann tað kennast púra trygt men ikki fyri fyrr enn tú kemur í eina støðu sum veruliga avdúkar trygdarstøðuna veitst tú hvussu støðan er takk fyri jatak so er tað beinta løgið sum fær orðið

oghvussu fantastisk kenslan er tá mann kemur inn í hovstunnilin so kann eg siga at norðanfyri har tosa tey um hvussu fantastisk kenslan er tá mann komin út úr tunlinum tí teir eru so vánaligum standi soleiðis eru vit tso ymiskt men eg skal siga hostunilin han hevi eftirætti at arat koyri gjøgnum tað er ikki tað og tað unni eg teimum væl nú er tað nógv her sum hava spurt um trygdina í tunlilnum orð um fjall eg eri ikki serkøn á økinum so men eg havi so ikki sagt at trygdin er í vanda og eg mábeha álit á at landsverk ger sítt arbeiði og at har er trygt at koyra men tað einasta sum eg kann staðfesta tað er at trygdin hon er ikki nóg góð tá bilar kunnu koyra inn í ein tunnil sum er fyltur við royki tá haldi g ikki tygdin er nóg góð og tí haldi eg at vit skulu unnanfóknum sum brúka hendan tunnilin hvønn dag at vit bøta munandi um trygdina inntil ein nýggjur tunnil gjørdur nógvava eisini spurt um hvar pengarnir skulu koma frá eg sigi her talan um tríggjar milliónir í einari eykajáttan og tríggjar milliónir eru ein rættiliga lítil upphædd einari samlaðari fíggjarlóg men um eg skal svara hvar skulu pengarnir koma frá at bøta um trygdina á tunlilnum norðunfjall so er eitt uppskot at taka pengarnir av teimum tretivu milliónunum sum føroyski skattgjaldarin rindar fyri at útlendsk ferðafólk skulu fáa ein fáa eina ókeypis koronakanning tað haldi eg ikki er órímiligt at fólk norðanfyri fáa pengar so trygdin hjá teimum er í lagi meðan útlendsk ferðafólk koma hendan vegin og einki skulu rinda fyri sínari kanningar so tey kunnu njóta frítíðina her men eg vóni sum sagt at hetta fær eina positiva viðgerð bæði samgongufólk og anandstøðufólk hava verið positiv og hava koyrt havt onkur ivamál nú fer tað so í fíggjarnevndina og har vóni eg so tað fær eina positiva viðgerð so vit kunnu bøta munandi um trygdina í tunlinum norðunsfjalli takk fyri hara formaður fær jørguniclasen

harra formaður vit politikarar hugsa ofta minni um viðlíkahald enn vit hugsa um nýgerð tað er nógv stuttligari at gera nýggjan tunnil heldur enn bara viðlíkahalda og tað hevur so verið politiskt leingi øhhetta her uppskotið kemur við trimum milliónum til ein ávísan tunnil og tað haldi eg er skeivt gsi eg haldi ikki also eg veit gott at vit politikarar halda okkum vera serfrøðingar í øllum tatað soleiðis eru vit bara politikarar men vit hava ein vegamyndugleika har ið løgtingið setir pengar av til dagføring av tunnilum og brún og at tann vegamyndugleikin so við teirri játtan við síni serfrøði fer inn og sigur hvar ið ábøtir treingja mest til tað haldi eg er rætti mátin at gera tað

til tað plagdu at standa tríggjar milliónir krónur um árið tað er nógv for lítið ruttvang nevndi at at undanfarna landsstýrið up á falrepin tavilsia í endan á valskeiðinum hækkaði tað upp á fimm og eina hálva millión vit hava síðan hækkað tað upp á átta milliónir tavil siga at tað eru er næstan trýfalding av játtanini bara upp á tvey ár og tað er tann játtanin sum eigur at gera dagføringarnar og eg mæli til at tað er saðkunnleikin sum metir hvar tørvurin er størstur tí haldi eg tað er skeivt við hesum uppskotinum at signalera at eitt strekki í hesum førinum ein tunnil er farligari enn alt annað altso tað er er tað eru jú fleiri tunlar sum treingja til dagføring tað eru fleiri vegastrekkir sum aftra seg við il til dals haldi eg verður nevnt øgiliga oftani men tá tað kemur til trygdartiltøk so haldi eg ikki at løgtingið skal siga at at hatta har hevur meira tørv enn hatta tí her haldi eg sakkunnleikin eigur at taka støðug og gera tað sum skal til rutvang var inni á hesum her við har hon las burturúr og hon nevndi so eitt dømi og tað var ljósini í í kolfjórðatunlinum og og eg minnist at eg hevði taðher í tinginum altso eg helt at tað sá forferdiligt út altso mann hevði trupulleikar av ljósunum í í kolvfjórðartunlinum og tað hevði hevðin mortenssen sum sum landsstýrismann og og eg sá hann fyri mær tá ið eg ása hattar har at at heðin mortensen sum landsstýrismaður hann drønaði vestur í vágar inn í gásadalstunnilin at stjala perur úr loftinum fyri síðan at fara í í at skrúva tær uppí har og og tað eg sá nú koyri manina túru har av og á at heðin morsen hevur verið g oftani tí har minkaði bara við ljósum í í í í gásadalstunnim eg haldi tað endaði við vit endaðunm í á níggju ella tíggju ljósum og men hartil skal so sigast at meðan undanfarna undanfarni samdferðslumálaráðriði mortensen koyrdi vsturí gásadalstunnilin at stjala perur at hanga í kabbakstunnilin so er í ár undir hesum landsstýrismanninum nýggj ljós sett upp so tað er líkt sindur munur á men tað sum eg stríðist við nú tað er at eg havi forlanga vita frá landsverk har so perurnar eru sum teir varða tikin niður aftur tí eg vil hava tær bestur aftur í gásadalstunnilin aðtað tað hevði hvussu verið tað minsta og teir hava lovað mær at fara at leita eftir tað men sum sagt tað er ein dagføring sum var var neyðuggt og og tann dagføringin eg so gjørd tí tunlinum

at seta spurnartekin við trygdina haldi eg er vági onkur sigur at mann kann snakka eina kreppu í gongd og eg havi verið eitt sindur bertsøðin tá ið koronakreppan rakti okkum og eg vð skeldaður út av øllum at at mann skal ikki snakka vandar í gongd og og tá ið mann so hoyrir hetta orðaskifti at fólk siga at at tað er ikki trygt tá haldi eg vit eiga at vera varin tí vit havain myndugleika sum eg landsverk sum eisini er vegamyndugleiki og eg havi tað álit á teimum at er vegastrekki ella tunnil í føroyum ikki trygt so verður tað stongt og og tað mugu ikki seta spurnartekin við altso tann dagin g má siga hetta er ótrygt so má steingjast til dømis um veturin veit eg at at koyri mann til tilgjáar tá ring líkindur eru jamen so verður vegurin um eiðiskaðar stongdir tavilsia mann sleppur bara um funning og taðvil siga har handlar mann at tað er eisini nakað við við við haldið at gera men tunlarnr norðurumfjall eru teir ikki tryggir so verða teir stongdir og tað vil so siga at tá teir eru opnir so er tað trygt so so eg eg vil halda diskussiónini har men at mann kundi hugsað sær at gjørt ábøtur í teimum tunlunum tunlunum í kalsoynni nú nevndi í gásadalstunnilin hvalbiartunnilin sandvíkartunnilin ja dalsvegin ja tjørnuvíkarvegin ja men vit hava undanfarna samgongu og hendan hækkað játtanina munandi næstan trý faldar tá tað kemur til tunlar abrýr og vit eiga at lata sakkunnleikan um at gera har sum tey meta at størst átrokan er at fara at gera ta stóru dagføringina norðrum fjallið nú haldi eg ikki er rætt neyðugar ábøtur ja tað er tí vit hava sett okkum fyri at vit skulu hava nýggjar tunlar undan góðkenningin hevur verið og er liðug so nú verður útbjóðingin til teir nýggju tunlarnar gjørd og mann sigur at tað er helst eina tríggjar mánaðir í felagini skulu hava til at gera allar útrokningar koma inn við tilboðum og tað sum so vit ætla tað er at skilja vegagerðina frá sjálvum tunnilsarbeiðinum tað er nógvur fyrimunur við tí ein er at tá ið tað tá ið størri sannlíkindi fyri eisini at lokalar kreftir eisini at minni fyritøkur kunnu bjóða seg fram tað vil siga tað er størri kapping og harvið vónandi betri prísur og í øðrum lagi at arbeiði kann byrja fyrr soleiðisin at vit longu í heyst kunnu seta ja nú setir man ikki spakar til hakar nú er tað bara gravmaskinur mann setir í svørðið hsoleiðis ar mann longu í í seinni í heyst kann byrja við vegagerðini og at tá ið so tilboðini eru komin inn kanska út mótir ársskiftunum at løgtingið tá fær broytt verklagslógina soleiðis at vit tíðliga komandi ár kunnu byrja at spreingja og gera nýggjar tunlar norðurfjall og tá ið vit hava sagt hetta er tað vit sagsa uppá tít nýggjar tunlar skulu vit hava so skulu vit haldi eg ikki fara at gera tað stóra viðlíkahaldið men alt neyðugt sjálvandi eg haldi ikki at at hetta uppskotið er gjørt upp á rætta mátan altso hetta her við at at siga at eitt at ein tunnil í føroyum er nakað annað enn hinir eg haldi tað lat hava saðkunnuleikan um men sum landstýrismaður á økinum so hevi tað verið kærkomið at mann hækkaði villíkahaldið enn meir sum sagt tað er næstan trý fald upp á tvey ár men átta milliónir krónur er statvekk ikki so øtí vil eg siga at at hetta her er ikki rættu hátturina at gera ynski løgtingið at játta meira til til trygdartiltøk og til dagføroyingar av tunnlum og brúm so eigir mann at játta tað har og lata saðkunnleikan avgera hvar ið ið tað hevur hvar tað er mest átrokandi at gera takk fyri formaður ja so fær billjustinusen eina viðmerk
ger so væl takk fyri formau
ja landstýrismaðurin tosaði um tunlarnir um fjall og serliga ta nýggju verkætlanina sum sum er á gáttuni og eg fari at spyrja landsstýrismannin um hann kann siga nakað um hvussu nógvar pengar hann væntar at vit semjast um at seta á fíggjarlógina fyri komandi ár um hann er komin nakað nærri tí talinum og hvat hvat tørvurin verður fyri at koma tá tá ið nú gongd kemur á
nú nú vit vil eg
vit skita jú arbeiðirvi eina løguætlan har ið mann skal fáa pláss fyri øllum tí sum næstan á øll ynskja yvir tíggju ár s so eg haldi ikki fara at koma við tølum men men tað sum er okkara greiðarmál tað er attá ið vit byrja tað arbeiði so skal tað koyra kontinueruligt alt árið og tað vil so siga so má játtanin vera soleiðisnar at arbeiðið koyrir alla tíðina tí tað at steðgarin arbeiði fyri síðan at taka tað upp aftur tað kostar pengar so tað eru upphæddir sum nokk kjálkað í at hava trý siffur tá ið visuarbeiðið skal koyra við við fullari ferð alt árið ja so er
hetta orðaskifti enda tað er ikki fleiri sum havat biðja um orðið málið verður beint í fíggjarnevndina vit fara so til næsta mál á skránni og tað er fyrsta viðgerð av tingmálitingmál nummar sjey uppskot til samtyktar um at stytta arbeiðsvikuna hetta málið skal beinast í rættarnevndina og vit skulu biðja um framsøgufólk fyri fólkaflokkin er tað christian andreasen fyri javnaðarflokkin gjóni nols joensen sambandsflokkin erhard joensen fyri tjóðveldið beinta løgu jacobsen fyri miðflokkin steffan klein poulsen og fyri framsókn ruttvang so fær kristian andreasen orðið fyrst ger so væl
takkfyrhara formaður euppskot til samtyktar um at stytta arbeiðsvikuna sum javnaðarflokkurin hevur lagt fram eg trigvi ikki at javnaðarflokkrin hevði lagt tað fram um flokkurin í dag sæt í samgongu flokkurin gjørdi jú heldu ikki nakað við tað tey árinni hann hevði loyst tan samgonguni í seinastu árini frá tvey túsn og fimtan sthanda íg fjøru tí fíggjarliga avleiðingarnir av uppskotunum høvdu verið sera ógvusligar umtá tað gjøgnumført sum tað fyri liggur tann almenni lønarmassin eru tvær komma fimm milliardir so uppskotiðheði kanska at kostað landskassanum eina tvey hundraðmiliónir vit statta vist mann so tekur allan tann føroyska arbeiðsmarknaðin við eisini so hevði uppskotið kanska t kostað eina eykaútreiðslu í lønum upp á eina hálva milliard sum eg kundi gott stongt mær beinanvegin at spurti javnaðaflokkin hvussu hann ætlsar at finansera hettahr ella fíggja hetta her tað verður sagt í uppskotinum at tað kostar tað sama sum ein lønarhækkingup á tvey komma fimm prosent um árið tað skal eg gerast yvr stigum siga tey og tað vildi so betýða kanska eina eykaútreiðslu fyri landskassan upp á einari tveyogtrýss fimmogtrýss milliónir um ári og tá man hugsar um hvussu fíggjarstólan sær út í dag so haldi eg at tað er nokk so vá at koma við einum uppskoti sum fer at durka um útreiðslurnar hjá landskassanum við við so stóra upphædd tá vit hava ein nú standa við torførdum tíðum og vit hava koronu og vit hava minkandi útflutning og minkandi inntøkun hjá landskassanum so íð hvussu er vistutað var í gjøgnumført so kemu tað gott ð hvussu at ganga út yvir nakað annað

í danmark er ein eingin lóg galdandi fyri hvussu nógvar tímar á ein arbeiðsviku er arbeiðsvikan í danmark verður sagt at vera sjeyogretu tímar um vikuna tað varð sagt í upskotinum men har skal eg minna á at talan tá er um effektiva arbeiðstíð í føroyum hava vit fjøruti tímar frár arbeiðsviku men í flestu førum í dag altso í tí praktiska lívinum so telja matasteðkið við arbeiðsvikuna og sum eg eri í tíðina eisini og siga vit at matatakkin er ein hálvan tíma um um dagin so so er efektiva arbeiðstíðun í føroyum kanska ikki meiraein hálvan tíma meir ingvaranær í danmark sjey í føroyum hava vit havt hetta her regulerað við løgtingslóg síðani eg veit ikki nær altso kanska síðan heimasíðsap hun koma eg veit ikki akkurát men í fýraogtrýss tá bleiv so vikan sett niður úr áttaogfjøruti tímum liður í fýraogfjøruti tímar og síðani er arbeiðsvikan regulerað við lógum nakrar ferðir tað el síðstu ferðtít tá arbeiðsvikan formelt bleiv ásett við lóg til fjøruti tímar um vikuna og síðani tá eru ongar broytingar gjørdar eg havihugt eftir hvusu tð eru í íslandi teir hav heldur ikki nakað lóg sum sigur akkurá huss nógv arbeiðsvikan skal vera men teir hava eina lóg sum sigur at mann í mesta lagi má arbeiða áttaogfjruti tímar um vikuna og so hevumann eisini reglur um um hvílutíð hvar mann sigur at í mesta lagi kunnu fólk arbeiða ella tey skuldu hvussu hava ellivu tímar frítí ella hvíld hvørt tøgni í noregi hevur mann eisini tilfarandi reglur mann hevur e eina markstíð um vikuna uppá fjøruti tímar yvir sjey dagar í føroyum hava vit havt ta støðu hvussu áðrenn koronakreppan kom ati vit hava havt mangla arbeiðskraft og arbeiðsmarknaður hevur verið sperdur og vit hava innflutt hópin av útlendskari arbeiðsmegi og undir slíkum umstøðumi haldi eg at tað er øgiliga vági at koma vieinu uppskoti um at niðurseta arbeiðstíðina tí tað vil mínari verð bara viðfør enn fleiri trupulleikará arbeiðsmarknaðinum tá mann manglar arbeiðsmegi so eri g ikki rættur vegurin at farin at seta arbeiðstíðna niður tí so verður manglir m arbeiðskrápur upp efti

so tað ber til í dag at teymfyr k sera lønarhækking at koma við einum uppskoti um at minka um arbeiðstíðina og tað veit tað eru ikki púra ókent í føroyum at ávísur fakbólkkar hava eina arbeiðsviku sum eru undir í fjøruti tímar og tað er eisini rætt at sum tað verður sagt at ein styttri arbeiðsvika tað vil bøta um tíðina saman við familju og børnum og tað er sjálv fylgilitt nakaðsum øll kunu taka undir við men eg veit ikki ordiligani um hetta ordiligan verið loyst bara við at stytta um vit eiga at hava og hava eisini haldi eg fleksiblar skipanir soliði tað er møguligt ati arbeiða kanska flekst tíð eisini kanska at arbeiða n niðursetatíð soðsanar arbeiðstíðan verið tilpassa tann indiltatørvin sum greinstakur hevur í samráða ogtað eru eisini aðrar reglur sum mugu takast við í hesum her tað er reglur um hvílutíð og aðrar arbeiðsmarknaðurar reglur og eisini frítíðin longdina frítíðini so alt er ein samlaður pakki vil eg siga og tí haldi etað er skeivt av javnaðarflokkinum her bara at fokusera upp á sjálva arbeiðstíðina altso hvussu langa arbeiðsvikan skal

men allíkavæl eg eri itt indur bangin fyri at avtaka reglurnar altso løgtingslógina um arbeiðsvikuna tí hon er kanska við til at seta nøkur nakrar karmar og tað útgansstøði sum skal hadast til tá mann hevur viðhat her at

sum sjálvfylgiligt krevur eina nærliga viðgerð og málið verður beint í rættarnevndina og vit fara í hvussu her í rættarnevndini at geva málinum eina positiva viðgerð so takfyr hra formaður
ruttvang fyrst ger so væl takk fyri ja áhugaverd viðgerð hjá krist
krisani andreasen eg kundi hugsað mær at spurt khristian andreasen vit hava í dag nøkur størv serliga er tað kvinnur í umsorganarstørvum har sum tað ikki ber til at bjóða fólki full størv tí at tað ikki hongur saman við einum vaktarskemari hvat heldur khristian andreasen um ta støðuna og er tað rímiligt at bjóða fólki størv sum ikki kunnu vera fulla tíð takk fyrihristian andreasen
øhtakkfyr haraformaður nei altso eg er ikki at eger
í prinsippini ikki er ikki rætt at gera tað sum sum bleiv sagt her og tí haldi eg at vit eiga at hava fleksiplar skipanir soleiðin at mann kann enn tilpassa arbeiðsvikuna í mun til tann tørv sum kanska sum báðir partar hava bæði ikki minst eisini arbeiðsgevarin s at mann eigur at kunna gera serskipanir á slíkum økjum so tað eigur ikkiat vera altsohett her við at hava eina løgtingslóg sum sigur fjøruti tímar tað er feri so langt sðani farin burturfrá tí ta tað verða gjørdar aðrar avtalur millum eiðmillum partana ar arbeiðsmarknaðing so hat har sum ruvang nevnir harra formaður haldi eg mann eiga atkunna loysa við avtalu so er tað brandur sandoy
ja takk fyri harra formaður teim
menningin nær mann leggur mál fyri til politiska viðgerð er er nokk so avgerandi visti mann vil hava undirtøku fyri fyri sínum sínumuppskotum í gjár nei fyrradagintá diskuteraðu vit eitt uppskot frá tjóðveldi um at yvirtaka løgregluna og tað skuldu kosta hunrað og tjúgu milliónir árliga øh nú diskuterað vitað eitt mál sum vit skuldu stytta á arbeiðsvikuna tríggjar tímar og tað runtrokna fer tat kostaðirn sjey átt hundrað milliónir árliga nú eru vit uppi ímóti einari milliard árliga sum upp á tveir dagar sum viti diskutera eitt ella annað stað sæð í ljósunum av teiri tíðini vit ganga í møti og sæð te ljósini áv tí tíðini sum vit hava akkurát lagt afturum okum hevðitað ikki verið p á sítt pláss av erkanska komið við hesum áðrenn ella kanska bíða eit lítiðsindur við at ati at gleggja tær stóru útreiðslurnar upp á landskassan afturat takk fyrikristiana andreasen
ja takkfyrihara formaður eg eri púra samdur við brandur sandoy á
so javnaðarflokkui heur lgt et upskoti fram her og tosar hvussu við andstøðu nógv um fíggjarliga ella ábyrgdarfullan fíggjarpolitikk um suvíðar sovíðari eg haldi ikki hetta her ábyrgdarfullur fíggjarpolitikkur at páføra í hvussu bara á landskassanum eina árliga útreiðslu upp kanska uppa eina út við tvey hundrað milliónir um árið tá ið hvussu tá tað er fult gjøgnumføroyskt tað er ikki ansvarlig fíggjarpolitikkur so langt frá tí og taðjavaðarflokkurin trúgvi eg eisini veit inn at innuna tí hevur ongan møguleika at komið ígjøgnum undir tí umstøðunum sum vit hava í dag í hvørtfalt við við tí almennu almenna búskapinum so so hetta er ikki hetta r iki ábyrgdarfullur politikkur tað haldi g ikki tær so er
tan næsti framsøgumaður djóvni nolsoy joensen fær orðið ger so væl
fyri harra formaður ja til viðgerðar er uppskotið hjá javnaðarflokkinum um at at uppskolti samtyktar um at stytta arbeiðsvikuna hetta evnið var eitt sindur úpi at venda eisini til løgtingsvalið fyri góðum ári síðani fleiri flokkar høvdu høvdu tað eisini í ella til umrøðu ví sínum sínum valskrá

sum tað stendur í byrjanini á uppskotinum so er hetta her ætlanin við við hesum uppskotinum at líkasum at gera tað í stigum og stigvíst tað er viktigt at siga beinanvegin og úr almennu viðmerkingunum til uppskotið so siga vit at í fleiri áratíggju hava fakfeløgini stríðst fyri ja styttri arbeiðsviku arbeiðið hevur givið úrslit og varð arbeiðsvikan so líðandi stytt úr áttaogfjøruti niður í fjøruti tímar í seks tiog sjeytiárunum seinastu fjørutiárini hevurásetta arbeiðsvikan í føroyum kortini verið óbroytt til samanberingar varð lógaráðsetta arbeiðsvikan í danmark stytt niður í sjeyogtretivu tímar longu í hálvfems summi fakfeløg hava kortini samráðt seg til eina styttri arbeiðsviku í sáttmála millum partarnar uppskotsetararnir halda at tíðin er komin til at dagføra løgtingslóg nummar sjeyogtretivu frá fyrsta juni nítjan hundrað o áttaoghálvfjerðs um fjøruti matímars arbeiðsviku og stivíst stytta arbeiðsvikuna niður í sjeyogtretivu tímar komandi árini uppskotsetararnir siga eisini ella mæla til at hetta átti at verið tikið upp til trýpartarsamráðingar

víðari verður nevnt í í uppskotinum at tað sum eisini verður frammi undir undir viðgerðini higartil er ati tað sum er áhugavert er at síggja tað at umleið tveyoghálvtrýss prosent av arbeiðsvirknum kvinnum í føroyum arbeiða á niðursetta tíð samanborið við norðralondini hjá okkum sum liggja væl lægri og tað sum mann tosar nógv um og sum uppskotið eisin skal síggjast ljósinum av í mun til ein nýmótans familjupolitikk so tann parturin sum hevur við strongd at gera er hækkandi okkara parti av heiminum og tí haldi eg at við slíkum uppskoti og kjakið sum skal til at vit tá vit hyggja atir familjupolitikki við við barsli og o longd um barsli og hvørta sínum

so skal hetta síggjast i ljósini av at fáa arbeiðslív og familjum at hanga betri saman vit síggja í dag millum annað at nógvar familjur spenna seg hart við at keypa hús tað skulu ofta tvær inntøkur til og kanska í summum førum kanska tríggjar inntøkur summi arbeiða kanska hava dupultstørv so tað er millum annað tað sum flokkurin vil líkasum varpa ljós á og og vil hava tað at vit í framtíðini hyggja meira eftir at hvussu arbeiðsvikan verður verður stytt og ein ein byrjan kundi verið at við gera tað stivíst tað vildi verið upplagt uttan at tað so sum áðurnevndi røðari segði fer at kosta almikið beinanvegin øsum tað bleiv nevnt í byrjanini so hava fleiri fakfeløgis kanska serliga innan fyri umsorganarfakini verið inni á hetta her við ati víst á at at hvussu tørvurin er á at at stytta arbeiðsvikuna øog kanska nakað av tí sum hevur verið frammi um at tað illa ber til tá ið mann er í í ella vð við viðhevir styttri arbeiðsviku hvørt á sn ella niðursettar tíð so er tað tey flestu sum arbeiða innan fyri ett øki eru jú í í ein ávísum rulliskema altso tað vil siga mann hevur og tað vil siga at tú kanst vælella arbeiðsgevarin kanna í hesum førinum seta inn við fólki seta eyka fólk inn í mun til til til at loysa tann trupulleikan so tað burdi ikki verið nakað sum sum er eitt eitt eitt stórt mál í hesum

ofta verður tað lagt soleiðisnar til at tað er ofta at føroyingar ella nú við slíkum uppskoti o so skl skulu fólk arbeiða minni men tað tvørturímóti so

vísta okkum at føroyingar teir vilja arbeiða men kans ka mann siga í vissu vit taka tjúgu tjúgu so er tað eisini familjumynstrie soleisnar sett saman í dag at vit eisini vilja hava tíð at vera saman við okkara kæru og tí er tað eisini familjurnar sum sjálvar leggja tað til rætti sítt sítt sítt lív út frá arbeiði og hvar tey búseta seg eisini um tey skulu spenna seg hart so við einum við tað at vit byrja upp á prosessuna við at stytta arbeiðsvikuna so halda vit tað at tað tað verður betri at sameina familjuog arbeiðslívið øh og tað skal síggjast ljósini at verður tað lagt fyri fyri tingi nú

hog so er tað sjálvandi tað sum eisini bleiv sagt av kristian andreasen í byrjanini so er tað upp til partan av arbeiðsmarknaðinum sjálvandi at at finna fram til ta ta røttu loysnina men sum vit síggja tað í dag so er tað summi fakfeløgir sum longu hava samráðið seg til og tað er ymiskt og tað ger tað at tað blívur ein ójavni í og tí vil tað verið kanska eittgott signal frá tinginum at sent at vit broyttu ta lógina sum segði tað at vit hava so mál at fara niður á sjeyogtretivu tímmar so hevur mann ta útgangsstøði hjá øllum pørtunum at arbeiða út frá tað meta vit í javnaðarflokkinum vera tann rætta mátan at gera tað uppá so at vit hava øll sum útgangsstøði tað sama tímatali at at tosa út frá tað vildi verið ferð fyri allar partar

øvit síggja tað í grannalondunum hjá okkum at styttri arbeiðstíð tað minkar um strongd og økir um effektivitetin fleiri virki í til dømis danmark og uttanlanda hava er byrjað upp á eksperiventerað við nýggjum modellum fyri hvussu mann kann leggja til rættis enn tá at teir hava leggja arbeiðstíðina upp á aðrar mátar enn tað sum vit vanligís kenna enntá hoyrir mann um dømir sum at mann tosar um fýra dagar og man arbeiði fýra dagar har dømir eru um at arbeiðsgevarar og arbeiðstakarar forhandla seg fram til at mann hevur frí til dømis fríggjadag tí nakað sum gongur aftur tá ið mann eg lesur eitt sindur um hetta hetta evnið so er tað sum hevur viðið restitutión tað vil siga hvíld at so er avavgerandi í hesum her fyri nemnliga at at forða fyri fyri strongd og so víðari har har so viðkomandi partar arbeiða kanska longri mánadag til til hósdag

endamálið tað er jú sjálvandi at at at avmarka strongdina og at tað skapar betri trivnað og hvíld tað økir um produgtivitetin so arbeiðsgevarar hetta eu eisini royndir sum eru gjørdar aðrastaðni og og tær vísa eisini at kappingarførur ikki vís vesnar tað vísir eisini royndirnar so her er nógv sum tala tað er meiri sum talar fyri at vit eiga at seta skjøtul á hetta arbeiðið meira enn vit gera í tað sum so eisini hoyrir við til ta søguna er so tað at tað er tað er kanska ringt akkurát seta at vísa á líkasum hvat hvat er effektivt tí at til dømis í vitanarsektorunum to er tað nemmara kanska at máta hvussu efektivur tað blívur kanska har tað er so er torførari at gera tað uppgera tað í tíð tá að kemur til tað relationella ella tað sum hevur við umsorkanarfalkini at gera men tað er ein tendensur og autematiseringin hevur so eisini gjørt sítt til at at tað í summum førum ber til at at at gera tað á

at mann er effektivari og og man kann gera tað upp á styttri tíð saman umtikið tíðin gongur skjótt so er tað endamálið við við okkara uppskoti er sjálvandi ati at tað kann gerast eitt meira fleksibult og tað verður líka fyri partan av teimum samráðist fakfeløgini at vit tosa út frá einum støði sum er sjeyogtretivu tímar tað er nógvvit eru einasta norðaland sum sum ikki hevur er komið niður á ta tímatalið og tað sigur eisini at vit eiga at at arbeiða fram ímóti tí tí at fólkaheilsan tað at familjan fær meira tíð saman eigur at gera tað at við hvørtur um anstøðusamgongu eiga at arbeiða fram ímóti einum meimeira familju vinarligum politikki tað haldi eg eri eri líkasum eigur at vera eitt eitt mál og og um tað so kann bøtra um lívsgóðskuna og øki um nøgdsemi minka um fráveruna og sjúkrufráveruna so spara vit nógv aftur í síðsta enda bæði arbeiðsgevarar og arbeiðstakarar so og ikki minst tað at vit sum familja og børnini eisini fáa vit fáa meira tíð saman við okkara uppvaksandi ættarliði kann gera tað at tí er hetta her eitt eitteitt mál sum sum vit meta er er búgvi til at koma á á tingborð og og vit hopa tað at tað kann fáa eina góða viðgerð í í rættarnevndini har ympoliserað partan í fakfeløg og arbeiðsgevarar fáa sagt sína meining um hvar tey eru í mun til hvussu langt vit eru komin viðvíkjandi hesin her at stytta arbeiðsvikuna takk fyri harra formaður k so er tað
kristian andreasen sum fær eina viðmerking ger so væl ja takkfyri ara formaður nú segði
røðarin at føroyar einasta land í norðurlondum sum hevur fjørui tímar a arbeiðsviku og sovíðari men eg nevndi í mínari røðu at tað er ikki heilt vist at tað eru í rætta samanbera tíðina í føroyum við tey aðrastaðnis tit mann tosar um efektiva tíð aðrastaðnis og ikki stað í føroyum mær vitani ongrar kanningar gjørdar sum vísa um vit arbeiða longri viku enn vit gera aðrastaðis í norðurlondum í uppskotinum stendur her at tað kemur at kosta tvær komma fimm prosent í lønarhækking um ári við at lækka tað einum tíma um árið visti tað mann ger og samstundis sigur mann tað at lønin skal ikki lækka altso ímyndar javnaðarflokurin sær at partarnir á arbeiðsmarknaðin skuldu avtala tað at mann skal hava lønarhækking og fara niður tí samstundis ella er tað er er ein kompensatión avtalu ilskal ty hatas ímillum eina kompensatión og hvussu ætla javnaðarflokuin sær at fíggja etaher tí hetta kostar landskassanum kanska eina trýss fimmogtrýss milliónir um árið vist ta var ígjøgnumførst gjóni joensen
ja takk fyri harra formaður og takk fyri viðmerkingina
sjálvandi tann tann kostnaðurin av hesum her er eitt sindur ringur at akkurát siga tí atrokna alt út frá fjøruti tímum vissu øll líkasum hava eina fjøruti tímar sum viku so so gevur tað kanstig kman siga tey hgukrónutalini sum eru blivin nevnd her higartil í í viðgerðini men men tað er eit sindur skeivt at siga tí at so stórur partur av arbeiðstakaranum hava eru í niðursettari tíð tí má tað altíð roknast út frá frá tí tí faktu fakta hvat man hvussu nógvar tímar mann arbeiðir so koma vit kanska fram til eitt tal sum sum ger tað meira reelt øhog tí er tað skeivt at føra tað fram alla tíðina at at vit tosa út frá fjøruti tímum men atað eru ymiskt hvussu vit tosa út frá h annars so er tað at siga at tá ið tað kemur til tað skal tað er rætt er at tað er munur á í hesum førinum at tað eru fólk sum eru mánaðarlønt alment lønt og eisini tey sum eru á tey privata arbeiðsmarknaðinum men vit skulu minnast til tað atat tað er so aftur ein ein forhandlingsspurningur um um hvussu vit fáa tey tímaløntu eisini at at men men jvir skjótari vist úver arbeða sjeyogtivu tímar so kemur tú skjótari til at fáa yvirtíð til dømis ømen annars er tað eisini upp til meira frítt til eina forhandling takk fyri harra formaðurjsíðani er tað
næsti framsøgumaður erhard erhard joensen fær orðið ger so væl
til viðgerðar er uppskot til samtyktar um at fáa stytt arbeiðsvikuna niður á sjeyogtretivu tímar framlagt av aksel ve johannesen vegna javnaðarflokkin og uppskotið ljóðar soleiðis løgtingið heitir á landsstýrið um at fyrireika og leggja fram lógaruppskot um stig víst at stytta arbeiðsvikuna hetta fyri at stytta arbeiðsvikuna hetta er sjálvandi nakað sumupptekur arbeiðsdakarar í í øllum norðralondum allar øllum heiminum so at siga

er ikki bara í føroyum at tað verður tosað nógv um arbeiðsvikuna tað verður tað er báði í usa tað er í asien kanska serliga í í teimum londunum hvar ið arbeiðsvikan er øgiliga øgiliga long sosum í í í í eysturasiem ø eg haldi sjálvur at tað er eitt sindur hetta er eitt sindur undarligt uppskot at koma við soleiðis her og nú og eg ivist í um um hetta uppskotið kann fara ígjøgnum soleiðis sum tað er orða beint her eg meini at her skulu gerast nakrar nærri greiningar av øllum arbeiðsmarknaðinum eg haldi øgiliga viktigt at fáa gjørt tær greiningarnar øhvat er tað sum hvat sigur arbeiðsgevari til hett her hvat sigur hvat siga hvat sigur arbeiðstakari til til hettar her r tað er tað soleiðis at tað er eitt útbreitt øki í øllum skaranum av arbeiðstakaranum at fáa stytt arbeiðsvikuna

øokur vita hvussu sær eitt og tað er at eitt sovorðt uppskot sum heta her sum svara hvt hvar tað svarar til at arbeiðsvikan skal styttast við trimum tímum svarandi til umleið sjeyoitog hálvp prosent so svarar tað til eina lønarhækking samla sæð upp á tveyogtaghálvt prosent og tað ger tað sigur so tað at tann tann samlaða tær samlaðu lønarútgjaldingarnar sum kanska blíva raktar av hesum her eru umleið átta hundrað milliónir og so svarar tað til umleið seks hundrað milliónir í í øktum kostnaði hjá tí samlaða samfelagnum tað vil siga at kostnaðarstøði í samfelagnum kemur at hækka við umleið seks hundrað milliónum og hvør er tað sum betalur fyri kostnaðarstøði í einum landi tað er fólki sjálvt soleiðis er tað eitt sum eg haldi er áhugavert við hesum her uppskotinum og tað er faktiskt tað sum eg haldi hetta uppskotið kann føra til tað er at finna út av kemur hetta her til at viðføra at fólk fáa eina betri heilsu til dømis eina betri sálarheilsu kemur hetta viðføra tað at strongdin ið er mið ið stavar frá tínum arbeiðsinnsatsi at hon minkar kemur hettr t gera tað at sjúkrafráveran kemur at minka kemur hetar gera tað at trýstið okra heilsuverk harvið kemur at minka

kemur hetta til at skapa ein hægri effektivitet

okur vita tað at ektieffektivitetur er øgiliga lættur at máta fyri at funnið útav um eitt sovorðt uppskot hevur eitt eitt hald í veruleikanum so kundi mair gjørt eina roynd mann kundi pilka ein stovn burturúr í ein tveir mánaðir sagt viðenn til siga við við ella atgera haina eina roynd við hvar ið starvsfólkið fer niður ítí ella okur kunnu siga tykur arbeiða fýra dagar um vikuna soleiðis at kunnu farið máta hvat ið hendir kemurhettera viðføra eina effektivitetsøking so hava okur nakað at halda okum til so vita okur hvussu tað okur kunnu eisini máta øgiliga skjótt um hetta kemur at viðføra minnisdrongd hjá fólki um at tað kemur um at tað merkir ferrusjúkradagar tað haldi tað haldi eg at okur kunnu gott prøva tokur hava nogvar stovnar í føroyum hvar ið hatta har letir seg gera at prøva av áðrenn mann kemur við einum sovorðnum generellum uppskoti ag sigi tað at arbeiðsvikan skal setast niður á sjeyogtretivu tímar tí tað er ikki vist at sjeyogtretivu tímar er tað rætta fyri øll tað kann vera at tað er rætt fyri ein part av arbeiðsmarknaðinum tað kann vera tað at ein heilt onnur orning er rætt fyri ein annan part av arbeiðsmarknaðinum

japanarar er eitt undarligt fólkaslag japanar hava tað við at teir næstan arbeiða seg í hel teir hava generelt ein arbeiðsdað sum liggur upp á ellivu tólv tímar um dagin øgiliga ringt at fáa japanara heim av arbiðsplássinum og teir eru øgiliga dedakeraðar til sítt arbeiðspláss

og so bleiv tað gjørd ein roynd í tvey túsund og nítjan tað var microsoft sum gjørdi ta royndina teir kvingaði alt arbeiðsfólkið at taka tríggjar dagar vikuskifti tað vr seg at arbeiðsliðurin bleiv frám mánadag til tórsdag og so máldu teir so máldu teir úrslitið av tí fýraoghálvfems prosent av teimum andsetti hjá mimicrosoft í í japan og tey vóru trossalt tvey túsund og trý hundrað so tað va i rímiliga stórt grundarlag mann kundi taka upmátiski tingini uppón fýraoghálvfems prosent av teimum søgdu tað okur hava fingið eina betri heilsu okur hava minnisprongd og eitt annað sum hendi við at seta arbeiðsvikuna niður á fýra dagar tað var at tar fingu eina effektivitetsøking upp á fjøruti

eg skal ikki eg standi slett ikki her og sigi tað at eg eri ímóti at arbeiðsvikan verður stytt men men tað sum eg sigi tað er tað at hesin her hetta her arbeiðsmarknaðar málið er kanska nógv meira nógv meira komplekst enn bara at siga sjeyogtretivu tímar fyr arbeiðsviku okur vita tað at í dag eru tað longu føroysk arbeiðspláss sum hava heilt individuellar avtalur fyri sínum starvsfólk bæði við sjeyogtretivu fimmogtretivu tretivu tímar tímars arbeiðsviku og og tað høvdu tey ikki gjørt uttan so at resultatið fyri báðar partar hevur gott so eg meini at í staðin fyri at okur seta hetta her uppskotið í verk so skuldu tykur fara gjørt nakrar heilt generellar kanningar av tí føroyska arbeiðsmarknaðinum prøva at gjørt nakrar royndir við

um so er at okur fáa eina kraftiga efektivitetsøking so sum kann uppviga tann kostnaðin tí kostnaðurin hann ið lektrara rokna út kostnaðurin er umleið seks hundrað milliónir bara fyri hettar visti tað kann uppviga tað ja men so so gevur tað jú meining tað heila gevur ta meining um so er at arbeiðsplássini fáa tað minni sjúkrafráverur at tey fáa eina nógv legri stressfaktor ókey so gevur tað meining men bara a seta sjeyogtretivu tímar á arbeiðsviku og so sigur mann hetta her er tað og tað loysir alt tað er forlætt keypt tað er ikki tað er ikki nakað sumsummann hevur nakað bellekt fyri og eg haldi at tá ið mann skal fara inn og og gera eina lóggávu sum er so grundleggjandi fyri arbeiðsmarknaðin so skal mann hava nøkur nøkur nakar royndir og nøkur hagtøl at halda seg til áðrenn mann fer at gera eitt so alvorligt inntriv

tað var tað sum eg ætlaði at siga í fyrstu skifti harra formaður takk
bara eina viðmerking ger so hann takk fyri á formaður
tað virkar sum tað er nevnt eisini at finna allar vansarnir at finna allar samla vansanir sum eru í einum tílíkum uppskoti men tað var næstan eitt ynski frá flestu flokkum at stytta arbeiðsstytta arbeiðsvikuna í í seinasta val men nakað sum eg fakta tað er tað í nítjan hundrað og hálvfems tá niðursettu danmark arbeiðsvikuna frá fjøruti niður í sjeyogtretivu tímar føroyingar hava havt sá eina fjøruti viku arbeiðsviku líka síðan tað vil siga at at høvuðrokning sigur tað at ein føroyingur hevur arbeitt tríggjar tímar meira um vikuna líka síða og tað er sirka fýra túsund og fimm hundrað tímar meira fyrr sami løn vist tað er mánasløn tí eg haldi eg slett ikki at tað er t at tað er er nakað keðiligt í at okur nú royna at fara eisini at fáa lykkaarbeiðsvikuna sum sum millum annaðerhard joensen jatakk fyri herarfom
summar
ja sum sum sum millum annað nú var bjarni hammer ikki inni í salinum tá ið tá ið undanfarnir røðar høvdu orðið men tað er ikki heilt rætt sum bjarni hammer sigur tí danir hava eina sjeyogtretivu tímar effektiva arbeiðsviku tað er munur á okur hava trots alt í ein øgiliga stóran mun døgurðatíma betaltan tað vil siga at vit skulu okur taka og rotna tað frá tann hálva tíman tann hálva tíman ganga tað við fimm so tað tveir hundrað og hálvum tími so eg liggi niðan sjeyogtretivu ein hálvum tíma takk fyri at forma mær ja og so er tað edvard jakobsen
takk fyri formaður tað var akkurát hatta harið
evni sum eg líka kom s ætlaði ak kom inn á at har við hvussu mann roknað at út tí tað verður sagt at onnur norðralond eru farin frá fjøruti tímum og niður eftir men hvussu effektivr atso hvussu ger mann tær útrokningarnar fyri at hvussu eru teir sjeyogtretivu tímarnar uttanlanda íð fóro til okkara nú nevndi erhard joensen nakað við stressfaktor sjálv havi eg arbeitt nokk o nógv innan fyri tað primir vinna og munir er kanska føroyum og nógvum londum rundan um okkum tí tað vit hava nógva dreivinnu navar primi er at vinnu og nógva tímalentar vinnu og og tað at tú skuldi farið niður á sjeyogtretivu tímar vildi so gjørt eitt øgiligt press ímillum starvsfólkið viðhvørt er tað bara trupult at fáa tað bera til men tey vilja veruð soleiðis at at tað vi ynskir mástu klára tað sama ubá sjeyogtretivr tímar og annars skalt tú hava tríggjar tímar per fólk inn afturat og tað kann saktans øgiliga skjóttbití uppsagnur tað er eisini tað sum mann vara við tí tað er ein pengapungur sum skal betala eftir her og tá fer alt ein rúgva av yvirtímum afturat í forhold til dagja
erhard joensen fáa mær hetta er nevniliga meira kompleksta enn
enn sum so okur vistu okur taka nakrar heilt heil eilt stórar fyritøkur í heiminum ok kunu taka googl á ammasón teir hava fyri nøkrum árum síðan innsett tretivu tímar fav arbeiðsdað nei arbeiðsviku tretivu tímar arbeiðsviku tí tað gevur meining fyri teir tá fáa teir mest burtur úr sínum arbeiðsfólki fyri altso tann effektiviteturin sum teir produsera er allarsterkast tá teir arbeiða tretivu tímar um vikuna tí sigi at tað eg eri slett ikki ímóti at tú koma at arbeiða sjeyogtretur tímar frá arbeiðsviku í føroyum eg sigi bara at tað er øgiliga samansett fyri hvussu hvør sektur hvussu tey kunnu arbeiða eg havi eri fultbvístir um at tey sum arbeiða niðursetta tíð serliga tæy kvinnurnar sum arbeiða niðursetta tíð í dag tey fáa ein ein ein keðiligan brøk upp á grund av teimum vaktarskipanum sum eru men eg haldi at tað er absolutt áhugavert at taka tær upp og sjálvandi fara okur at geva hsem eina eina eina góða viðgerð og trúgva viðgerð í í rættarnevndini tí heta er faktisk eitt interessant evni at viðgera takk fyritak fyr
síðani er tað næstu røðari beintá lovi fær orðið ger so væltil viðgerðarer uppskot til sam
tyktar um at styfta arbeiðsvikuna og hetta var júst eitt av málunum sum tjóðveldi førdi fram undir valstríðnum og tí er gleðiligt at tað eisini eru aðrir flokkar eg haldi hetta her er umráðandi tjóðveldið hevur gingið á odda tá ið tað ræður um at bøta um arbeiðsviðurskiftini hjá fólki á arbeiðsmarknaðinum og minnis mer rætt so varð kartin hoydal landsstýrismaður tá ið arbeiðsvikan bleiv stykta í trýssunum men hinvegin so mugu vit í løgtinginum eisini verða varin við beinleiðis at blanda okkum upp í viðurskifti á arbeiðsmarknaðinum sum annars verða reguleraðir við sáttmálum millum arbeiðsgevarar og fakfeløg og tí er rættiliga umráðandi at bæði vinnuhúsi og aðrir arbeiðsgevarar verða tikin við og at fakfeløgini á bæði privata og á almenna arbeiðsmarknaðinum eisini verða tikin við um so er at ætlanin er at stytta á arbeiðsvikuna og so má eisini verða púra greitt at lønin hon skal ikki lækka fyri tað um arbeiðsvikan verður stytt tí vanligi fólk á arbeiðsmarknaðurnum hava va tað nóg trupult sum er við at fáa tað at hanga saman fíggjarliga so tað má als ikki koma p á tal men so er tað aftur hetta her við lønarspurninginum og arbeiðstíðini sum eru mál sum partarnir á arbeiðsmarknaðinum mugu koma til sattis um og tí sum sagt má løgtingið vera varið við beinleiðis at blanda seg inn í viðurskiftini á arbeiðsmarknaðinum men so kunnu vit eisini venda tær við og siga tað at tá ið løgtingið kann hækka pensjónsaldurin og sigur at fólk skulu vera longri útir á arbeiðsmarknaðinum so eigur løgtingið eisini at kunna gera batar fyri fólk sum eru í arbeiðsmarknaðinum vit hava eisini sæð í londun rundanum okkum at arbeiðsvikan hon er styttri enn fjøruti tímar og har riggar tað væl og so havi eg lisið onkustaðnar eisini at ein styttri arbeiðsvika hon ger fólkeffektivar tá ið tey so eru til arbeiðis eitt annað sum eisini fer at bøta við eini styttri arbeiðsviku tað er gerandisdagurin hjá fólki heima við hús tí at tað verður sjálvandi munandi lættari um tú skalt vera styttri hevur eina styttri í arbeiðsviku so verður tað sjálvandi eisini alt lættari við hús og ikki minst so verður tað ein serliga ein stórur fyrimunur hjá kanska serligan kvinnum sum jú oftani eisini taka ein stóran part av arbeiðinum heima við hús men sum sagt so fari tað eisini verðu tð ein øgiliga stórur fyrimunur fyri fólk sum hava hart kropsligt arbeiði soum tað er fólk heilsu umsorganartænastuni og handverkarar og flakafólk og vaskifólk og og onnur so tað eru bæði fyrimunir og vansær við hesum her og so er tað eitt annað sum vit eisini mugu hava í hug á tað er sum nú er er tað summi fakfeløg í føroyum sum hava til dømis nígsrutíma á arbeiðsviku hesi fakfeløgini tey hava stríðst fyri tí og tey og livirnir hjá teimum hava rinda fyri hetta fíggjarligan anten við at ikki fara so nógv upp í løn ella við einum verkfalli sum jevur kostar rættiligani nógv og tí mugu vit eisini vera varin við at ella varu við at mann ikki gerist mun á fakfeløgunum soleiðis at summi skulu rinda alt sjálvi og stríðast fyri tað meðan onnur um so má siga fáa tað bara jaókeypis ella í øllum førum bara við einari lóg so her eri øgiliga nógv bæði fyrivarni men eisini fyrimunir í øllum hesum her sum løgtingið má viðgera væl og virligani men sjálvandi haldi eg at tað er skilagott at arbeiðsvikan verður lækkað so hvørt tí at tað verður bara ein fyrimunur fyri fólk sum í arbeiðsmarknaðinum og tað vera ikki minst eisini ein fyrimunur við hús men sum sagt bæði arbeiðsgevarar og fakfeløg og onnur mugu takast við í hetta tí tað er heldur ikki soleiðis at vit skulu skapa eitt splyta á arbeiðsmarknaðinum takk fyrihara formaður takk fyri hav
vit viðmerking til fyrst djóni nolsøe joensen ger so væl ja takk fyri harra formaður ja júst
tís tað at tað ikki verður split ella tað verður lagt upp alagt uppí er stendur eisini í okkara uppskoti um at vit leggja upp at tað verður lagt upp til trý partar samráðingar og tí tí er tað eisini øll tey viðurskiftini við fyrimun og vansin verða viðgjørd á á tí rætta staðnum tað er tað er tað sum eisini er andin í í uppskotinum hetta við sum beintaløgi eisini nevnir um at arbeiðsvikan ví at stytta hana so førir tað ikki til at at vanliga lønin at at hon verður lækkað hinvegin so kann mann so kanska hyggja eftir um um í samráðingum at kanska lønir hækkanin verður ikki kanska á á sama støðin sum hon hevur verið men men tað er so aftur upp til partarnar tað sum eg hevði hug at siga er nettupp tað tað at summi fakfólk longu hava samrátt seg tað tað skurrar tað hjá mær við at at so er tað ymiskt hvussu fakfeløgini eisini eisini feri teirra limir hvussu útgangsstøði er fyri fyri samráðingum at summi hava longu
takk fyri ger so væl beinta løgu jacobsen ja takk fyri hara formaður jú sjálvandi tað eru summi
fakfeløg sum hava samráð si til eina styttri í arbeiðsviku hví tey hava rokt í tí málinum og onnur fakfeløg ikkihavt rokkja síð tað dugi eg iki at siga og so havi eg kummu a eisini at hugsa um um tað er jú eisini arbeiðsøki í føroyum har ið fólk arbeiða eftir donskum sáttmálam um tey sum bara hava sjeyogtretivr tíma ár arbeiðsviku tí so er tað aftur munur á har sjálvandi tað ruddiligasta hevði verið tann sama arbeiðsvikan til øll men so vil eg eisini siga tað at eg havi sjálv roynt at arbeiða í tí sum skal eitast at verða níggjuogtretið tímar og tað kom so ongantíð fyri at tað bleiv nýggjogtretivi tímar og so verður tað mikulerað við døgurðatíma og so framvegis so tað gera ikki akkurát teimumstóra munin men sum sagt tað er rættiliga umráðandi at arbeiðsgevarar og arbeiðskella fakfeløg verða tikin við í hetta her og sum sagt verður arbeiðsvikan stitt so fer tað serstakligani at vera ein fyrimunur fyri fólk sum hava eitt kropsliga stræv í arbeiði takkfyrihara formaður takk fyri so er tað siur stem
ger so væl takk fyri har formaður ja eg haldi hetta er eitt spennandi uppskot og
tasum beintaløvi vísir á so er tað eitt sidur ymiskt og tað er altíð hendan her vorderingin skal løgtingið lóggeva hett her ella er hetta nakað sum partarnir skula samráða seg fram til tú bara víst seg kanska at vissu ikki løgtingið hevur lóggivið tað so ølit iliga trupult tí so kemur tað at kosta í lønarsamráðingunum so so akkurát hvat tann besta mátin at loysa ata upp á tað er nokk trupult men eg trúgvi at visse ikki tað verar við lóg so verurtað nok so trupult tí so kemur tað annars at tí at loyndarkarin kemur át missa inntøkur so at kanska er hetta ein gongd leið at mann fer undir tað í í øgiliga smáum bitum saman við pørtinum akkurt sum einta løg vísir á takk fyri takk fyri ger so væl
ja takk fyri formaður ja júst soleiðis at í partanum mugu
at hetta verður gjørt rætt og soleiðis at øll blíva hoyrd tí sum sagt at serstakligani fyri fólk sum hava hart krops ella arbeiði so fer tað at verða eini fyrimunir við stytri arbeiðstíð og og um so er at fólk eru ríkar so effektivari við at hava stytri arbeiðstíðir so skuldi tað so eisini verið í lagi men sum sagt nú fer hetta málið so í nevnd og nú tosa onkur samgongni um at tað bóna tvær at fáa eina drúgva viðgerð tað vóni eg sjálvandi ikki tí eg vóni søtta málið kemur út aftur úr nevndini soleiðis at mann fær ein hóming av hvørvi viljum hjá løgtinginum her takk fyri eg hava mær søtast
steffan klein poulsen sum hevur orðið ger so væl takk hara formaður
ja eftir fyrsta viðgerð av løgtingsmál nummar sjey sum er uppskot til samtyktar um at stytta arbeiðsvikuna og hetta málið veður so beint í rættarnevndina og tað snýr seg um at í heilt stuttum at stytta arbeiðsvikuna úr fjøruti tímum niður í sjeyogtretivu tímar og longdin á arbeiðsvikuni tað er nakað sum allar flestu føroyingar mugu fyrihalda seg til og familjulívfrítíð og annað verður verður tillagað eftir longdini á okkara arbeiðsviku og tað at lækka arbeiðsvikuna við trimum tímum nyvir fjøruti niðir í sjeyogtretivu tímar er í sær sjálvum kanska øgiliga einkult at gera men avleiðingarnar eru rættiliga nógvar og tað er tað sum ger málið øgiliga kompleks og men hetta hevur annars soeis søguliga sæð verið gongdin nú havi eg bara tøl úr úr danmark har hevur mann funnið fram til at í nítjanhundrað táð varð arbeiðsvikan trýss tímar tað arbeiti mann hvønn dag og so er tað lækkðso við við áttaogfjøruti tímar í í nítjan hundrað og tjúgu tá arbeitti mann slapt mansne so fáa frí sunnudag gangi út frá tí tá arbeitti mann seks dagar og hoppaðir fram til seksoghálvfjerðs tá kom ma so niður á fjøruti og í hálvfems broyttu danskararnir sum sum uppskotstillar vísa a niður til sjeyogtretivu tímar og og tað havi g so ikki hugsað um men christin andreasen vísti á eitt øgiliga viktig poðing á øllum førum at at umrøða og tað er hetta her við eeffektivum tímun um pausarnar við ella ikki í í tí talinum sum verður upplýst tí t vist tað er soleiðis sum kristin andriasen sigur so eru vit næstan niðri á hesi sjeyogtretivu tímunum øh í danmark hevur mann hevur enheslistin so eisini kom í einm uppskoti um at læknan heilt niður tretivu tímar og tað vilt so vert at tað var ein halvering í mun til arbeiðsvikuna í nítjan hundrað og og tað er eingin loyna at føroyingar ótrúliga raskir at arbeiða mann kallar vinnutíttleikin hann er ótrúliga høgur og tað er hvussu nógv fólk arbeiða av tí samlaða arbeiðsfjøldini og tað er so tey sum eru í millum fimtan og fýraoghálvfjerðs ár øllu førums ferums hagstølan her gjørt tað og hjá monnunum var tað so áttaogfýrs komma tvey prosent gjógk kvinnunum fýraogfýrs komma eitt prosent í tvey túsund og átjan og og vit hyggja so ovast á hesun her topplistanum í europa føroyar nummar eitt so kemur íslands sveis svøríki og og niðurlond í hølunum á okkum og og tað kann man ikki annað enn at vera errin av og og rósaføroyinur fyri at at vera so som røsk at arbeiða

og sum sagt hetta her ávirkar fleiri ting í okkara samfelag eitt sum sum haldi tað vera eitt sindur frammi undir valstríðinum tað er at tað er faktiskt ein bólkur í okkara samfelagi sum faktiskt arbeiða r fimmogfjøruti tímar um vikuna og tað er soleiðis at tá ið foreldur foreldur arbeiða í fjøruti tímar jamen so arbeiða børnini á leið fimmogfjøruti tímar um vikuna tí tey skulu bæði koyrast til barnagarðin áðrenn foreldrini fær tal arbeiðis ovarð avheintaði aftaná vist nú bæði foreldrini eru til arbeiðis t soleiðis hava vit jú innrætta okkara samfelag m so ein rættiliga positiv avleiðing av júst hesum uppskotinum er jú tað at foreldrini fáa meir tíð til sína familju til síni børn og við hesum uppskotinum møguliga tríggjar tímar afturat saman við við børnum

ein onnur hennisygd við uppskotinum ella tað sum tað sum kemur fram her tað er at tað ikki er javnstøða millum kynini tá tað kemur til arbeiðið vissu vit fyrst taka vinnutíttleikan so er munurin rættiliga javnir og ikki serliga stórir millum menn og kvinnur hann liggur millum trý og seks prosent tað vil siga at tær allarflestu næstan líka nógvar kvinnur eru á arbeiðsmarknaðinum sum menn men tað er líka at visu hn hyggur r eftir áðrenum tvey túsund og ellivu tvey túsund og tólv og syrka har ímillum so er munurin næstan eingin og eg veit ikki u um tað kemst av av kreppuni og at at kvinnurnar kanska hava tryggari størv í krepputíð typiskt hjá tí almenna ætað er so bara ein eygleiðing har har tað blívur munurin næstan eingin men men tað sum uppskotsetrararnir so leggja fokus á tað er at at tað er sera nógvar kvinnur sum arbeiða niðursetta tíð og har er munurin nógv størri

eisini gjørt hagtøl út frá tí og teir setast eitt mark á fimmogtretivu tímar hvussu nógv arbeiða yvir og fimmogtretivu tímar hvusunógv arbeiða undir mfimmogtretiur tímar og har eru teir allarflestu menninir sum arbeiða yvir fimmogtretivu tímar væl yvir tólv túsund og og undir trý túsund arbeiða so undir tað meðan gjekk kvinnunum so er tað ja akkurát sjey túsund sum arbeiða undir fimmogtretiu tímar og og so fimm túsund og trý hundrað sum arbeiða yvir sær eru faktiskt fleiri kvinnur sum arbeiða niðursetta tíð ella undir fimmogtretiu tímar um vikuna og og tað tykist at vera ein hendsingd við uppskotunum at eisini at eisini broyta hetta tí tað stendur í uppskotunum sjálvum at umleið tveyoghálvtrýss prosent av arbeiðsvirkunum kvinnum í føroyum arbeiða niðursetta tíð samanborið við trýogfjøruti einogfjøruti átjan komma fimm prosent ávika visnora svøríki og finnland og sjálvandi sjálvandi skal kvinnan sleppa at arbeiða á fulla tíð um hon ynskir tað og tað er gott fimm túsund trý hundrað sum gera tað í dag men men eg eri av tí fatan at at vist nú tag er eitt hjúnaband ella ein maður og kona í eeinari familju so mugu tey sjálv avgera hvussu tey skipa sín gerandisdað um maðurin arbeiðir fjøruti og hálvtrýss trýss tímar og kvinna minni ella at arbeiða líka ella øvugt tað tað mugu tey sjálvir finna að finna útav tí eg eri ikki ordiliga við upp á at vit skulu framprovokera eitt úrslit sum sum eitur hálvtrýssoghálvtrýss h ta tað tað mugu maður og kona sjálv sjálvir koma fram til um tey ynskja tað tí at hetta hevur javnstøðu altso javnstøða fyri meg tað er ikki tøl sum sum lýsa støðuna millum menn og kvinnur javnstøðu ikki tað at øll tey tølini skulu vera hálvtrýss oghálvtrýss umi tosa um løn útbúgving fólkavald og nevndir gog og so framvegis tá eg hugsi javnstøðu so hugsi eg at at menn og kvinnur hava somu møguleikar møguleikan til at velja eitt ávíst arbeiði eina ávísa útbúgving og annað og akkurát við hesum her at sleppa at velja har eru vit í skadinavia øgiliga framaliga eg trúgvi ikki mann r ella tað verður sagt at mann hevur iki so góðar møguleikar sum skadinavia vistu man hyggur kring heimin at taðvsa at vit hava best møguleikar at velja tað sum it vilja í skandonavia og hvat er úrslitið iðan úrslitið er tað at menn og kvinnur velja ymiskt ofta blívur munurin størri í í ymiskum ávísum arbeiðsbólkum taka sjúkrahús og og annað so eru øgiliga nógvar kvinnur og øðrumarbeiðsplássum eru nógvar menn og tað kemurst av okkara vali vit fáa n møguleika og so verður tað valt soleiðis so atei eitt bestemt úrslit sum eitur og hálvtrýss oghálvtrýss tað tað haldi eg ikki er ein gong leið og so til síðst so er tað hetta her við um um um arbeiðstíð og arbeiðsbyrða kom at hanga saman visu vit stytta vikuna niður í sjeyogtretivu tímar tavil siga vit taka tríggjar tímar av merkir tað so at arbeiðsbyrðan minkar samsvarandi ella skal mann so gera sama arbeiði í hesir sjeyogtretivu tímarnir tí tað vísi seg t at i danmark at harfaktiskt fleiri sum arbeiða á færri tímar eru eisini meir stressað ella ella meir ónøgd tí at tey skulu gera tað sama arbeiði innan fyri ja um tað siðar sjeyogtretivu tímar ella kanska longur niðri í onkrum arbeiðsplássi og tí viðvíkjandi tí at at loysa hetta við stress tað tað verður ikki loyst bara við at lækka arbeiðsvikuna tí at arbeiðsbyrðan hon hon kann møguliga vera tann sama so eg veit ikki akkurát hvussu hvussu uppskotstillaranir síggja up á tað men tað er so øllmførim ávurt at viðgera øll hesi her tingini í rættarnevndini og so er tað prproduktiviteturin øme eg trúgvi at sum erhard joensen vísti øgiliga vísti e øgiliga gott dømi um at takan rigga á summi støðum at kanska taka ein heilan dag úr men aðrastaðni ger tað ongan mun og tað er tað soleiðis at summi arbeiði eru øgiliga simpul og praktisk og eg trúgviskiat tey blíva beinleiðis effektivari meðan onnur arbeiði eru kanska akademisk og og arbeiði fylgir ofta við heim og tá er tað kanska gott at fáa henda eyka dagin at at hvíla hetta høvdið og eg sjálvur at prøva hetta her við at tá man gongur skúla so fylgir uppgávan heim við tú tú arbeiðir hanna ígjøgnum allan fyri høvdinum og so eisini prøva nakað heilt annað ov staðið íð ein ein frystitunnili í í fuglafjørði og og og klistra hetta klistrimerkið frá klokkan átta um morgunin t langt út á náttina og og tað tað klárar mann at gera úti á eitt má blívur kanska effektivar við tíðini tí at mann mann dugir bara beturi og betr at klistra sjálvandi skal hvíld til men men effektiviteturin verur ikki sera nógv hægri við at við at stytta arbeiðsvikuna á summi arbeiðsplássinum vil eg pástanda og og akkurát tað má kanska lýsast betri og so er tað fígging og annað sum g ikkifái tíð til men hetta hevur nokk ein ein ein kostnað men fil at taka samanum ein ein simpil broyting á pappírinum men øgiliga øgiliga nógvar avleiðingar nógvir faktorar í hesum her takk hara formaður takk fyri so hava vit
viðmerking gjóni nolsøy joensen ger so væl ja takk fyri harra formaður
ja tað var ein viðmerking til steffan klein poulsen um at sum sum eg hoyri á røðuni sum hevur ein ávísan skepsis við hesum uppskotinum men tað er eisini stórur munur á um mann tosar man mann koyrir alt við trimum tímum beinanvegin ella mann tekur tað líðandi kanska byrjar við einum tíma tað skal so sigast annars er hett her eitt øgiliga familju vinarligt uppskot og minnist meg rætt so er tað eitt av hornasteinunm hjá miðflokkinum í í sínari væl skrá og vissi eg við formansloyvi kann sitera í tað sum sum miðflokkurin fór til væl uppá ja tíðin er komin at taka stigið til enn einaferð at stytta arbeiðsvikuna sigur miðflokkurin øog eitt slíkt stig hevði verið eit ein útrótt hond til dagsins familjur sum tíverri sum fylgja av dýrtíðini eru harspentaðar fyri dagurin er sera krevjandi og strongd og hjúnaðskilnaður eru tíverri dagligur gestir meira tíð saman við børnum og hjúnafelagnum hevði verið kærkomið fyri øll tí havi eg hug at spyrja steffan klein poulsen um tað ikki hevði verið konstuktivt av miðflokkinm fari

sum eg ljóðaði so ræðilia skeptiskur í hesum her tað gjørdi eg kanska út ta til men eg royndi bara at lýsa fleiri vinklar tí at eg haldi hetta er eitt komplekskt mál sjálvt um eg eisini haldi hetta eru kanska eitt eitt gott uppskot so eg haldi sum vil eg bara lýsa tað tað øgiliga komplekst so haldi er meiri kompleksheitin enn mítt skepsiskt sum sum kemur fram í hesari røðuni og tí júst hetta her sum eg eisini nevndi við at at børnini faktiskt vit hava innrættaðá okkara samfelag soleiðis at børnini eru summi børn í øllum førum kanska ein stórur partur er til arbeiðis í fimmogfjøruti tímar um vikuna og og akkurát við tí vinklunum er hetta øgiliga jaðiligt og og sjálvandi fara hetta her eina konstruktiva viðgerð av okkum í miðflokkinum og í rættarnevndini m eg trygvi tað vera øgiliga áhugavert at kvað ar nokk so djúpt í akkurát hesum málinum ø so eg sum sagt meiri ein komkomkomplekst mál enn enn so ræðiliga stórur skepsis her frá takk hara formaður takk fyri
so er tað ruth vang sum hevur orðið ger so væl takk fyri
javnaðarflokkurin skjýtur upp at vit lækka arbeiðsvikuna til sjeyogtretivu tímar vit hava fingið hendan spurningin afturvendandi vissi eg minnist rætt til tvey tað seinastu løgtingsvalini eg haldi starvsmannafelagið sum hevur spurt og til tann spurningin hava vit sagt at í sjálvum sær halda vit at tað er fínt at arbeiðsvikan er styttri men vit halda at hetta er fyrstu og fremst ein spurningur til partarnar á arbeiðsmarknaðinum at taka støðu til so hava vit eisini sagt at vit halda kanska ikki at tíðin er tann rætta so leingi sum at vit faktiskt hava arbeiðsloysið sum nærkast null nú vita vit ikki hvussu tað fer at vera komandi tíðina orsakað av korona og har er tað jú ikki bara viðurskiftini herheim í føroyum sum ávirka støðuna men eisini úti í heimi og so fyri tað triðja hava vit sagt at tað líkist ongum at mann bjóðar og og serliga er ta hesi her typisku kvinnustørvina at tú ikki kanst bjóða fólki fulltíðar størv tí at tey arbeiða í vaktum sum eru skipaðar soleiðis at tað ikki ber til at arbeiða fjøruti tímar upp á eina viku tað tað er nakað sum kann øsa meg altso tað tað tað tað eigur absolutt ikki at vera so sjálvandi at lækka við trimum tímum tað er í prosentum ein lækking á sjey komma fimm prosent og tað má má haldast upp ímóti at vit alla tíðina vera færri á arbeiðsmarknaðinum soleiðis sum fólkasamansetingin broytir seg fólkaflokkurin hevur skotið upp at gera eina skipan har sum foreldur í størri mun eru heima hjá børnum og tað vita vit at tað í í hálvfems fimmoghálvfems prosent av førunum her kvinnurnar sum velja at fara heim tá ið tann møguleikin býst og so vita vit samtíðis at nógv av teimum størvunum sum har sum mann má hava fólk altso fólk sum arbeiða eina skrivstovu og hava sínar avmakað uppgávur har trúgvi eg at í nógvum førum er tað nemmari at lækka arbeiðstíðina men til dømis á einum sjúkrahúsi har sum fólk eru til arbeiðis inntil tan næstu kemur og tað er alla tíðina opið fýraogtjúgu tímar um døgnið tað sama á ellis og røktarheiminum dagstovnim har mugu fólk vera mann kann ikki siga áh ja men nú lækka vit við við trimum tímum sjálvandi er tað tann peningarligi spurningurin tað kemur at kosta nógv meir men er tað tað rætta og og er tað hevur tað týdning so skulu vit sjálvandi gjøgnumfara taðupp á tross av at tað kostar men eg havi hug at spyrja hvør skal arbeiða vissuvit øll skulu arbeiða minna og kvinnur skulu heima passa børn hvør skal so røkja heserliga hesi her kvinnustørvini í í

tað kemur at vera ein avbjóðing og vit kunnu gottinnflyta arbeiðsmegi men men eg veit ikki hvussu tað fer at vera at hava fólk á á sjúkrahúsium á dagstovnum og og á á røktarheiminum sum ikki tosa føroyskt til dømis tað kunnu vit ikki taka fyri givið tá ið vit innflyta arbeiðskraft í so máta er tað nógv truplari enn at innflyta abeiðs til dømis til byggivinnuna so eg haldi at her eru nakrar avbjóðingar og eg haldi at vissi mann skal lækka arbeiðsvikuna so eigur tað at verða gjørt sum partur av einari einum rform einari nýskipan har sum mann ger tilsvarandi átøk fyri at økja um um arbeiðskraftina og eg altso at eg verði snakkað um hetta her við at kvinnur arbeiða minni tað tað er fínasta lagi fyri mítt viðkomandi sum so men men visti mann nú samtíðis arbeiðir við skipanum sum skulu tilskunda kvinnum at vera meira heima og taka sær av børnunum so síggi eg fyri mær at vit fáa nakrar avbjóðingar samfelagsliga og har hugsi um mann kundi eisini hugt eftir kundi mann inniført skipanir sum gjørdu tað lættari hjá kvinnum at vera á arbeiðsmarknaðinum hevði tað verið áhugavert hjá kvinnum og hjá monnum fyri sovít eisini kanska at kunnakeypt sær hjálp heima við skattafrádrátti ella onkrum skipanum nú snakki eg nú snakki g øgiliga nógv um um tæer kvinnur og menn og tað er tað sjálvandi ikki altíð hóast vit væl vita vit enn í føroyum hava eitt nokk so sigbundið kynsmynstur ella hvussu eg kann siga men til dømis at trúgvi eg at nógvar kvinnur vistu tær fingu vælið at fara niður í tí ella tríggjar tímar til dømis ella at sloppi frá trimum tímum húsaarbeiði og at tað peningaliga gekk út upp á tað sama tað kundi verið áhugavert at spurt kvinnur og menn fyri sovítt hvat teir høvdu valt og tað er nemmari at flyta at innflyta arbeiðsmegi til at gera húsarbeiði enn tað er til at

atat at arbeiða á ellisheiminum og og á dagstovunum á røktaraheiminum sum kvinnur í dag typiskt arbeiða hetta er bara nakrar tankar viðkoman sletti at vera við til viðgerðina í í rættarnevndini eg haldi væl at mann kann arbeiða við hesum her tankanum á lækka arbeiðsmeguna men eg haldi ikki at tað kann geras sum eitt átak sum stendur púra einsamalt takk fyri
tena viðmerking beinta løgu jacobsen ger so væl ja takk ya hera formaður er púra rætt sum russvang sigur at tað er
nógv sum skal viðgerast væl og virðiliga í hesum her málinum her men onkur ella ein bólkur sum í øll kundu kanska fingið fyrimun við einum stytti á arbeiðsviku tað eru til dømis tey sum arbeiða til dømis sum sjúkrasystrar ella heilsurøktarar heilsuhjálparar í í vaktum tí eg veit at summar av teimum arbeiða til dømis tólv tímarvaktir í vikuskiftum tað er rætiliga strævið so er ikki nógv tíð til at taka sær av áhús og familju men eisini eitt annað so eru tær kanska tá veit rutt vangs m hendi eisini altíð væl um at teir arbeiða kanska átta til fýra ella sjey til trý so at ter frí í nakrar tímar skulu aftur í náttarvakt so tað blívur øgiligani tungt hjá nógvum av teimum ella blívur avstræi í øll førum og kanska eisini ósunt kropsligani og seg eisini sálarliga tí tað var kanningar víst so tað kundi kanska ver ein fyrimunur fyri ávísar bólkar í øllu førum um tey høvdu styttri í arbeiðstíð men sum rutt vang sigur tað eru nógv at viðgera í hesum her málinum takkfyriha formaður takk fyrigersvæ
vong ja sum eg segði í í mína røðu
so so kann tað iritera meg inn á sálina á hesi her størvini við vaktum har sum tað ikki ber til at arbeiða fulla tíð tað líkist sárt tasta ongum í mínari verð men men hetta her við at arbeiða í vaktum nú kann eg fortelja at tá eg var nýútbúgvin í tveyoghálvfems sum ljóðssmáur so var tað púra vanligt at mann hevði vikuskiftið svakt up á áttaogfjøruti tímar sjálvandi var mann sjáldan til arbeiðis í áttaogfjøruti tímar sum reglu var tað so mikið friðarligt at mann slappa at sova inn ímillum men tað gjørdi at mann hevði n nógva frítíð samanhangandi nógvar frítaðar og mín pástandur er at tað vóru fleiri ljó t sum arbeiddu fulla tíð enn tað er í dag sum arbeiða fulla tíð har sum mann í høvuðsheitum arbeiðir í átta tímarsvaktum tó í tólv tímum í í vikuskiftinum men tað krevur sjálvandi tá at mann hevur eitt bakland sum til dømis kann passa børnini í áttaogfjøruti tímar út í eitt takk fyri takk fyri so er tað aksel
msonjohanesen sum verður orðið nei orðið til viðmerking ger so væl ja takk fyri háðraframaður er tað var tvey ting sum
ruth vang og inniar sum eg hugsaði at viðmerkja tá eina var at her hon sigur at vit mugu økja um talið av fólki á arbeiðsmarknaðinum um tað eru soleiðis so fleiri arbeiða við at fáa kvinnurnar kanska meira heim eg kann bara siga at tað er ikki nakað sum javnaðarfólkina arbeiða við vit halda tað fínt at kvinnurnar eru á arbeiðsmarknaðinum men tað snýr seg um at fáa familjulív og arbeiðstøðu at hanga saman og tað er kanska ein trupulleiki hjá nógvum familjum í dag tá bæði mamma og pápi arbeiða nógv og mann hevur fleiri smábørn men tað sum hon so inni á tað var at her við umsókarna størvum hvussu mann fór at hanga saman koma trupulleiki og tørv á fleiri hondum ella hendrum í teimum størvunum dømis á eldrarøktini ansýringarøkinum og sjúkursøkinum tað tryggir faktiskt ikki í tær tí so vit hyggur at støðan er í tað so er tað rættiliga nógv sum arbeiða niðurseta tíð ella sum arbeiða eftir sínum økin so tey eru longu niðan fyri niðan fyri sjeyti trý tímar sum mann skal ikki hava fleiri hendur øgiliga lítlan mun men tey koma nærri á fullum brøki og tú sær tær kvinnur sum arbeiðir har at fáa tey kanska eina lønarhækkan og hygg mær eftir danmark har arbeiðir mann sjeyti trý tímar viku á
ruttvang takk fyri ja hatta er ein áhugaverdur vinkul hjá
aksal ve johannesen at at teytey tær kvinnurnar sum nú arbeiða niðursetta tíð kanska halda fast við sama tímatal og tí av tí at arbeiðsvík koma a arbeiða fórhaldsvesa hægri brøk tað tað fer heilt sikkurt at vera galdandi í í nógvum førum vænti eg men men sum sagt vit eru ikki móti hesum í prinsippinum men vit halda hetta má gerast í einum samlaðum pakka mann kundi til dømis hugt eftir pensjónsaldrinum kundu vit hækkað hannað eitt sindur skjótari vil mann heldur hava meira frí tá mann hevur børn og so arbeiða kanska itt sindur longri tá ið mann blívur eldri eg trúgvi at vissu nógv nógv fólk sum høvdu fingið tað valið høvdu heldur viljað arbeitt eitt ár afturat tá ið tey nærkast pensjónsaldritakk fyritakk fyri so er
boí da helgi abramsen landsstýrismaður sum hevur orðið ger so væl harra formaður til viðgerðar
hata er løgtingsmál nummar sjey uppskot til samtyktar um at stykta arbeiðsvikuna eitt uppskot sum javnaðarflokkurin hevur lagt fram mann kann undrast á at ein flokkur sum til fyri bara einum ári síðani umsæt arbeiðsmarknaðarmál og ikki loysti hendan spurningin ella gjørda nakað við hann nú leggur hetta fram sum eitt uppskot til samtyktar um at heita á núverandi landsstýrið um at fáa hetta gjørt arbeiðsmarknaðurin er sum aðrir marknaðir tað snýr seg um keypissølu fyri ein prís sum partarnir avtala síná millum tá ið vit fara inn í ein handil at keypa so velja vit tær vørurnar sum vit hava brúk fyri um tær kunnu keypast fyri ein prís so vit halda svara til tað virðið sum vøran hevur eingin lóg ásetir hatta vøra ikki má kosta meira enn sou so nógv er vøran ov dýr so fara vit onkra aðrastaðni at keypa hana so sær tað eisini við arbeiðsmarknaðinum søluvøran har er arbeiðsmegin sum arbeiðarin selur fyri ein prís sum hann og og arbeiðsgevarin kunnu blíva samdur um eingin lóg eigar at áseta hvussu nógv virði ein arbeiðstímuri skal hava tað eiga partarnir at semjast um sínámillumi nakað heilt annað er at stórur partur av kørmunum um arbeiðsmarknaðin er skipaður við lóg og tí má politiski myndugleikin vera við í tí partinum men eisini tað skal helst verða gjørt vi semju millum partarnar á og hví siga hetta jú í hesum uppskotunum verðurlagt upp til at arbeiðsvikan skal styttast men arbeiðarin skal fáa líka nógva løn fyri færri tímar tað merkir at vit hækka tímalønina við lóg summi fakfeløg hava longu samráð seg til eina styttri arbeiðsviku til dømis hevur starvsmannafelagið ein sáttmála um níggjuogtretivu vikur tretivu tíma viku verð arbeiðsvikan nú stytt við lóg úr fjøruti nú sjeyogtritu tímar so verður munur á lønarhækkingini til tey ymisku fakfeløgini tey fakfeløgini sum hava samráða seg til eina styttru arbeiðsviku verða fyri mismuni hvussu ætlar mann at loysa tann spurningin tí eg gangi út frá at tá ið mann hevur stytt arbeiðsvikuna so er tað verin partur av lønarsamráðingunum eisini so tey hava goldið fyri tað við løn skal mann so fara eisini inn og broyta sáttmálan altso lønina tá arbeiðsvikan í føroyum gjøgnum tíðina er stykt so er tað altíð gjørt við lóg og kanska kann tað forsvarast at longdin á arbeiðsvikuni kemur undir tað sum mann kallar karmar um arbeiðsmarknaðin men at hækka lønina samtíðis eigur ikki at verða gjørt við lóg tað eiga partarnir á arbeiðsmarknaðinum at semjast um eg taki ikki undir við hesum uppskotinum sum tað liggur men eg vil tó at siga at um hetta skal gerast so eigur tað undir øllum umstøðum at verða gjørt saman við partinum á arbeiðsmarknaðinum og gildistíðin eigur at verða frá næsta sáttmálaskeiði so kunnu partarnir sjálvir taka hatað upp um hvussu hvussu hetta skal ávirka lønarkrøvini í samband við næstu sáttmálasamráðingar javnaðarflokkurin sigur viðmerkingum til hetta uppskotið at talið av teimum sum eru strongd er hækkandi í okkara parti av heiminum ein møgulig orsøk til hetta siga tey kann vera at tað er trupult at fáa arbeiðslív og familjulív at hanga saman og tað haldi eg nakað sum vit øll kunnu øll kenna til men kanningar í okkara grannalondum benda á at tað e ikki vist at styttri arbeiðstíð loysir tann trupulleikan í svøríki vórðu tey fyri nøkrum árum síðani gjørdu tey fyri nøkrum árum síðani royndi við at stytta arbeiðsvikuna í onkrum føri heilt niðuri í tretivu tímar í móti allari væntan so hækkaði sjúkrafráveran eftir at arbeiðstíðin varð stytt í danmark vístu royndir at trivnaðurin á arbeiðsplássinum gjørdist ikki betri tá tey styttu tað kunnu vera fleiri orsøkir til tað ein ársøkavin til dømis vera at fólk sum arbeiða niðursetta tíð fáa fleiri uppgávur á heimafrontunum í staðin og tað kann eisini vera at ein sum arbeið styttri tíð ikki fær tær mest spennandi uppgávurnar á arbeiðsplássnum eitt sum eisini verður nevnt er at tað er ikki víst at arbeiðsuppgávurnar blíva færri hóast tíðin at loysa tær verður styttri onkur kanning hevur víst at fólk sum hava arbeitt færri tímar ofta halda at tey hava ov lítla tíð til at loysa uppgávurnar sum tey fáa á arbeiðsplássinum nú skal eg iki brúka hetta til reyða fólk frá stytta arbeiðsvikuna uttan iva finnast eisini gðir góðar grundgevingar fyri at stytta um tíðin á arbeiðsmarknaðinum eg haldi bara at vit skulu geva okkum greitt at tað er ikki so einfalt at bara at tú arbeiðir færri tímar so hevur tú størri arbeiðskleði og minni strongd har eru nógv onnur ting sum eisini spæla inn vit innflyta í løtuni útlendskar arbeiðsmegi tí vit hava ikki nóg mikið av arbeiðsfólki í føroyum til at loysa uppgávurnar sum eru á arbeiðsmarknaðinum um føroyingar skulu arbeiða minni skulu vit so innflyta meira útlendskari arbeiðsmegi ella skulu vit framleiða minni ella ætla vit á tey sum eru á arbeiðsmarknaðinum skulu renna skjótari tað eru víð roynd og vera bara hasir tríggir møguleikarnir í farna valskeiði fingu vit eina nýggja pensjónsskipan har pensjónsaldurin spakuliga hækkar og har og har tað er møguligt skal tað eisini bera til at útseta pensjónina tú tú skalt kunna arbeiða longri tað virkar eitt sindur øvugt at vit skulu fáa fólk at arbeiða minni meðan tey eru í góðum árum um meira tá tey blíva gomul samanumtikið kann sigast at taðer uttan iva nógvar góðar grundir til styttu arbeiðsvikuna men sum við øllum øðrum so er tað ikki ókeypis øll um øll skulu arbeiða minni og kortini fáa somu løn so merkir tað at fleiri fólk skulu til fyri at fáa sama arbeiði gjørt og lønin hjá teimum verður ein eyka útreiðsla hjá arbeiðsgevaranum nú kann mann sjálvandi rokna sovorðt t frá nógvum ymiskum fortreytum ja so prøva spælt eitt sindur við sínum tølini minst á tímalønin er í løtuni hundrað og trýogtretivu krónur og níggjuogfýrs tríggir tímar við hesi lønini kosta fýra hundrað krónur um vikuna fyri hvørt starvsfólki tað vil siga at um ein arbeiðsgevari skal seta eitt annað fólk í starv í tríggjar tímar fyri hvørt starvsfólki sum arbeiðir tríggjar tímar styttri unn vikuna fyri somu løn so skal mann rinda fýra hundrað krónur um vikuna eyka fyri at fáa sama arbeiði gjørt alt annað líka men tímalønin skal sambært hesum uppskotinum hækka við tíggju krónumu g fimmogfýrs so tað kemur afturat sambært hagstovuni eru umleið sjeyogtjúgu túsund fólk á føroyska arbeiðsmarknaðinum og samlaðu lønarútreiðslurnar liggja um átta hundrað og fjøruti milliónir krónur um mánaðin sigur hagstovan øll arbeiði ikki fulla tíð men um vit siga at øll stytta arbeiðstíðina við hesum sjey komma fimm prosentunum altso tríggir tímar fyri hvørja fjøruti so tosa vit um eina samlaða kostna á trýogtrýss milliónir krónur um mánaðin ella góðar sjey hundrað og hálvtrýss milliónir krónur um árið fyri at fáa sama arbeiði gjørt tað eru rættiliga nógvir pengar men sjálvandi tað veis sum hvussu seta hetta upp og onkur kann siga at mann blívur effektivar etrámvegis men hetta er bara roknað beint út sum sum tølini liggja nú kann tað sjálvandi vera at onkur sum arbeiði niðursetta tíð fer at siga at tey vilja ikki longur niður í tí men eg gangi út frá tey sum fara at krevja at fáa soma lønarhækkan sum hini fáa so tað verður tað sama útreiðsla tí tey fara neyvan at arbeiða teir síðstu tímarnar fyri harra formaður eg eri skeptiskur viðvíkjandi hesum uppskotinum sum tað liggur í øllum førum haldi eg at tað eigur ikki at verða sett í verk fyrr enn í samband við komandi lønarsamráðingar tí hetta verður sera dýrt fyri arbeiðsgevararnar og tí eigur tað at vera partur av einiri semju millum partarnar á eitt arbeiði er í gongd á hagstovuni sum eitur løn og arbeiðstíð landsstýrið er við í tí arbeiðinum tá tað er arbeiði klárt hava vit nógv beturi grundarlag at taka avgerðirna út frá tá fáa vit millum annað at vita hvussu nógv arbeiða niðursetta tíð og hvussu nógv niðursetta tíð tey arbeiða hetta var tað sum eg hevði siga um hetta takk fyriakk fyri so
aksel willemsun johannesens mína viðmerking ger so væl ja takk fyri harra formaður
nógv mann kundi viðmerkt at húskan landstýrsmaðun vr inni á men taðhvar ikkistundir til nú la kann taka tað seinni men útrokningarnar eru sjávandi ikki so einfaldar tað tað eru nógvar millum rokningar harbeint men ta taka tær helgi abrabsen inni á so eg haldi ikki eg og helgi abrabsen eru so ósamdir um júst tað tá tað stendur í uppskotinum her peint heftar uppskot til samtyktar um at heitra á landsstýrismannin um at stytta arbeiðsvikuna og gera tað trý partar av samráðing við partarnar a arbeiðsmarknaðin mann skal tragja partarnar v arbeiðsmarknaðinm inn tí at tað kostar sjávandi eisini nakað av pengum og sum verður eisini sagt seinni í viðmerkingunum at mann mælir til hettaveður gjørt yvir nøkur ár til dømis annað hvørt ár kaska mann sigur í einum fimm ár so tað er ikki nakað sum verður gjørt í einum og helgir kostnaðurin skal berast í einumtakk fyri ger sovæl helgi

vit ikki gera at blanda hasi tingini saman at vit eru samd um at karmarnir um arbeiðsmarknaðin er nakað sum vit kunnu orðna við lóg í løgtinginum men at sjálvarsamráðingarnar lønarspurningurin er nakað sum partarnir av arbeiðsmarknaðinum eiga at finna útað sínámillum tí haldi tað er øgilia umráðandi at at veg skal man gera nakað sovorðið so skal mann hava partarnar við og eg haldi at tað er tað er rættiliga upplagt at mann sigur at í øllum førum so skal tað ikki fáa gildi fyrr enn við næstu lønarsamráðingar slsat at partarnir kunnu taka tað við sum ein part av samráðingarupplegginum teirra millum takk fyritakk fyri
so er tað johan eli poulsen sum hevur orðiðger so væl
ja takfyr harra formaður til uppskot nei til viðgerðarkt um at stytta arbeiðsviguna frá javnaðarflokkinum eg fari n beinanvegin at boða frá eg taki als ikki undir við uppskotinum tað ser engin ivi ver um tað hetta uppskotið fer at kosta kanska leysligani mett eini veit eg út ímóti fimm seks hundrað milliónir árliga bara fyri tann privata marknaðin eini tvey hundrað milliónir fyri landið og aftur einir hálvt annað hundrað milliónir fyri kommununar skalt tú býta kostnaðin upp á hendan mátan sumtað veru lagt upp til at geras stigvíst ja so er tað kostnaður upp á hundrað góðar hundrað milliónir kanska um árið fyri tað privata hálvtrýss fyri land og einog fimmogtjúgu milliónir fyri kommunur tað verður ført fram at fólk kanska eru strongd av at arbeiða tí skal mann stytta arbeiðsvikuna niður á sjeyogtretivu tímar fyri strongd nú i henda koronakreppan hevur verið í hæddini eina tíð so hevur mann fylgt við eisini í útlendskum fjølmiðlum har snakkað um at nógv fólk hava verið heima í sáttarhaldi og annað aðvísir seg at tað eru nógv fleiri skyldsmessur tað eru fleiri familju sum ikki klára upp saman tí tey fáa nógv for nógv á tíð saman so at tað skal fara at gera strongdina minni at tú fær tríggjar tímar meir nn vikuna heima tað ivist eg stórligani í tí tað er eingin kanning sum vísir eftir akkurát arbeiðstíðum sum gevur strongdina skalt tú fáa ta sama burturúr uppá styttri tíð sum skalt renna á skjótari í arbeiðsplássinum og tað veit eg sóta jegskal renna meira og pumpa hjarta meiriviliga strongdur og hin møguleikin er at ikki geva pengar við tavilsi at tú kanst seta arbeiðsvikuna men lønina ikki vildi við tá tað hevur teir minni pengar eg haldi serliga strongdin í dag er orsakað av at fólk vvar fyri at tey ikki hava ráð at liva so at hetta fer at minka um strongdina trúgvi eg so eylinsatt slettisk upp á hetta er heldur hin vegin hetta fer at økja um strongdina hjá fólki so er tað eg hugsi bara kanska um flakavirkini sum hava ringt við at fáa fólk til arbeiðis til at arbeiðaí eina fjøruti tíma og viku og kanska ofsta arbeiða fólk á flakarisínum yvirtíð skal mann nú siga at arbeiðssíður verður tríggjar tímar styttri tí hetta kemur ein smitt inn á allastaðni so verður tað soleiðisnar at tey á flakavirkini fara at ter eina útrokning at tað er bíligari há okkum at hava ein robott her inni at hava eitt arbeiðsfólk nú kemur tað fór eitt arbeiðsloysi við sær men klókarkameradiskar røddir um mann so kann rópa tag ella kommunistiskar rddir hava verið frammi um at tey sum eiga hendan robottin kanska kunna betala eitt brúkaragjald ella eitt borgaragjald til hendan borgarar sum hevu mist arbeiði til ein robott sum mann hevur í løgtinginum kemur at framtvinga við slíkum uppskotum tí eri eg als ikki við upp á hetta og fer mann at fáa tað sama burturúr upp á eina styttri tíð tað vísi eg onkuntíð nú kenni eg bara frá skipia og mann ofta hevur gjørt vaktarskipanir í nógvum fiskaríi har ið mann hevur fingið eit sindur meiri svøvn kanska vanligt soleiðs at mann hevur deilt upp og har mann onkuntíð blíva eitt sindur effektivari tað er saðnhidd og aðrar tíðir hevur tað víst stiktmál s hatta mann verður minni effektivur so tað er hetta er eitt øgiliga dýrt eksperiment serliga í hesum tíðin at fara í holt við har okur snakka um eitt stað millum kanska eina einar átta hundrað milliónir og eina milliard sum man skal betala so tað eri eg alt annað í fegin um tí fari eg als ikki at taka undir í hesum uppskotinum at tá mann fer snakkar um strongd aftur nú skal mann hava hasær tríggjar tímarnar við hús eg snakki javnan við fólk og spyrji hvat ið teg eru í serliga familjur strongdar av øgiliga ofta e ikki tað eg evi øgiliga sjáldani og hoyrir fólk koma inn á at vit eru so nógv til arbeiðis nei tað hoyri eg øgiliga sjálda men eg hoyri øgiliga ofta at hað eru so nógv tiltøk av øllum tó skal verð til trý fýra fimm tiltøk við øllum børnini skula tú hevur kanska trý børn onkrar familja tey skulu til trý fýra fimm tiltøk við hvørju einasta barni og eg veit at tá ið meiri tíð verður heima so eru eisini onnur sum eru úti so tonthjað nú hava okur meiri tíð sum okur kunna fáa fólk at kunna brúka úti á okara venjingarmiðstøð úla ti á okra flotti fasilitetin av øðrum av øllum møguligum slagi sum skal rena pengar úr familjulummanum so eg ivast onga løtu í at hetta uppskotið kemur upp á ongan sum helst máta at hjálpa arbeiðaranum eitt vet so eg fari beinleiðis at boða frá eg er ímóti hesum uppskotinum takk fyritakk fyri so er tað edva
tá jacobsen sum hevur eina viðmerking ger so væl takk fyri
fyi harra formaður eg haldi tað var ein sera áhugaverdur vinkul sum jon el poulsen kom inn á tað er kanska onkrar meiningar um tað men tað meti eg virkligan eg vi persónliga arbeitt í virki sum sum er innan fyri primur inanfyri fisk og heilt kortsíðani eg havi verið har í fleiri ár og tað er ein stemt nøgd sum skal avgreiðast í ein plemtan dag og tað fer eingin heim fyrr enn fyrr enn tað eg fari ígjøgnum og tað er soleiðis at tað koyrir við tí tempu sum er møguligt í í sambandi við maskinaríini sum eru har og tí blívur tað ein ein veldig avbjóðing við tað at vissu øll skulu hava hasar færru tímarnar minni so mugu rættiliga nógv fólk inn bara tað eina virksemir sum eg tað sum eg kenni til tí at skal mann renna skjótari so innheinta teir tríggja tímarnar so kann mann í øllum førum síggja tað at tað verður strongd so tað so tað vaskar eftirí so at so so eg haldi
takk fyri ger so væl jóhan elip poulsen ja takk fyri tað er júst so
báast tan sum edva jakobsen vísir á at mann kann nemliga við einum slíkum uppskoti vænta at tað verða mann fer at jú at tonkja tú fegi jú ikki tað sama burtur úr fólkinum vist tú skal fáa tað so verða tay strongdari so er jú alternativi hesin robotturin sum tær kommunistisku røddirnar fyrr hava v verið frammi um og so verða tað soleiðisnar at robotta eigaran at koma at betala a borgaragjald til mín sum borgara sum lukkuliga hava mist arbeiði til eitt pilip trý hundrað og tveyogtjúgu ella hvat tað kom eitur tað takk fyrija takk so er tað
táðhi ingilín didrkson strøm sum hevur orðið ger so væl
takk fyri ja at stytta arbeiðsvikuna tað er eitt av teimum uppskotunum sum eri øgiliga glað um at vit nú kunnu kjakast um her í løgtinginum nakað sum vit tosaðu v um í valstíðinum hetta tí meti at tað kann verða við til bæði at lætta tað nógva trýsti sum er á menniskju og á náttúru í dag royndir og kanningar tær eru gjørdar í stóran mun í altjóða fyritøku ein av heimsins tøknirisum sum eisini haldi er blivið nevnt í dag setti arbeiðsvikuna niður í tretivu tímar og boðaði frá at fólk eru meira uppfinnsom og fáa munandi meira burturúr á toota verksdagnum í gøtuborg har arbeiðsdagurin varð minkaður niður í seks tímar so vóru millum annað ógv færri ella væl færri feilir í framleiðsluni og starvsfólk vóru munandi betri nøgd á eldraøkinum í svøríki tað sama bæði arbeiðsfólk og tey eldru ertustóran mun tey eldru høvdu næstan dupult s nógv tilboð um ymisk ítriv og trivnaðurenn vakstíð fyri báðar partar vit hava síðan arbeiðsvika minkaði niður í fjøruti tímar fingið internet teldur avanseraðar maskinur sum gera nakað av nógvum arbeiði fyri okkum vit hava eisini í nógv stóran mun fingiðbetri samband til útheimin men vit eisini fingið eitt samfelag har sum umhvørvi er undir ógvusligum trýsti har børn og ung eru undir høgum trýsti og har tær flestu familjurnar tær renna og tuska fyri at fáa alt at hanga saman tí er í høgum korsi í dag vit hava sæð seinastu tíðina tá samfelagið fór niður í fer at vit keyptu minni ferðaðust styttri ið hava tosað við nógv sum hava uppdagað at tey faktiskt høvdu tørv á minni og faktiskt kundu fáa meira avgreitt upp á styttri tíð tá samfelagið koyrir í høgum gir hava vit lyndi at keypa okkum frá tingum sum taka tíð fyri at keypa so mugu vit brúka okkara tíð at arbeiða og tað er fínt at arbeiða tí arbeiðið gevur okkum lut í felagsskapinum og innihaldi men tað er tað eisini nógv annað sum ger so og tað eisini nógv annað sum vit hava tørv á tí tí eru pengar men pengar í sanniliga eisini tíð tí sum kanska kundi verið brúkt saman við børnum til at skapa ella tila mennast sálarliga lív okkara eru munandi betra í mun til tá ið arbeiðstíðin var sekstan tímar um dagin hvønn dag í vikuni í dag sær tað nokk so gott út og tó fleiri eru sjúkrameldað við strongd summi hava einki at búgva í onnur stríðast við tunglyndi og aðrar sálarsjúkur tað kann vera ringt hjá nógvum okkara fáa tíð at gera nakað meir enn tað vit noyðast at gera tá vit snakka um at stytta arbeiðsvikuna so er talan eisini um ein javnstøðuspurning ein styttri arbeiðsvika fer nemiliga at gagna teimum sum arbeiða niðursetta tíð og hetta eru umleið tveyoghálvtrýss prosent av kvinnum á arbeiðsmarknaðinum í føroyum eitt nú upplýsir heilsuhjálparafelag føroya at meginpartin av teirra limum arbeiða partíð stytta vit arbeiðsvikuna merkir tað at tey ið framvegis velja at arbeiða til dømis tretivu tímar um vikuna fáa løn fyri tretivu sjeyogtretivnda partar heldur enn tretivu fjørutuindapartar hetta vil tískil vera ein lønarhækking ein væl uppiborin lønarhækking harafturat tosa vit sjáldan um tað arbeiðið sum liggur hjá flestu familjunum heima her vísa kanningar at í flestu førum er tað kvinnurnar sum taka tyngstast sloypu og um bæði menn og kvinnur arbeiða eitt sindur minni so er eisini meira tíð til tað sum hvønn dag skal gerast heima tá vit hava tíð so eru vit umsorganarfull og tá vit hava tíð so vaksa vit ikki inneiturvuligai krónum og oyrum men sum menniskjur við umsorgan fyri fólki og heiminum rundan um okkum tað samfelagið sum vit mugu skapa fyri ikki at síggja t heimsumfevnandi vistfrøðiligt samanbrot er eisini samfelag har vit leggja dent á tí saman við familju og vinfólki har vit skapa innihald heldur enn at gerast so nógv sum gjørligt fyri løtuvinning nú hugsar onkur kanska at eg haldi at vit skulu gera so lítið sum møguligt og bara a liggja heima og slappa av men tað ætli eg ikki tað sum eg meini er at vit skulu eiga færri ting verða nøgd við minni og ikki tráa eftr meir og størri alla tíð velja góðsku fram um mongd og hava tíð til at vísa hvørjum øðrum ans vit kunnu ikki keypa ella vaksa okkum úr menniskjaliga trýstunum ella úr umhvørviskreppuni tað er eingin ivi um at tað sum fekk okkum í hesa støðuna at fyrstan tíð ikki far at loysa okkara trupulleikar tørvur er á nýggjum átøkum og nýggjum hugskotum at stytta arbeiðsvikuna er eitt fet rætta vegin takk fyri harra formaður takk fyri
so er tað djóni nolsøy joensen sum hevur eina viðmerking ger so væl ja takk fyri harra formaður ja hetta er
har er ein góður vinkul sum ingilin diresen strøm er inni á at lyfta tað líkasum upp á eitt iti sindur hægri ella eg veit ikki hvus ma skl kalla tað eitt sindur annað vinkul upp á hetta málið tí at tað eg eri samdur við teimum sum hava ført fram eisini frá frá frá samgonguni hetaher við at tað er eitt komplekskt mál tað r er nógvir vinklar inn á tað men tað at tað at sum ingilin strøm eisini nevnir hetaher við eitt tíð tí er ein íløga kann mann siga og og og upp á nógvar mátar um vit hyggja eftir arbeiðsmarknaðinum í dag har fólk gera sítt arbeiði til lítar har út á arbeiðsmarknaðinum so so hava vit kontrað tað so hava vit at familjulív sum skal røkjast sum skal gerast ordiligt og tí tí tí taki eg øgiliga væl undir við tí sum verður ført fram frá ingiles strøm um atat tað er ein íløga og tað er ein fyribyrging av øgiliga nógvum tingum tað e bliv nógv ting nevnt nevnt undir viðgerðini her um hvussu vit kunnu geva kort úr nans og hvørt á sínum men tað er eisini tá tað kemur inn á tað serlga ta sálarliga økið ogkort og stron
takk fyri ger so væl ingilín didirsenstrøm
takk fyri og takk fyri viðmerkingina ja hetta er eitt komplekt øki tað er eisini tí at tað er eisini kanska blíva lagt fram sum eitt uppskot til samtyktari so at landsstýrismarin kann fara undir arbeiði og laga tað til eisini við trýpart av samráðingum so øll koma við í arbeiði og tað sum er tað er eisini hetta við at nógv av tað er ein kostnaður sjálvandi tað er ein kostnaður fyri alt men ein stórur partur av hesum kostnaðinum við sum mann ger tað yvir fleiri ár vísir seg at fara at verða spardur inn aftur í sjúkradøgum í heilsuverkinum í at viga effektiviteturin og økist at vit kanska hava betri hugskot og nemliga eisini hetta við at vit hava kanska yvirskot til at koma við at hava tíð til at koma við onkrum hugskotum sum vit ikki klára at yvirskoða í dag tá ið vit skulu renna so øgiliga skjótt tí er hetta eitt rætt fet ja eitt fet rætta vegin takk fyri takk fyri
johannes joensen sum hevur eina viðmerking ger so væl akk fyri harra formaður et nevnd
tiningilin strøm øh lánønarbólkar og nevndu heilsusystrar og ella heilsuhjálparar a eg hugsi at bara spyrja hann um um um ikki hesir lálønarbólkarnir nú fáa har hevur mann møguleika líkasum at lyfta tey tá vit fara í holt við hesa tilgongdina soleis at tey fólkini sum arbeiða í hesum tungu størvinum sum ofta eru lánønarstórv at tey fáa tay lyftir sum tey hava uppiborið takk fyritakk fyri ger so væl ingil
klyn didixsenstrøm jú tað vísti seg at vera øgiliga trupult
at lyfta hesar arbeiðspólkarnar í teimum fjølbroyttu umsorganarstørvinum at lyfta at løna hjá teimum hægri tað vísir at vera øgiliga trupult men við hesum í og við eisini at tað eru øgiliga nógv sum ikki arbeiða fulla tíð sum til dømis strutvang eisini var inni á hetta við at tað er í nógvum førum at mann faktiskt ikki sleppur upp á fulla tíð har hetta so kundi verið ein hjálp til tey og eitt litt á tí økinum ein væl uppborðiligt takk fyri
hevur polsdóttir sum hevur eina viðmerking ger so væl takk fyri harra formaður e mær dáma
kn val vinkulin sum ingilin strøm hevði sína røðu og bæði í mun til javnstøðuperspektivi og umhvørvisperspektivi tað sigu seg sjálvt at tá vit skuldu renna skjótari og skjótari so fer okkurat farbrúka eisini upp tí at orkan til at planleggja og at bara vera til hon verður minni me í minnist fyri nøkrum árum síðani so las eg eina rapot úr svøríki sum yngiln eisini snakkaði um sum vísti at at tað faktiskt gagnaði bæði arbeiðsgevaranum og arbeiðstakaranum at mann stytti arbeiðsvikuna tí at tá ið tá ið arbeiðsvikan bleiv stytt og tímarnir vóru styttir so hevði arbeiðarbeiðstakarin faktiskt nógv størri orku til at gera varð var upplagdur til at gera arbeiðið til lýtar teir tímarnir sum var til arbeiðis heldur henn at kanska tann síðsti tímin á arbeiðsdegnum har var eingin orku eftir og tí bleiv arbeiðið so sum so menda hera porturin vísir millum annað at arbeiðstakarar høvdu stóra gagn av at arbeiðsvikan bleiv stytttakk fyri
so væl ingilin dide ozonstreym sjálvandi hava
øll stórt gagn av at orkan hjá bæðija hjá arbeiðsfólki fer upp og mann kann ikki taka av ongum so at taka av nøkrum tímum tað hevði jú komið væl við tá ið mann tá i ð hervur postettur tosar um hetta her við ati jú skjótari vit renna jú og hægri verður okkara forbrúk tað er nettupp eisini ein av grundunum til at mann í í noregi fer undir ella ætlar at fara undir at stytta arbeiðsvikuna enn meir nettupp av umhvørvisorsøkum tí at tað vísir seg at júskjótarivið renna jú skjótari samfelagshjólini mala jú meira hava vit tørv á at keypa okkum til ein skjótari døgurða keypa maskinur keypa ymiskt sum kunnu gera allar arbeiðsuppgávurnar lættari fyri okkum og tað so bestemt ikki er til gagn fyri umhvørviðtakkfyri
er tað sirið steinberg sum hevur orðið ger so væl takk fyri har formaður
bór tað er uppskot frá javnaðarflokkinum um at stytta arbeiðsvikuna aftað rat sera áhugavert mál sum sjálvandi eisini má viðgerast við fakfeløg og við arbeiðsgevarar men so er tað tað at skal tað koma ígjøgnum er spurningurin um tað ikki er løgtingið sum pá einlanna máta má gera tað við lóg tað ivist eg onga løtu í men tað hetta er ikkieitt einfalt mál til dømis verður tað ein uppgáva eisini hjá nevndini at fáa lýst hvat hvat ið sovor mál kemur at kosta men tað er so tað eina gspurningur hinari síðuni er so hvat vinnur mann við tí eg haldi at endamálið í uppskotinum er gott men sjálvandi má tað lýsast nærri okur arbeiða nógv í føroyum okur hava kanska ta virknastu arbeiðsfjøldina sum yvirhøvur er vistiman hyggur eftir tølum arbeiðstíttleikin er høgur okur arbeiða leingi altso okur hava eisini tann uppi í teimum hægstu pensjónsaldrinum og okur eiga eisini flest børn og okur hava lágt arbeiðsloysi so tað eru øgiliga nógvir faktorar sum sum siga tað at okur eru nokk so eru nógv á arbeiðsmarknaðinum kanska nokk sum pressaði so at sæð í tí ljósunum so kann tað eisini vera familjupolitiskt átak at hugsa arbeiðslívið í eitt sindur eitt sindur styttri tað sum eg haldi mann skal taka við tað er hetta her við umstøðurnar hjá okkara børnum eitt barn í føroyum erlutfalsliga leingi á stovni teirra dagur er níggju tímar ikki tí at tey øll skulu vera stovnir men tey allarflestu eru á stovni tí at foreldrini noyðast at arbeiða tí tað er ringt at fáa ella tað so dýrt at liva serliga kanska í miðstaðarkihúsaprísirin er høgur níggjur tímar er leingi at vera úti heimanífrá tá ið tú er kanska illa nokt ur at ganga tá ið tú beginnir og okur hoyra meira og meira um strongd øog trupulleikar við sálarheilsuni og at ung ikki trívast so út frá tí vinklunum eta sjálvandi eitt øgiliga fínt mál at siga at okur skula arbeiða meira við trivnað og arbeiða minni og so er tað hesi her økini sum okur kenna til har sum okur vita at fólk ikki fáa fulla tíð tað málið skal ikki loysast bara við at seta arbeiðstíðina niður tað málið skal eisini loysast við at latast fólkini sleppa upp í tíman tað kann mann gera her og nú tað blevist man ikki at bíða eftir tí tað er eisini eitt øki har tað í nógvum førum eru nógvir avloysarar inni so tað ber til at gera eitt lítið sindur gvussur av bata fyri fólk har okur hava eisini økir har ólk sega nokk so týðiliga taðer ikki orka arbeið fulla tíð tí kanska arbeiðið er likvamliga tungt ella eisini sálarliga pedagogar og og hvørt a sínum fólk sum arbeiða nógv tættvið nógvar tættara kontakt við fólk vísa eisini á tað og so vita okur eisini at tað eru arbeiðir har tað ikki ber til at arbeiða fulla tíð tí tú fer ikki vaktar semaðin hanga saman tí attú kemur at bróta lógina alla tíðina tí tað verður fortætta ímel tum vaknar so tað er eit sindur trupult innan fyri nøkur øki serliga har sum tað er skiftivakt eg nevndi onkuntíð tað í tí pensjónsarbeiði nú nú havi eg var í pensjónsbólkinum áðrenn okara samgongu og so arbeiddu okur eisini við pensjónum eg nevndi onkuntíð hetta her við at at hví kann mann ikki fara inn í gerina á semju við fakfeløgini um at eeri ætlan um tað at mann skal hækka pensjónsaldrin eitt hálvt ár um fimm ár kann tað so ikki fylgjast at við at okur so pá einanna máta kompensera við at lekka arbeiðstíðina við einum tíma tá ella hálvum tíma ella eittl annað at mann brúkti tað sum forhandlingsinstrument vistimann kan siga tað so at at tú kemur kanska arbeiðs sindur longri men tú ferr kanska ein eitteitt sindur betri arbeiðslív tí tú hevur eit lítt sindur styttri í dag tíverri gav tað ikki aftur ljóð eg eri statvekk ivivíst um at tað hevði verið ein góður máti at fingið fólk við í tað okur arbeiða leingi men okur kundu fingið eittbetri arbeiðslív tað er næstan øll fakfeløg sum hava víst á hetta her við vorklaif ballans av tað mát á einlannan máta hanga saman við at vistu mann skal hava sítt sítt lív at fungera at tað ikki verður strongd hin vegin so so skal man ikki síggja strongd sum nakað sum eru so einfalt tí at tað er einki verri enn at vera uttan fyri arbeiðsmarknaðin tað má mann sjálvandi eisini taka við men tað er meira at hava hetta her við at tað blívur blívur blívur við skili visti manhyggur eftir tølunum yvir arbeiðsgaðar hjá arbeiðseftirlitinum so tann bólkurin sum fyllir allarmest sum faktisk er yvir helvtina tað eru fólk sum arbeið inan fyri heilsu og røktarøki og tað eru kanska akkurát tann bólkurin sum hevði havt ein fyrimunir av at arbeitta eit lítið sindur minni men samstundis eisini havt ein fyrimun av at nøkur sloppu upp í tí so hetta er ikki so einfalt fólkaheilsuráði hevu gjørt nógvar kanningar serliga millum ung og tað er tað er ikki bara áhugavert men tað allarmerandi at tað sum veksur mest tað er sálarligar sálarligur trupulleikar millum ung fólk og mistrivnaður og tað pjøðuist ikki hanga bara saman við arbeiði tað kann eisininakað saman við tæir uttan fyri arbeiðsmarknaðin men tað kann eisini hanga saman við at krøvini eru so øiliga hørð serliga fyri ung fólk at koma tá i tey koma inn á arbeiðsmarknaðin og tbúgvinvingarkrøvini eru hørð so mín niðurstøða er at hetta sjálvnd mát loysast milum partarnr v arbeiðsarbeiðsmarknaðinum eg hevði ynskt at vist han skal gerast nakað at tað verður gjørt av løgtinginum tí at tað er einki vunnið heldur við at feløgini í í yvir eina ára rekki ikki fáa nakra lønarkompensatión tí tað bara at fer handla við tí missa altso niðurseta tíðina so einki at fáa uppá krónurnar tað kemur heldu iki at ganga men eg eri limar í rættarnevndini so okur fara sjálvandi at arbeiða víðari við hesum málinum haldað er áhugavert men eg haldi ikkitað r óproplematiskt men men eg g taki undir við andan í uppskotinum men okur mugu lýsa tað øgiliga gott soleiðis at løgtingið kennir tað takk fyri
takk fyri so er tað jóhan eli poulsen sum er við merking gjørt væl ja takk fyri harra formaður eg skildi at
at gangur tjóðveldi í tveimum ella hevur mann skivt meining tí tað blivu ú sligið fast inni í runavík ar veljarafunduir við sjey tímma seymi at hetta uppskotið kom ikki upp á ta tá men eg hugsi at spyrja siður stenberg um hvar henn ið mann skval finna hesar her hetta kemur at kosta landinum eini tvey hundrað milliónir skuldu okur skerja onkrar heilsutænastur ella ella nakrar trivnaðartænastu fyri hesar tvey hundrað milliónir ela ella íløgum sil útseta ella hva hvat skul ikur finna hesar pengarnar til at gera eta uppskotið við tí heldur hatta e rættiliga rættiliga dýrt uppskot og so ikki um at tala fyri tí privatu vinnunatakk fyri ger so væl siri
takk fyri harra formaður ja nú havi eg ikki
fer er ikki ella tað er iki okur sum hava lagt eitt upskotið fram so okur kenna ikki tey tølini um hvat tað kostar men tað er væl tað sum nevndarviðgerðin kemur at eisini handla um so mann ferta lýsttil fulnar so tá ið tað kemur aftur í løgtingið so kennir mann til hvatuppskotið snýr seg um okur høvdu tað við í okra valskrá at mann at mann átti at farað undir eina tilgongd har mann í stigum spakuliga begynti at hyggja upp á at fáa eina legri í arbeiðsviku serliga tí okur vita at tað eru nøkur øki har tað er tungt at arbeiða men okur hava ikki arbeitt meira við tí enn tað men tað var ein tanki frammi um tað tá takk fyri takk fyri so er tað beint í løgið
ejacobsen sum hevur eina viðmerking ger suæ takk fyri hara formaður skilagott sum sigurí
stenberg sigur ati hyggja eftir arbeiðstíðini tá i ið pensjónsalduri veður hækkaður tað haldi er rættiliga skilagott men sog hugsað eisini at spyrja sirur stenberg tað at arbeiðstíðin er so drúgv altso fjøruti tímar hvønn týdning tað hevur fólk sum hava strævikropsigt arbeiði og ikki minst fólk sum arbeiða innan fyri heilsu og umsorganartænasturnar har tað eru rættiliga skiftandi vaktir hvønn týdning tað hevur at arbeiðstíðin ella arbeiðsvikan gerst so trúgv takkfyriha formaður takk fyri ger so væl s
her takk fyri harra formaður
ja tá ið tú hevur hart fysisktarbeiði og kanska skiftandi vaktir eisini so ger tað eisini tað atislit og annað verður størri men tað ger eisini tað at tú fer ikki arbeiðsætlanirnar til rættur soleiðis at tú faktiskt yvirheldur sáttmálarnar kanst tú ikki í nóglum førum í dag fyri fyri nógv heilsustarvsfólk ber tað illa til tay sum hava skiftandi vaktir so tað er sjálvandi ikki so nøktandi ja eg haldi at taðhevði vri rætt a tikið hatta málið inn sum ein partur av forhandlingini tá ið mann hekkar pensjónsaldur taðhaldi eg statsvekk hevði verið rætt men tað sum eg faktisk eri allarmest kedd um um alt hettaher við arbeiðsvikuni tað er tað at tey smái eru so nógvir tímar útat børn mugu vera níggju tímar ella í nógvum førum eru níggju tímar úti um dagin og tað eru rættiliga nógvir tímar til eitti pinkubarn sjálvt um okur hava longt um barshil og alt hatd har tað er allíkavæl gerandisdagurin tey tey frá eitti seks ár kanska sum sum telur rætiliga nógv fyri fyri menniskjudasini hjá barninum so tað hevði eg ynskt at teyhv fingið møguleika atvera longri heima
takk fyri takk fyri so er tað johannes joensen sum hevur eina viðmerking ger so væl takk fyri harra formaður
ja eg sigri steypagreinin í eitt her við við arbeiðsvikuni hví eg kann hugsa um har bara viðmerkir tað at tað er nógvar skilagóðar kanningar sum vísa at fyrimunur er við einum styttri arbeiðsviku so tey bara spyrja seg hví mann heldur hví hon heldur at grannalongd okkara hava lækka arbeiðsvikuna um taður er gjørt av brotnum huga ella mann hevur umhugsað tað væl og og tað byggir á kanningar á ymiskum slag bara hvussu hon sær tað takk fyri ger so væl í
siristenberg ja takk fyri harra formaður ja
tað er væl tí at tey hava sægt tað at tað gevur ein betri lívskvalitet og í nógvum førum kanska heldur ikki verri produktivitet á arbeiðsøkinum so at at føroyingar skuldu verið øðrvísi enn tað tað trúgvi eg lítið uppá tað væl neyvan nakar sum var arbeið samar enn akkurát okra egnu fólk so at um vikana var ett sidur styttri trúgvi eg iki upp á at mann altso í nógvum førum trúgvi mann næstan hevði nátt tað sama so tað er í hvørfalli nakað sum um at lýsa eisini nærri í í í nevndini tí hatta har er jú granskað hata ikki nakað upplívst at fóratuppfinna men sjálvandi er ikki granskað í føroyum men men hví skuldu okur ikki verið samanbaralig við grannalondini tá okur eru tað í næstan og øllum øðrum takk fyritakk fyri
so er tað hennrik old sum hevur orðið ger so væl ja takk harra formaður
tað ernokso intesamt at lurta eftir diskussión um hvat fólk halda um um arbeiðsvikuna og longdar arbeiðsvikuni tað er jú broytt nógv eftir hondini við við sjálvt um fjøruti tímar hava staðið stað nú eftir hondini í rættiliga nógv ár meni tað er kanska serliga tað sum hevur verið framivið eisini um tað og hvussu leingi børnini eru á stovni og hvussu leingi í kanska serliga kvinnur skulu arbeiða sum sum í flestu førum eru tey sum skulu passa børnini ella hava tann partin eg minnist tað teg kom inn her fyrstu ferðinar tá var tað øgiliga øgiliga nógv í nógvum bygdum smærri bygdum kanska hvar tað var rættiliga spesielt at snakka um í heila takið at konufólk skuldu hava arbeiði eg uppvóvster til plássið hvar ið táihørfór eg var hvar øll konufólk arbeiddu úti tað var nøkur heilt fá sum vóru so væl fyri at eg kki púgdist arbeiði úti ellars restin tey arbeiddu so úti og tað var rímiliga leingir dagar men tá børnini ikki altíð at verður hta so neyvr eftirlitið sum tey neyðugt í dag men tað eru broytt øgiliga nógv visti mann hugsar um tey sum arbeiða í tí primervinnuni tey eru undir einum ávísum pressi alla tíðina altso fólk sum arbeiða frá ella við einai maskinu maskinanbestemmar fartina av tí heila og tað rittar ikki at tú sigur hah nú sletki eg lísið sindur av a er líti sndur móði nú tí at so kemur tú afturút p á ein el annan máta og skapar eitt problem á arbeiðsplássinum visti tú ikki fylgji við tú vórður pessaður at fylgja við tí illa blívur tú eitt problem um at flyta st tongsina eitt annað stað at standa hvar tú ikki forstýrar so nógv visti tú ikki koyrir á alla samli tíðina og tað er nakað sum bara vindur upp á seg bíu við at tingini verða automatiseraði meir og meir eg minnisk eg vari avlaskeran í svenskum nótarbáti eg plagti verið í nokk so nógv ár so fyri nøkrum árum síðani so landegar á einum lítlum virki ikki en lítlum virki men eini virki so bræv eg bjóðarein morgunn at koma niðan á virki tí teir taka eina nýggja maskinuligu brúk eg leti meg ikki í okkurt antløtu og fór at hyggja tað undraði mer mesta úllim tað var taðvr taðvar ikki eit menniskja at síggji inni á virkini tað stóðu fýra flakarmaskinur og koyrdi so skuldi tann fimta startast hon bleiv so starta klokkam tíggju um morgunin og so sigi eg við hendarnar mannin her eg siga hvar eru fólki sum arbeiða her nei her arbeiddi eingi fólk her er eitt menniskja inni her og tað sat á einum stólig tað fólkið sæt teimum m stólig har sum alt sum kom frá hesum fimm maskinuni bleiv samlað og einum bandi og tað fólkið hevði so eyguni niður á bandið viss onkur kloddar ag einlarer orsøku vóru dotnir niðurí sum ikki skuldi fara niðurí víðari so altso har vóru imm so so ringi seinni um dagin e hesin gamla sum átti skipið so spurdi han vat eg at gjørdi eg sievði g hugti eftir eini uppi íð eini flakavirki okvat var stagt tær eina maskinu hvar ið eingin arbeiddi inni so sigur hann sjálvt um hann var skipari og átti skipið vaskal við stakkaðast menniskari jørðið fremma ovar seg vaska við stakkras menniskari jørðin tá tú komir og eitt virki sum eingin pjøvust arbeiða og tað er tað sum er ein spurningur úr hvussu ert tattaðtú tey arbeiðsplássini sum fara í íður við automatiseringin okur havat hovrt teitt bater sum hevur stórar flakamaskinurnar teir strívast við at finna fram til hvussu kanst tú automatisera tað at skera kýlan burturúr tær arbeidda nógv ár við eru komnir rættiliga langt og at í heila takið at loysa av fólk av so okur fáa ein ávísan trupulleika framyvir ø í vija hvat gera okur við tey fólkini sum har vóru ú arbeiddi árið og tí er tað nokk so aktuelt við at mann diskuteraði ter við við fjøruti tíman minnst taði g var í føroyingarur í arbeiddi har vóru fólk úr øllum føroyum og har hevði eg onkra onkra viku hundrað og níggju tímar og ein onkur ein sumbigur var har í síðuna meg en hann hevðihundrað og sekstan tímar í eina viku og tað var ikk bara eina viku men tað vóru fleiri viku hannan heyi hundrað og sekstan

soleiðis vór v lívið tá tí tær tað skuldu meir arbeiða fýra mánaðir fyri at f at fáa líkasum grundarlagið undir undir tí sum mann skuldi hava

øheg legði nokk so stóran doyðin á við í sambandi við barsisskipanina eina tað eina uppskoti at at konufólk fingið endurgjald fyri illa fingið pensjónsskipanina upp í barsilsskipanina soleiðis at mann ikki hevði tað at venda aftur til alla tíðina sum mann hevr hoyrt í nógv harans ár at tey fingu ikki pensjón av barsuini tað komu so upp á pláss við við við eitt sindur á strí men líkamikið øh tað fjøruti tímar onkur heldur tað at at eg hevði vissi eg hevði verðir spurtur um um fyri fimmogtjúguáarum síðani so g hildi at tað var tað heilt fantastiskt at bara sleppa við fjøruti tímar men í dag haldi eg at tey flestu halda at fjøruti tímar eru ríkiliga nokk arbeiða serliga í tí tí pressi sum fólk eru undir í dag og p á ein annan máta mást tú trú at tað alt var blivið betri tú tú kansn jú fara fyrá húsunum um morgunin visti tú ikkeg hevur ein hund so kanst tú sleppa hendi slóvsekar at leysandi eitir fyevurfrá húsun um morguna og tú kansn og hann hevur orðnað tað og farin upp á pláss aftur tá ið tú einaferð kemur aftur vissu onga gátter hevur og og so tað uppaftur uppaftur nemmari og tú kansn gera so nógv onnur ting sum tú bara orðnar automatiskt ta heila umframt at mann seppur frá at gera matur sum mann tímir at vist man ikki tímir akkurát tann dagin tað er ein fantastiskur munur á men allíkavæl so er pressið av fólki og stressið taað tað er tað sum undrar meg mesta øllum at at at tð tann partur av fólki hann veksur við stressuni hjá fólki nú tíðin fari so at men mann eigur at hugsa um hvussu loysir mann uppgávurna við at tímaløvnt fólk verða til yvirs í við at tað verður meir og meira automatiserað tað tað er tað sumt sum tíðir uppá te vutakk fyri takk fyri so hava vit ein
ar viðmerking her tað er erhard joensen ger so væl ja takk fyri har formaður
øeg havi akkurát lisið eitttað er faktisk ett stutier sum er gjørt og í einum amerikanskum universiteti hvar teir hava fylt einum einum stórum massa av fólkum tað kemur fram til at innan fyri ein átta tímars arbeiðsdag so er tann effektiva arbeiðstíðin tavil siga hvar ið arbeiðsfólkið arbeiðir við tí sum tað er meint at arbeiða við tveir tímar og trýoghálvtrýss minuttir av einum arbeiðsdegi upp á átta tímar tað vil siga at um hetta er sannheit og tað skuldi mann trúvtað var tá i tað tað er jú eitt vidnoskapli studeer so e tað ein spurningur um hvussu hvussu leggur mann hetta her arbeiðið til rættus heldur enn hvussu nógvar tímar skuldi okur vera á hesum arbeiðsplássinum fyri at náa upp á hesar her tveir tímarnar og trýoghálvtrýss minutir

at og ug meira og meira tað verðurur granskað so ser mær meira og meir hvussu í altso hvar tann effektivi parturin av av so eisini finnur mann út av tí nær eftur besta degnum til arbeiða út um morgunin eg eta døgurðamálið a te iman engdi fyrr táfór okur onkuntat serligt leygarmorgun eg skuldi fara í býin so vóru klokkan fýra um morgunin ar egda fimm og tað sum var allan vegin ígjøgnum tað var tað at tað sum mann gjørdi áðrenn døgurða var tað mest effektiva tað sum tú tað sum tú gjørdi áðrenn tú át ta fyrstu børmáltíðina vart tú effektivast og kanska var tað ein partur av tí sovorð bandi seinni um a sú hilda upp at at hava døgurða tíma og alt hett her men fyri at fáa menniskjan effektivari og og tað pressar fólk nokk so nógv tí trúgvi eg tað reftir at har sum sum er ar joansen siur og tað sama við við við er er er tað neyðugt við átta tímar til at koma til eitt úrslit tá ið tað er blivið so automatiserað at tú nærmast er undir einum konsentum pressi til atið í mun til tað var fyri nógvum árum síðani vist mann hugsar um tann maktintakk fyri
so er tað aksel willemson johannesen sum hevur orðið ger so væl ja takk fyrihara formaður til viðgerðar
er eitt eitt uppskot frá javnaðarflokkinum til samtyktar og tað er soljóðandi løgtingið heytir á landsstýrið um at fyrireika og leggja fram lógaruppskot um stigvíst av stytta arbeiðsvikuna og hví legg mann seta uppskotið fram hvørjir eru fyrimunirnir har eru fleiri argument fyri at gera tað visu man hyggur eftir hvussu tøðan er í føroyum í dag so er tað soleiðis at vit hava tí virknasti arbeiðsfjøldina í heiminum ilta var heimsmet og tá mann sigur arbeiðsvirkni sum hagstovan plagir at brúka tað er hvussu nógvir føroyingar ella partur av borgaranum millum sekstan og seksogtrýss ár eru virkin arbeiðsmarknaðinm í føroyum er tað haldi eg minnis seinasta talið var einogfýrs prosent og taðer fakskt heimsmet so vit taka londini í suðureuropa itkalien spanien og og grikkaland og sovorði so er tað ofta niðri í hálvtrýss trýss prosentum og tað er kanska ein orsøk til at føroyar er eitt av heimsins ríkastu londum tað er tað at vit eru so nógv sum arbeiða og harvið framleiða og skapa vælferð onnur lond sum kanska í rík tað er ein máti er paríkur upp á tað arbeiði nógv og ein annar máti tað er kanska sum mann hevur nógv náttúrutilfeingi til dømis olju og aðrastaðnis saldroyarabia men har ríkisdømi ikki serliga væl býtt so vit eru í virkin á arbeiðsmarknaðinum men samstundis vísa hagtølini ati tað er nógv sum arbeiða niðursetta tíð av okkum føroyingum serligani tá túð kemur til kvinnur so eru tað meira enn helvtina av kvinnum sum arbeiða íniðursetta tíð altso ikki í fulla tíð tað vísir kanska at vit hava onkrar avbjóðingar á arbeiðsmarknaðinum við at fáa arbeiðslív og familjulív at hanga saman og vit síggja eisini ati at tt verða inni í fleiri uppi í fleiri ferðirar at at tað er nógv ella tað er vaksandi í okkara partir a heiminum te í leiri fleiri sum verða strongd og eri samdur við onkrum segði ti hon vera ikki strongdir av at arbeiða kanska meira strongdir hava ikki at arbeiða men vistimannhevi trupult við at fáa geranseðin ahanga saman arbeiðslív familjulív so er tað nógv sum kunnu blíva strongd ogí hesim førinm er tað ikki bara fólk vaksin fólk sum á arbeiðsmarknaðinum tað erkanska oftan ung fólk sum vísa eisini í rakta strongd kanska tí at foreldrini ikki røkka til altíð tí at tey hava for nógv um morðønin eitt annað argument fyri at at broyta ella stytta arbeiðsvikuna tað er at í fleiri fakfeløg sum mæla til efthr millum annað heilsuhjálparfelagið og starvsmafelagið vístu á at tørvur er á at stytta arbeiðsvikuna heilsuhjálparar heilsu røktarar og sjúkrarøktarfrøðingar vísa millum annað á at tað innan heilsuøki ikki ber til at arbeiða fulla arbeiðsviku í trý skiftisvaktum uttan at bróta sáttmála ella lóg á økinum sær nakrar avbjóðingar tá i mann arbeiðir í skiftisvaktum at fáa tað at ganga upp við fjøruti tím heta r nøkrur argument sum eru fyri at stytta arbeiðsvikuna og tað hevu verið ógv inni á hasum her ja tað kostar nógvar pengar uttan iva a kosta tað tað tað eri eg samdur í men eg veit ikium tað er so einfalt at gera tað upp við t tað er s nógvar tímar enn arbeiðsviku og ta sjeyogtjúgu túsund løntakarar ganga við tí so geva tað a tað og tað tað er opuvart ikki so einfalt av fleiri orsøkum millum annað av at av teimum sjeyogtjúgu løntakarunum so er rætiliga stórur partur sum arbeiðir niðurseta tíð s ikki arbeiðir fjøruti tímm á arbeiðsviku tað er eitt sum ger tað at kostnaðurin er ikki ikki so einfalda rokna uppá tað sum mann veit tað er at ein arbeiðstíma svara til tvey komma fimm prosent av lønini taðstytta vit vikuna við einum arbeiðstíma sum svarar til ein lønarhækkan upá tvey komma fimm prosent og hyggja vit so eftir hvat er vanligu ein lønarhækkan í føroyum í góðu tíðum liggur hon ofta millum tveyog trý prosent árliga o í ringu tíðum kanska niður ímóti einum prosenti men í miðal umleið tvey prosent so hetta svar ein tími svara til eina vanliga lønarhækkan í eitt vanligt arbeiðsár sambært sáttmála og hyggjavi s eftir uppskotunm her peint so mæla vitað ikki til u mann skal gera tað her og nú og eg samdu við teimum t mann kann ikki gera tað fyrrenn teir sáttmánnar um er galdandi nú ganga út sjálvandi mann vita teir sátmánarnir menso fer undir tí í eina líðandi prosess og ger tað yvir nøkur ár vit siga hes uppskotinu til dømis annaðhvørt ár øsum vil hava tikið á lei fimm ár seks ár framú av kanska so kostnaðurin er ikki so stórur her og nú nakað annað sum eisini spælir inni í kostina so hevr tað víst seg hvussu er aðrastaðnis ati at mann kann spara nakað í sjúkradøgum tí at fólk eru meira kanska fáa tað betri at hanga saman arbeiðslív og og familjulív ein øktur effektivitetir summi summi millum annað varð borið fram fyri níka løtu síðani ati tað vístir seg at øll kanska ikki arbeiðs effektivt í tei átta tímarnr eru til arbeiðis og at styttpa arbeiðsvikan ett sindur so hevur tað víst seg onkustaðni s hvusssur at er fær ta stytta arbeiðsvikan tað fer av tí tíðinir sum nsiku ikki er efektivur á arbeiðsplássinum tað kann eisini hava við sær øktan efektivitet og att betri trivnað á arbeiðsplássinum har vit kanska esin minni strongd poteltetir og sjálvandi eisini færri útreiðslur fyri arbeiðsgevaran ikki minst at hugsa umær am framleiðslu sum brúkar nógva streym og nógva olju og so framvegis at er virkið opið lís sindi styttri altso eru útreiðslurnar eisini lýs sindur minni en tað annars vildu veri men eingin ivi um tað hetta nettup kemur at kostað nakað men ikki so nógv sum tað konska oftani verður um vit til dømis taka danmark so vísir tað seg at danmark hevur sambært usd í hvussur so hevur danmarkar á arbeiðsviku á sjeyogtretivu tímar og tað verva havt sðani síðaninítjanhndraog hálvfems og kappingarføroyska í danmark sambært ósd so erutaið numar átta í heiminum yvir kappingarfør í lan lond so tað hava eitt gott kappingarføri rættiliga gott sjálvt um arbeiðsvikan er styttri enn í føroyum so tað er ikki víst at vit fáa so nógver kappingarførar av tí vit stytta arbeiðstíðuna men vit fáa nógvar fyrimunir øh eitt annað argument sum eisini hoyrt her beint tað er hvat við teimum sum arbeiða í døgnvakt og tað er serliga hn innan fyri tað kommunala og almenna altso eldraøki heilsuøki ansingarøki at har skulu nógv fleiri hendur til tað er slett ikki víst tí at akkurát teimum arbeiðsplássunum sum eru oftani kvinnustørv vísa seg í dag arbeida tey niðursetta tíð rættiliga stórur partur so tey skulu ikki fleiri til arbeiðis tey koma tættar upp á fullan brøk og taka vit til dømis innan fyri eldrarøktina sum e kanska helt vanligt arbeiða tveyogtretivu tímar um vikuna tað gevur so tveyogtretivu og fjøruti partar løn ta hema niv í sjeyogtretiu tímar arbeiðsviku so fáa tey tveyogtretivu og sjeyogtretivunda partar løn altso ein løn ar hækkan og tað hevur so hvussu tað við sær at vit síggja hvussu nógvar løn fáa menn oghvussu nógvar løn fáa kvinnurnir árligani at menn liggja nakað hægri sjálvt um vit fáa somu løni sama arbeiði men tað ger so at munurin kemur a minka kanska ímillum menn og kvinnur tí at nógvar kvinnur arbeiða niðursetta tíð ein orsøk er kanska ti kvinnurnar kanska ynskja meira at vera á meira tíð heima men eingin ivi um akkurát hesi økini her tað sum mann hoyrir frá fólki sum arbeið inkfi st økini her beint so eru tað óalmindiliga tungt at arbeiða í fjøruti tímar so helt fá eg fr for nógv eitt eitur teiman bara arbeiðir le bara atá manárta kropsstitt arbeiði ella bara á skrivstovu men tá tú bæði kanska er kropstitt arbeiði sum te eru í eldrarøktini og tú arbeiðir ið menniskjum so er tað metalt eisini bilasttandi to alla tíðina hevur við annaðkort børn ella gomul fólk at gera ella sjúk fólk og kanska eisini lyfta og flyta og so framvegis so so tað eru eittstræv við arbeiði meta tey sum arbeiða inanfyri árum innan fyri teir seksteirvrarnir og halda at fjøruti tímar ero nógv at okkur var inni á hettr her við kann mann áseta við lóg hvussu nógv fólk skulu arbeiða sjálvandi kann mann ikki tað ar um mnn kansn ásetta lóg tí eg eri ásett lóg í dag at arbeiðsvikan er fjøruti tímar men hóast eð ásett við lóg so er tað nøkur sum arbeiða bara tretivu tímar tey fáa se tað minni í løn og nøkur sum arbeiða hálvtrýss og trýss tímar men tey fáas so tað meiri løn tey tosar yvirtíð har lønuni tað kemur eisini verða framvyvir man kann sjávandi arbeiða meira enn jeyogtretu tímar man kann ar beiða minni enn sjeyogtretu tímar mat lønin verður so ásett út frá tí so í sína heild haldi eg at uppskotið er gott og eisini neyðugt og meni sum sagt tað skal gerast eisini við at taka partarn av av arbeiðsmarknaðin inn á tí mann sigur beinaðist upskotum herpeint at mann eigur at trý partarsamráðingar tað vil siga hvussu skal løtuna so regulera sítt tíðarskeið ner hvussu skjótt skal tað gerast og so framvegis og so ásetirmann í tí lógu sum er galdandi í dag sum sigur fjøruti tímar at tað verður ikk sjeyogtretivu tímar um mann fer aftur mann fær trýss ár aftur í tíðina so var arbeiðstíðan arbeiðsvikan í føroyum er áttaogfjøruti tímar og fram nítjan hundrað og eina ferð í hálvtrýssunum á ntjanhundraðogtrýssunum einafeð nar og fram til nítjan so stytti man tað úr áttaogfjøruti tímum niður á fjøruti og eg ivist nøgra løtu í at vit føroyingar hava tað nógv betri í dag enn vit høvdu tað tá og vithøvdu nógv ríkari samfelag og vinnan hjá okkum er nógv meira kappingarførur nú enn eg var tá so tað ber væl til at gera mannskal bara gera tað liðarligt og yvir í nøkur áramál og sjálvandi tosa við báðar síður á arbeiðsmarknaðinum áðrenn man fer undir at gera hesar broytingarnar so tað yvirtø onga løtu í tað lesa g gera og tit lesa seg gjørt hjáokkar rannalondum ta er havaanst tyttir arbeiðsvikumann hevur í føroyum og tey eru eisini rík lond sum eru væl fyri og sum hava sterkt vinnulív so hetta lesur seg væl gera um viljuer til tess men sjálvandi skal tað gerast yvir yvir nøkur ár og ikki bara frá degi til dags takk fyri harra formaður takk fyri so er tað við
imerking jaspur langaard ger so væl ja takk fyri formaður ja eg haldi eg trúgvi a vit
flest okkum kunnu taka undir við at tað er ein gongd sum óivað kemur at eisini henda hjá okkum men hyggja vit altso vit hava nú skammat hug at
samanbera okkum við grannalondini og hyggja eftir men hvat hevur ein dani í miðal at reisa til frá arbeiði ein dani brúkar í miðal ein knappan tíma ein føroyingur brúkar í miðal ein hálvan tíma tó siga munurin frá tí at eg fari heimanífrá og at tað blívur bara tríggjar og sjeyogtjørutum og hálvur tað blívur ein hálvur tíma munur frá tí at ein danur arbeiðir tá sum hann arbeiðir sam við samvøgurðar fimmogfjøruti tímar mítt til mín fýraogfjøruti komma fimm ella fimmogtjøruti komma fimmogtímar so tað er eisini viktig tá mann tekur reisu tína við tí reisutíðin er eisini partur eg fari til arbeiðsfelagið og seti meg í bilin uttanfyri og er til arbeiðsfelagið og komi eg aftur heima uttanfyri tí má mann taka tann hálva tíma við ikki gloyma tann hálva tíma takk fyri takk fyri gjørt so væl aksel
ja takk fyri ja tað er kanska rætt sum jaspur langaard sigur a e kanska ymiskt frá fólki nú havi eg sjáldan ferðast langt tá i eg sali til arbeiðis men summi fólk halda tit strævið at ferðast til arbeiðis ein tíma með t onnur halda kanska taðer besta tíðin áv døgnum a mann situr einsamallur í bilinum og koyrir og og tankarnir hava frítt at virka ogsuvíðari men men eg mángot hygja efti taka tað við men eingin ivi er um at lívið í í einum modernaðum samfelag í dag sum føroyar er er nógv øðrvísi at tað vara fyri fjøruti hálvtrýss árum síðani og tað er nógv meira sum upptekur fólk gtí verður tað eitt øgiligani stressalív sum serliga smábarnafamiljur liva har mamman og pápin arbeiða av arbeiði og kareeru má nógv smábørn sum ganga nógv frítróðrarítrív og so framvegis av taðer øgiliga trupult at fáa familjulív og arbeiðslív at hanga saman og tað eiga vit at taka í álvaratakk fyri so er tað ckhristian andre
sum hevur ein viðmerking ger so væl takk fyri harðnaður
tað er seisnar í dag at vit hava havt mangl p arbeiðsmegi og fær a spyrjað aksel ve johannesen um mann heldur tað atvera kløkt at seta tíðina niður tá mann hevur manglup arbeiðsmegi í samfelagnum tá fíggjarligu avleiðingarnar eru rættiliga ógvusligir also tveys koma fim prosent lønarhækking umfamnti vanlið lønarækkingarnar tað tað blívu ein ykugrostur fyri landskassan á hennari hálvtrýss trýss milliónir um árið eg má hugsa um tað so tað triga a tá mann samanber seg við danmark og onnur land so er g ikki sikkur uppá at samanberingin er hoyrdi rætt tí at mann hevur jú í danmark effektiva tíð og her í føroyum saman sum ofta betalt tær fausrnar dúrapaina og s víðari so tð tað krevst tað krevur eina eina nærri útgreining at finn út av hvat eg ingan ir venda upp og niður her og so tað fjórða tað et her við hví skal tað iki henda við lóg altso er tað ikki ein spurningur sum fyrstogfremst eigur at verða avgreiddur við samráðingar á arbiðsmarknaðinumdanmark hevur onga ljóg sum sigur sjeytritímar tað er bara nakað sum arbeiðsmarknaine blivin samdur um takk hyra formaður takk fyri ger so væl

býnso sigur fjøruti tíma r arbeiðsarbeiðsviku og hn er frá tíhanda seinast broytt nígja hunrað og fýrs meni hvussu lønirnar skulu hækka í hesim tíðarskeiðinum tað er so partur ímillum sáttmála spurningur samráðingarspurningur at frælsa á arbeiðsmarknaðinum so tað skal mnn sjávandi draga partarnararbismarknaðir inn til at finna útav tað er eisn tað sum vit eggja upp til tá tað kemur hetl et hervi at mangla arbeiðsmegi so er tað rætt at seinastu árinn anmanglað arbeiðsmegi men mann kann ikki hugsa í konjokturum tá mann ger heta her tí at tá tað kemur ígjøgnumført vistu vit hera samtykt ígjøgnumført soer tað kanska taðn fyrsti tímin kanska í tvey túsund og trýogtjúgu næstu tímun í tvey túsun ogfimmogtjúgu triðog tíma tvey túsn og sjeyogtjúgu tá kunnu vit gott standi o mangla nei at hava for nógva arbeiðsmegi tað vita vit ikki vit vita væl at vit hava háonjukturar tá mangla utr arbeiðsmegi so havu lágkonjukturir faa stórt arbeiðsloysi so tað øliga ringt at taka hædd fyri akkurát konjokturunum í samfelagnum men tað sum hennrik old er inni á so er tað kanska okkurt sum bendir á at vit blíva meira o meira automatisk at maskinur yvirtaka nógvar tí arbeiðinum sum fólk gera í dag tí kann tað væl vera um tíggjuogtjúgu tretivu ár so so er tað ov lítið arbeiði til til okkum menniskjur tí at maskinurnar gera tað fyri hjálp takk fyri so er tað johannes
sum er har viðmerking ger so væl fyri nú ið
vóna vit hetta uppskot verður samtykt men eg vil bara spyrja aksel við johannesen tveir spurningar tann eini er væntar aksel við johannesen at framleiðslan í føroyum verður ávirkað av hesari broyting og tann næsti er væntar aksel við johannesen at vit fáa javnari samfelag tá ið kemur til lønar inntøkur takk fyri takk fyri so væl akseli willhavensen í
asen ja takk fyri fyri
purningarnir johannus aðer tað fyrsta sum vænti verðu framleiðsla ikki ávirkan tað tor r at siga stórari við se eg trúgvi at vit fáa ein ávísan øktan prodekkitet og efektivisering men eisini tað at mann hevur møguleika at arbeiða yvir visti neyðugt fyri at hava somu framleiðslu so arbeiði mann lýsindi longri ennhvat lógin ásetir men so betalir mann yvir tíð út til arbeiðsfólkið tað er tan fyri spurningurin tann seinni spurningurin var ja eingin ivi um at fáa javnar samfelag tí tað vit síggja í dag hóas sum við lóg siga tað at lønini eru tað sama hjá kvinnum sum hjá monnunum sum forvinna menn meira pengar enn kvinnur tí kvinnur arbeiða nógv í størvum sum krevja døgnvakt at andsøkarøkinum á eldraøkinum og heilsuøkinum har tað eru øgiliga vanligt a arbeiða niðursetta tíð vistimann tyttir arbeiðs vikuna so koma teir tættar upp á fulla tíð og fáa harvið meira løn og tí fáa tað javnari samfelag og ikki minst ímillum menn og vinnur tak fyri hara formar takk fyri
so ikki fleiri sum bóðu um orðið í hesum máli hatta málið verður nú beint í rættarnevndina vit hava punkt fýra tí fyrsta viðgerð er tingmál nummar átta tvey túsund og tjúgu uppskot til løgslóg um broyting í løgslóg um ræðið á málum og málsøkjum tí er millum eina yvirtøka av málsøkjunum hjá landslækna embætriði formað fara at biða biða um framsøgfólk til tað málið ja takk tann fyrsti er brandur sandoy ger so væl
ja takk fyri harra formaður eins og vit fyrradagin so hava vit her eitt mál summ tjóðveldi hevur lagt fram sum eisini er eitt yvirtøkumál tað sum herur viðgjørti fyrradagin varð yvirtøka av løgregluni nú viðgjara vit yvirtøku av landslæknanum til viðgerðar er uppskotið eitur uppskot til løgtingslóg um broyting í løgtingslóg um ræði á málum og málsøkjum yvirtøka av landslækna embatinum eftirlit við heilsustarvsfólkum og stovnum á heilsuøkinum sjúkufyribyrging sinnisjúkraviðurskiftir líkskoðan vóvnaðarflutning óforferðandi evni sjúklingarrættindi og eftirgjørd gitnaður tað er endamálið við lógini fyrst er at siga ati eg haldi tað er rættiliga sjáldsamt ati at tjóðveldið í sínum uppskoti mælir til at stórir partar av einum øki verða verandi í danmark aftan á at yvirtøkan er framd tá meini eg við auterissatiónir og auteratiatións skráseting klæður og endurgjaldsmøguleikar innan heilsuverkið málsøkið ótil ætlaðar hendingar og málsøki gransking á heilsukm øll hesi hesi økini mæli tjóðveldi til at verða verandi á donskum hondum aftan á at hendan her yvirtøkan er framd tað haldi eg eri rættiliga markakolligt øh eg eri samdur við tjóðveldi um ati sum tey skriva í hesumí hesum uppskotinum at tað er tørvur á at fáa ein sterkan fakmyndugleika sum er ein føroyskur fakmyndugleiki ið kann ráðgeva myndugleikum í heilsumálinm er heima vit síggja nú hesa hendan parna tíðin her sum við korona hon hevur um nakað víst okum at vit hava virkliga tørv á at fáa fáa tikið hetta málið undir føroyskt undir føroyskt málsfrøði í uppskotinum stendur ati hetta skal implementerast á ólavsøku tvey túsund og einogtjúgu og sambært uppskotinum kemur hetta at kosta knappa fimm milliónir fýra komma níggju milliónir krónir árliga í mun til tað uppskotið um yvirtøku sum vit viðgjørdu í fyrradagin umat yvirtaka løgregluna so er hetta eitt uppskot sum er munandi kostnaðar minni og tí allarhelst er tað kanska heldur lættari at fáa eina semju um atat yvirtaka eitt slíkt mál sum ikki er so kostnaðar tungt sum sum at yvirtaka gregløgregluna og eg bleiv nokk so nógv ella øgiliga optimistiskur í gjár eisini tá ið vit hoyrdu heilsumálaráðaran hjá okum sum umboðar samgonguna í úti í heilsumálaráðnum sum staðiliga mælir til eisini ati at vit faktiskt gera hesa yvirtøkuna og taka hetta málsræðið yvir á yvir á føroyskar hendur øhhetta sjálvandi mnn kann mann kann altíð fara í í hina grøvuna og siga atihví hví hví rett ikki gjørt áðrenn altso skal ta ein kreppa til at hetta at hetta bleiv aktuelt og vit sóu jú undanfarna vælskeið tá tá sær te jú tjóðveldið fyri ati atstaðsetingin av hesumlandslækna embatinum fór á landinum so so tí tí er hetta eitt sindur meir kotligt ati at hetta nú kemur men ókey tað skal vera hjartaliga vælkomin tað er slett ikki tað kanska vit klára ati í hesum í hesumtíðarskeiðum í vælskeiðnum at skipa soleiðis fyri at tað sum tjóðveldið ikki kláraði í undanfarna valskeið klára vit í hesum valskeiðnum øh talan er um eitt andstøguuppskot og og tey plaga ikki at fáa góða lagnu sum oftast men eg fari bara at boða frá at vit koma í uttanlandsnevndini at geva hesum uppskotinum eina góða eina góða viðgerð eg haldi at vit tað sømi seg at vit geva hesu naa góða viðgerð tí at tí at eg trúgvi at ein stórur partur av røktinginum er eri rímiliga samdur í hesum døgum um at vit eiga at yvirtaka hetta málið á føroyskari hendir takk fyri harra formaður
sigur ystembur hørr eina viðmerking fyrra formaður ja eg haldi er gott at brann sand oyn
ger positivur um uppskotið tað vildi eisini verið natúrligt at fólkaflokkurin ynskti at yvirtikið nøkur uppskotella nøkur mál so tað er púra natúrligt soleiðis sum taðer nú so tað hvørki tjóðveldi ella nakrar annar flokkur í føroyum sum hevur ávirkan á landslæknaembætið so hvar tað í húsæst hevur eg tað bara stýrilsa forpasjentsiguret sum tekur sær av og og løgtingið hevur einki við tað skuldu laga gjúrt tíverri hetta uppskotið er smalkað nættum sum tað bleiv víst á og tað er tí at nakrar lógir ikki eru við nættupt fer at vita um tær møguleiki at fáa tað ígjøgnum og mann hevur tikið tær lógirnar sum hava beinleiðis við virksemið hjá landslæknani gera í dag eta ikki ein landslækna uppgáva at skráseta aderessatiónar tað liggur hjá stýril sum forpasjentsiguret men tað e eitt ølga fløkt mál en okur hava tikið alt tað við sum er tað beinleiðis dagliga arbeiðið hjá landslæknanum og tí er tað sett saman soleiðis eg haldi at htta er faktisk ein fínar máti at gera tað uppá mann má gjarna ugo gjúrt broytingaruppskot tikið alt men so er í vandi fyri og kanska fáa einkisandoy
ja takk fyri harra formaður takk fyri viðmerkingina
ja eg eg eg haldi at ta hetta sær út sum at vera skilagóðr máti at gera uppá hinvegin sjálvandi tá ið talan er um hesi viðurskiftini her so skuldi sóvu gjarna komið úr landsstýrinum og tað skuldi gjarna verið gjøgnum arbeitt av teimum embansfólkunum sum varð í landsáðrenn tað verður agt fyri løgtingi vissu vit skulu snakka um eina reella yvirtøku øhso ati tað fara vit sjálvandi at at viðgera í uttanlandsnevndini tað einasta sum eg einasta sum eg vísti á har við við hesum her við at atifaktiskt staðsetingin fór úr føroyum undir seinasta undir seinasta valskeiðið tá ið í tjóðveldi hevði heilsumál tað var bara tað sum eg vísti á so tað og mer eg skilji væl at tað felli er rítingarjørð takk fyri ja so fær ingil

k fyri ja viti viðgera yvirtøku av og ræði á ymisum málsøkjum sum tjóðveldið hevur lagt fram og yvirskipa so vil eg siga at javnaðarflokkurin er ikki ímóti eini yvirtøku av landslæknaamambatinum hetta er sum sagt eitt lógaruppskot sum kemur frá tjóðveldinum eins og við yvirtøkuni av kriminalforsorgini og løgregluni og so eru nakrar avtalur sjálvandi sum skulu upp á sum mannkann tá ið mann skal gera eina yvirtøku sum hesa og tí hevði tað kanska verið í ynskiligt um uppskotið kanska heldur var eitt uppskot til samtyktar h sum mann kundi heita á landsstýrið um at fara undir arbeiði at yvirtaka málsøkini millum annað landslæknan ella um so var atta kom frá landsstýrinum øhtað sær tað ikki út til at tað fer at gera men tað tað kundi verið ynskiligt tí her eru nógv sum skal fáa tað upp á pláss sum tykist at vera kanska eitt sindur meira innviklað ein enn ein tingviðgerð her í løgtinginum vit duga væl at síggja fyrimunir við yvirtøkuni embatið kann vera væl meira sjónligt í føroyum enn tað er í løtuni og tað kundi mannhugsað sær eisini fera henda visu tað verður yvirtikið eisini bara íog við at mann kanska fær ein persón sum summál ber seg á á føroyskum sum kanska ógv okkum eisini hava lagt merki til bara fyri at taka eitt lítið dømi nú her í síðstu koronatíðini kundi eisini hugsað sær at lógarverkið tað verður munandi betri tillagað føroysk viðurskifti men tað kunnu eisini vera nakrir vansar visti mann ikki setir eyka inn vit mugu sikkra okkum ati nóg nógv fakligheit verður sett av til arbeiðið og eisini nóg nógvur peningur til tann nýggja heilsumyndugleikan og um ikki so fáa so kann tað fáa olvarsligar fylgir fyri heilsuverki um samstarvsavtalan við danmark ikki verður gjørt ordiliga so kann tað henda at tað verður ógreitt hvørjar uppgávur vur verða gjørdar hvar øendamálið við hesum heilsumyndugleikanum stendur í uppskotinum at vera at fáa ein sterkan fakmyndugleika innan heilsuøki í føroyum tað haldi eg er eitt gott mál at seta sær mann kann seta spurnartekin við hvussu sterkur tann ætlaði heilsumyndugleikin í uppskotinum verður tí tað stendur eisini í um avleiðingarnar av uppskotinum at einasta broyting á økinum er at myndugleikin nú gerst føroyskur innihaldsliga so broytist einki av at landslæknaembatiskiftinavn til fólkaheilsumyndugleikin hesi øki sum fyrr hava verið røkt av tí danska heilsustýrinum skulu vit so taka ábyrgdina av tað er fínt meni mann ivast kanska í um tað er nøktandi við tveimum fakfólkum sum verða sett afturat sambært uppskotunum altso ella at vit skuldu sata tveir løgfrøðingar í starv afturat í í heilsumálaráði og so ein løgfrøðing ílandslæknaembati at landslæknin fólkaheilsuráðið og deildin fyri arbeiðsuog almannheilsu skal húsast sum somu løn tað er eisini tað r eitt gott hugskot men broytir ikki so nógv uttan so at aðrar skipanarligar ella føleika mest siga broytingar ella betringar vera fyri stovnarnar tað snýr seg nemliga um heilsufakligu førleikarnar í hesum ætlaða fólkaheilsumyndugleikanum og við tveimum løgfrøðingum afturat í heilsumálaráðnum og at landslæknin fær ein løgfrøðing afturat kann mann kanska ikki fyristilla sær fer at leggja afturat sum førleikunum á sum mann hevur tørv á á fólkaheilsuøkinum í javnaðarflokkinum halda vit a at mann kundi arbeitt víðari við málinum á tann hátt at allir tríggir stovnarnir teir verða skipaðir í ein nýggjan stovn við trimum megindeildum ein tað er tann fyrisitingarliga læknafrøði tavil siga landslæknaembati og alt tað sum hoyrir til har tað næsta tað er tað og sosiallæknafakliga og tað triðja eru fólkaheilsuátøk og eptimologiskari altso gransking soleiðis sum hon í stóran mun hevur verið framd á deildini fyri arbeiðsu og almannheilsu og lutvíst aðrastaðni í heilsuverkinum eisini og so eisini á fróðskaparsetrinum tað er viktigt at hava ein sterkan fólkaheilsumyndugleika í einum vælferðarsamfelag ein slíkur stovnur skal jú bæði hava eftirlit við fólkaheilsuni og eftirlit við starvsfólki í heilsuverkinum og eisini bygnaðinum í heilsuverkinum tað vil siga attað eru nakrar stórar uppgávur øog akkurát tað krevur nokk fleiri fakfólk enna uppskotið ætlar tað vil siga ikki bert løgfrøðingar men eisini fólk við útbúgving innan fólkaheilsufrøði samfelagslæknafrøði og so framvegis tað má fyrst og fremst vera ein fakstovnur sum skal meta um heilsufakligar spurningar bæði einstaklinga men eisini á stovnsstigi um mann hevði fingið sett ein slíkan stovn í gongd tað hevði tað veri eitt framobrátt fyri tað føroyska heilsuverkið tí tað manglar í dag og tað kundi og akkurát hetta ein yvirtøka sum hendan kundi so vera kanska eitt ei eitt høvi at byrja arbeiði og fingið tað at verið ein lutur í hesum arbeiðinum hm so niðurstøðan hjá okkum er til víðari hon er tann at javnaðarflokkurin ikki er ímóti eini yvirtøku av landslæknaembatinum við nøkrum tilleiðingum avtalum og at tað verður tikið atlit til tey tingini sum sum eg havi nevnt h serliga viðvíkjandi øktari fakligheit meni men hetta er eitt uppskot sum kemur frá tjóðveldinum har vit kundu ynskt oktu okkum at tað var eitt uppskot til samtyktar ella eitt uppskot sum kom úr landsstýrinum men men tað skal sjálvandi eisini fáa eina góða viðgerð í í uttanlandsnevndini har vit hava har vit hava fólk og síggja hvussu tað fer at síggja út tá ið tað kemur til aðru viðgerð takk fyri harra formaður ja siristenberg eina viðmerking
takk fyri harra formaður ja eg haldi áhugavert við
myndugleikastovninum fólkaheilsstovninum sum ætlanin er at gera og tað er gjørt nakað av fyrireikingararbeiði og tað er við støði í tí at uppskotið er eisini skrivað og tá ið mann tekur akkurát sum tað løgfrøðisliga fyrst so er tað tí at tað kanska fyrst er liður í einum sovorðnum arbeiði at kanska fáa føroyska lóggávuna og skriva vegleiðingar og tey tingini og sjálvandi skal tað fylgjast upp við at tað eisini er sterk fakfólk tey elligantíð gera tað sama men sum at hyggja eftir hvat okur hava í dag so hava okur eina kompetensju í landinum eks antal dagar um mánaðin so í mun til tað so er hetta her ein stovnur sum er har hvønn dag sum kann hjálpa og monitera fólkaheilsuna sum kann siga tað so og eisini vegleiða myndugleikunum og tað er tað linkið sum okur upp á eina eina máta mangla heilt ótrúliga nógv haldi verið blíva so sjónligt hesa her seinni tíðina so at at fáa stýrt eina fólkaheilsumyndugleikunum

eingin ivi um at ein so ein slíkur fólkaheilsustovnur tað hevði verið til fyrimunst bæði fyri heilsuverkið so ið saman kundi kanska fingið skipað uppgávurnar betri men eisini tá tað kemur til ráðgeving og har skal sum sigur steinbøk eisini kemur inn á og sum eg eisini kom inn á í mínari røðu so so mátann sum má fakligheitin vera upp á pláss eg skilji væl at mann leggur eitt uppskot fram nú um at at yvirtaka embætið og at her er tað so løgføring mann hevur tørv á men eg haldi at vit mann ordiliga vil gera nakrar ordiliga góðar batar á økinum so krevur tað eisini at vit fáa staðblindani fólkaheilsustovnuna upp á beinini og tað kundi kanska verið nakað sum mann sum mann arbeiddi við samstundis takk fyri at fara mær í dag

tað var nú síðani vit byrjaðu hendan her samgongan byrjaði fyri einum ári síðani nakrar beint nú verið fleiri uppskot til yvirtøkur og eg havi fleiri ferðinar tosað eitt sindur um og undra meg eitt sindur yvir at mann hevur havt fýra ár áðrenn so stonkt eg nú vildi eg hesi ferðinar ikki koyra meira á tað kontíðini helt tað ver at farið nokk at tak kontíðina nú hava tey sitið fyrstu ferðirnar í fýra ár tey síðstu e vet ikkihvan tólv árini ella kvurt ár aat at at tey høvdu so nógvar møguleikar men lat okkum nú lata tað málið liggja tey høvdu fýra ár tey fingu einki ígjøgnum tá tey kom heldu ikki at tey komu til yvirtøkur so nú nú vendau vit eitt sindur upp á hvat hvat snýr hetta málið seg um ta kakð eit yggj eitt sindur upp á yvirtøkuna av landslæknanum taka vit ta feskasta dømi beint nú so er tað akkurát nú fimm mánaðir síðani at koronaraktin tað hevur kostað okkara samfelagi hundrað tals milliónir onkur sigur kanska í hvussu sevær meirenn eina hálva milliard millum eina hálva og kanska eina milliard og hyggja eit eit sindur eftir men hvat er tað sum er hent eg vil siga saman við landslæknanum heilsuverkinum donsdonskum myndugleikunum hava vit í tveimum førum megnað at bastsjúkuni eg haldi tað er ótrúliga stuttligt at vakna upp klokkan sjey um morgun og hoyra útvarpið siga at nú kunnu vit enn einaferð staðfesta at eingir føroyingar eru sjúkir og eingir føroyingar eru í sóttarhaldið og so sigur onkur men kundu vit ikki væl megna hetta sjálvi møguliga kundu vit tað møguliga kundu vit ikki men eg haldi tað er júst tað sum er styrkin í ríkisfelagsskapinum hetta er tað sum vísir tá ið vit standa saman í ríkisfelagsaskapnum har vit veruligani megna og hví skulu vit sum eitt lítið fólk sum eitt lítið lítið fólk úti í norðuratatanshavinum standa einsamøll í hesum allastaðnis nú siti eg sjálvur í norðurlandaráðnum fólk sendi europa øll ynskja veruligani at standa saman at deila vitan hvussu kunnu vit veruligani øra føra okkum fram hví skulu vit líkasum stilla okkum sjálvi í ein bás eg haldi t tað er totalt misskilt og eg haldi tað er eisini øgiliga stuttligt at tað er ikki eitt menniskja í føroyum sum ikki tekennir til tilmælini frá sunnilssirilsin bæði hvat tað vívíkar tteimum tilmælunu sumvit hava fingu heima men eisini í teimum førunum har føroyingar ynskja at fara av landinum vit hava upplivað at øll lond hava læst sínar grensur sum eru heilt anatúrligt tá ið tað kemur ein sovðan sjúka sum korona hevur gjørt men hvat hava vit sæð her nei vit hava alla tíðina havt eina opna hurð inn til danmarkar vit hava kunnað royst niður sum vit tað vilja tað kann eg verið sjúkraørindir lestrurørindir ella hvat hevur verið so hava vit ígjøgnum alla koronatíðina kunna koma út og inn í landinum akkurát sum einki og vóru vit sjál høvdu vit altíð hetta her sjálvur høvdu klárað tað kanska men óivað ikki hví kunnu vit ikki síggja tað at ríkisfelagsskapurin er verul veruliga nakað sum vit eiga at fløga um hann hevur kanska nakraska veinkir men eg eri heilt sikkur í at tað er eisini nakað sum vit eiga at kunna finna loysn uppá vit síggja at eu har eg nógvar samanrenningar eg veit at at bretland valdi at fa fara burturúr men og tað rillaði eina lítla tíð men mann særa allíkavæl so kláraði eu eisini at fóta sær tí tað síggja tað at ein felagsskapur sum eu gevur veruliga meining tí at vit standa sterk saman týsdagin brúkti aksel ve johannesen orðið signalpolitikkur og vildi eg ynskt at tjóðveldið steðgaði við hesum her at brúka ein signalpolitikk at vit vilja hetta og vit vilja hættar tó at tey væl vitað at hetta er bara ein signalpolitikkur og einki annað lat okkum finna tær bestu loysnirnar fyri tjóðina føroyar innan fyri ríkisfelagsskapin eisini heldur enn at aliggja yvirtaka mál sum vt t í dag væ vita fungera rættiliga væl í tilmælunum her eru eisini tvey mál ella tvey økir sum hann beinanvegin sigur hetta kunnu vit ikki yvirtaka auterisatiónir og autrasitiónsskrásetingar og klaður og endiligahalsmøguleikar og annað tað er beinanvegin nøkur ting man má parkera tí vit ikki megna hesi tingini orsøkin til at vit stendur í í álitinum orsøkin til at vit ynskja at at taka yvirtaka hetta her jú tað er tí at vit skulu fáa ein sterkan fakmyndugleika innan heilsuøki í føroyum orsøkin er at vit skulu hava ein sterkan fakmyndugleika innan heilsuøki føroyum og so trúgvi eg nógv at siga men hava vit ikki tað hava vit ikki sterkan fakligan myndugleika innan keilsuøkið í føroyum eg trúgvi t teir allarflestu føroyingar vilja siga júmen tað hava vit tað hava vit veruliga eisini megnað í millum annað við korona sum eg byrjaði við hetta er heilt fantastiskt einki annað land í europa hevur megnað tað sum vit hava megnað bæði tað at vita havt so stórar smittir og samstundis í tveimum førum eisini klárað av basta niðuraftur mín áheitan er at heta er eitt stórt komplekst øki lat okkum heldur brúka orkuna upp á viðgerðartrygd sum samgonga havi sett okkum fyri at hesar broytingar skulu gerast okkara landi og okkara fólki at gagni hetta álitið kemur stendur her sirka kosta fimm milliónir og eg veit at hesar fimm milliónirnar allarhelst vera væl meir tað kenna vit eisini onnur dømi sum vit hava yvirtikið at tað blívu væl oman fyri kanska tíggju milliónir hví ikki heldur fara inn og siga men vit skulu gera viðgerðartrygd vit skulu hava bíðilistar vit skulu hava heilsuverk sum ræddar øllum fólki hvussu nógvar krabbamonssjúklingar kundu vit rædda fyri hesar tíggju milliónirnar hvussu nógv av øðrum kundu vit rædda staðin fyri at vit siga nei nei nú skulu vit hava ein myndugleika sum er væl fungerandi áðrenn vit skulu niðurlegga hann soleiðis at vit brúka enn og blíva enn ov verri til tað sum vit longu hava í dag sum sum fungera sera væl so eg haldi at tað er viktigt at vit at vit hava fokus á at at hetta sjálvandi ikki kemur mál og tað er í tjóðveldið nokk eisini vita takk

sambandsflokkinum var úti í gjár og segði at man átti at yvirtakað landslæknaimbatið so mann kann siga at tað talað í tveimum tungum í mun til jaspur langord beint nú meg havi sjálv eisini sitið sum ungdómsdelegatur í norðrantaráðnum í tvey ár tí g kenni eisini væl arbeiði har eg veit eisini at mann kansn standa saman sum norðarlond sum vit longu gera í forvegin har londini hava ymiskar fólkaheilsustovnar ella vit yvirtaka landsæknbati sum kunnu samstarva akkurát líka væl danmark og norra hava ikki tann sama stovnurin á tí økinum tey hava hvørt sínan hvørt sínan nationalan stovn so eg haldi t ræðliga nógva tíð sum jaspur langaard segði a hongur sletti ki saman tí at vit vita eisini at vit høvdu kuna gjørt eitt betra arbeiði kanska vissu vit høvdu ein enn sterkari landsæknastovn í føroyum og tað hava vit ikki tí hann er ikki yvirtikin í mun til landamørkini so hava tað helriki gongd okkara avgeran um vit kundu steingja tey tí vit hava ikki vit haa ikki ræði á teimum heldur so tað at vit hava kunna ferðast fríkt til danmarkar tað er ikki okkara avgerð sum sum sjálvandi so er tað jaspur langaard
ja takk fyri har vóru nógvir nógvar viðmerkingar visuet
geravur tað síðsta tá tað kemur tað landfrøðiliga mørkini steingja vit sjálvs vit ikki vilja hava onnur at koma inn her so at vit sjálvur kunna sett forðingarfyri tí og danir kundu eisini steingja fyri okkum við y fyri okkum og so har er tað gangur tað báðar vegir men sum ein partur ar ríkisfelagskapinum ynskja vit sjálvandi ikki at læsa dyrdnar fyri hvørjum øðrum ja tað eru eru nøkur ting vit kunnu gera og tað kunni gott vera eg kaileu holm johannesen ikki eru samdur í hesum eg meini bara at vit hava sett okkum nøkur heilt ótrúliga góð mál á heilsuøkinum har vit veruliga ynskja at heilsutrygd skal verða sett á skránna á skránna á dagsskránna og tí haldi eg tað er øgiliga harmiligt at vit fara inn at tosa um sstovornar politikk her sum alt annað líka at vit taka av teimum pengunum sum heilsuøki annars kundi fingið takk fyrija takk so er tað

ggalandsstýriskvinnan í almannamálanum um eg fáa undir tunguna áðrenn eg sigi nakað víðari at mann kann vera so ymiskur sum eg sjálv og undanfarni røðari mást túi ta var frá hvør enari planet virkar sum ein so ódemokratiskur hugsanar háttir at blíva við at siga tað at fyri tíima at sitar í andstøðu nú so skal man ikki kunna leggja nakað fram altso okur sótu í samgongun í fýra ár okur hindrað ikki teir andstøðuni sum sat tá í at leggja nøkur uppskot fram so vórðu skilagóð okur tóki faktiskt undir við eina rúgvu av teimum eisini viðgerðartrygdini

heilsuøki er rættiliga samansett nakað av lógini er føroysk lóggáva men ein røð av lógum eru ikki yvirtiknar taðer sum ikki eru yvirtiknar dagførdu okur faktiskt rættiliga nógvar í seinastu samgongu fyri ikki at sagt afturút tí tað verða ikki natúrliga dagførdar og tí eru okur á nógvum økjum aftan fyri danska heilsuverkið tá tað kemur til reguleringar nei okur fingu so dagført nakað men tað skal gerast alla tíðina og tá ið okur hava lagt uppskotið fram soleis sum tað sær út nú við yvirtøku av landslæknaembatinum so ekur valt at knýta tær lógir afturat sum hava við ta dagligu driftina ella ta dagliga arbeiðið hjá landslæknanum at gera og tí er hetta her ein yvirtøka av sjálvum embatinum og í tí liggur so eftirlit við heilsu starvsfólkum og eisini eftirlit við stovnum á heilsuøkinum sjúkrufyribyrging alt tað sum eitur eptomiðlóggáva sum hevur verið nógv frammi allar súkulatriðju ela sjúkulatriðju lógirnar lívskoðan vónaðarflutningur er forserandi stortfór sjúklingarrættindi og eftirgjørdu gitnaður tað eru alt økir sum hava vit tað dagliga virksemið at gera og sum hava hava tørv á at blíva at koma á føroyskar hendur soleiðis at okur fáa rúkt het her økið sum best yptomiðlóggávan er kanska tað best kenda tí hon hevur verið nokk uppi at venda beint nú sat ta gina kunngerðirnar umkring óforserandi stoffur minst líka so viktigt tí ati tey stoffuni sum koma inn um flogvøllin tey broyta næstan kemiskan formun hvønn dag og ok kunnu bara føroyska tollvaldið hevur bara heimild at leggja hald á tey evninr sum eru lýst í í kunngerð niðri frá og har vór ukur fleiri ár aftur út og tað betíddi tað at stoffur koma inn um landamarkið ou fingu einki gjørt við tað tí er tað nakað við at er viktigt at kunna handla bein á veg og tað kanst tú ikki á einum øki sum tú ikki hevur ræði á tað er lagt upp til at lógin kemur í gildi ólavsøkudag í einogtjúgu og tað eru nógvar orsøkir til at okur hava lagt uppskotið fram høvuðsorsøkin er sjálvandi tað at tað verður føroya løgting og føroyski myndugleikar sum kunna gera lóggávu á hesum hesum lógum sum nú verða yvirtiknar og eg veit ikki hvussu nógv mál íð hesieri koronatíðini eru strandaðir nettupp tí mann ikki hevur lóggávuri so at koma her og siga tað at alt íð verir so heilt fantastiskt ja nógv hevur verið heilt fantastiskt hevur tað men tað hava eisini verið nógvir politikarar sum hava verið frammi og sagt at sjálvandi mug okur hava á eptomiðlóggávuna á føroyskum hondum so okur til dømis kundu sett ter inn at tar verða heimilidt at taka gjøld frá ferðafólkum sum koma tað er tað ikki í dag dømi sjúka og heilsa og ullan lóggáva sum hevur við tað at gera tað er eitt reint innanríkismál og tað má stýrast lokalt og tað er nakað við at tú mást kunna handla skjótt tá ið eitt annað hendir ein farsótt brýytur út ella hvat er tað nyttar ikki at tú skalt bíða fleiri mánaðar eftir at fáa gjørt lógarbroytingar okur hava við koronastøðini sett av hvussu týdningarmikið landslæknaembati er tað r eit fanntatiska viktigt starv við okara samfelag men eisini hvussu torført er tá okur ikki ráða sjálvi tí hvat kunnu okur á løgtingi samtykkja oku kunna bara samtykkja tær greinar sum standa í tí donsku lógini vvissu danska fólkatingið ger tað sama vistu tey at siga ja tað erta erenast oku kunna gera okur hava ikki nakrar heimildir sum liggja út um tað tá ið tað er sett inn í uppskotið at er nakrar lógir sum mann ikki yvirtekur so er tað fyri ikki at gera tað fløkt men fyri bara at taka tann partin sum hevur við sjálvt virksemi hjá landslæknanim at gera og so erta hesin her fakmyndugleikastovnurin ella fólkaheilsumyndugleikastovnurin sum okur leggja upp til so verður tað staðið har landslæknin kemur at sita saman við til dømis deildini fyri avnanna arbeiðsheilsu nøkrum av teimum uppgávunum saman við fólkaheilsuráðnum tað kundi eisini vera samdstari við landssappotekaran landstjóralæknahattað kundi verið verið ymisk ymiskur fakpersónar sum eisini kundu spæla inn í einum sovorðnum stovni og tað ber væl til at skipa og tað haldi eg faktisktmann eigur at skipa óðansæð at mann eigur at fara undir tað fáa tað gjørt beinanveg eitt sum eg haldi er ein veikleiki í dag tað er hetta alt hetta her øki sum eitur eftirlit við stovnum og eftirlit við heilsustarvsfólkum o hvussu nógv verður praktiserað av tíð í dag okur hava lagt eldraøki út til kommunurnar hvussu nógv eftirlit er við stovnum og við tí virksemi sum gongur fyri seg har úti mær vitandi er tað einki á pappírinum eta sjálvandi ábyrgdan statvekk hjá landslæknan at gera tað men verður tað framt í praksis uttan at tað er eitt serligt mál onkur meldar elaeitt annað tað er ein góður spurningur sumeg haldi okur sula taka upp í í nevndini og so er tað eisini hendan her ráðgevandi uppgávan yvir fyri landsstýrið og yvir fyri myndugleikum generelt tá ið tað bleiv sagt tað at ok skulu heldur arbeiða við viðgerðartrygd og ikki taka pengar frá tí sum okur eisini minnast til tað at tá ið okur hava eina kompetenta ráðgeving sum er sum kemur frá einum myndugleika á stovni so er tað tað amboðið okur skula brúka tel at hjálpa okkum at leggja viðgerðartrygdina til rættist til dømis hvørji øki skulku prioritera hvussu nógvir dagar kann mann til láta sær hava bíðití í hasum økinum hvussu nógvir dagar kann mann tilláta sær havá hasum hvussu skulu okrar kreftpakkar síggja út og sovíðari tað er alt tilmælur sum tú eigur at fáa frá einum myndugleika á stovni og tá ið mann er hevur fingið sítt egna landslæknaembati og tann stovnrin at fungera so er tað púra sjálvsagt at mann eisini søkir limaskap í vo soleiðis at mann hevur her fría atgongd til altjóða samstarv á heilsuøkinum og til teir upplýsingar sum eisini koma harfrá ø tað hevur eisini verið umráðtt hetta her við at at mann bara yvirtekur tann organisatoriska partin av eftirlitinum men tað altso tað endaði við at siga tað ati tingini hanga saman altso eftirliti við stovnum og eftirlit við heilsustarvsfólkum hanga saman taðr trupult at skilla tað at so tak allan tann pakkan men tá ið tað kemur til sjálvt at hava skrásett auteurissatiónir og hvørt á sínum tá eigur mann at gera eina samstarvsavtalu og tað er púra vanligt at gera okur kenna tað frá familjurættinum at okur eisini høvdu nøkur økir sum hav gjert samstarvs avtalu um eina tíð kanska keypa sær tænastu í eini skiftistíð eisini til mann fer tingini at fungera og so er tað eisini ein onnur uppgáva sum manglar í dag og tað er altíðhet her við at hava hagtøl yvir virksemi og yvir kanningar og hvørtá sínum innan fyri hetta her øki tað er eisini ein upplíkt upgáva hjá einum myndugleikastovni at taka sær av ø og tað eru knappar fimm milliónir sum ein sovornur yvirtøka kostar og tað er púra rætt sum tað verður eisini víst á frá ingilín didreksen strøm at mann eigur eisini at styrkja tann fakliga partin tá ið tann stovnurin er komin at fungera tað er púra samd í og tað er er púra natúrligt øh vist mann hugsar um um hvørja stovnar okur hava landssturv í okuur halda tað at í føroyum kunnu okur ikki fungera visi okur ikihava in landsdjóralækna tað mugu okur sjálvandi hava og tað okur men okur knna gott fungera uttan at hava okur egna landslækna tað er nokk so løgið og soleiðis eru tað fleiri ting okur hava haltí havt ein landsverksfrøðing og hvørt á sínum altso tað eru øgiliga nógv ting sum skula til sum eru reinir innanríkispolitikkur sum okur noyðast at hava eg beyt merki í at tær hava faktiskt verið røddur frami øllum flokkum um ati tað er rætt at okur hava okkur egna landslækna embæti og tað er púra skeivt at knýta eina yvirtøku av teimum fólkunum sum sita har tað handlar um at fáa lóggávuvald og tá i tú ger yvirtøkur er tað eisini púra vanligt at tey fólkini sum menna størvini fylgja við hvussu hava tit boði at vera við í eina yvirtøku vissu okur taka tað status sum er á økinum í dag so liva okur í dag í einari støðu har kontóri altso høvuðsskrivstovan er í kyppinhavn og so verður ein landslækni útsationeraður til at vera ekstantal dagar um mánaðin í føroyum og tað sig ki sjálvt at tað bløður bara nakrar uppgávur sum verða røktar ella tað verður hvør falt munur á vistað r ein sum er her hvønn dag og tað haldi ikki nøktandi tí tað sum hendir tað sum eg haldi er er umráðandi at minnast teg sum hendir tað er tað hvør er myndugleikin og eg haldi okkum øll spyrja okkum tað nú nú teir allir tíðindafundarnir hava verið tíðindasendingar og hvort á síðnum hvør er tað sum í myndugleiki tað eru eini røð av starvsfólkum sum úttala seg sum um tær er myndugleiki í fleiri førum tað eru fakfeløg sum úttala seg um han heldur tær e myndugleiki tað ger tingini øgiliga ógreið okur hava brúk fyri at tað er ein myndugleika persónur sum hevur altað faklia apparatið aftan fyri seg sum sigur soleiðis sog soleiðis soleiðis sum okur gera so kann tað gott vera ymsar meiningar um tað og tað er viktigt at diskutera tað út frá ymiskum fakfólkum men tað er ein sum er myndugleiki sum tað e nú so verður verður mann nokk so forveraður tí tað eru komin øgiliga ymisk signal íð sigur støðuni sum he verið nú so tað tað er hvussur ein av teimum fyrimununum men men sjálv eri eg heilt ótrúliga sannførd um tað at hetta hervið eisini at hava altso dagføra gera okra egnu siklatri lógur hava ordiligt eftirlit úti á stovninum fyri at fáa ta fakliga kvalitetin upp at mann fær uppbygti skipanirnar eftirliti starvsfólkum eftirlit v við stovnum at mann fær gjørt eina føroyska lóg um eftir gjørdu ein gittuna tínumkologaran havur spurt um tað í fimm tíggju ár tí at hvhvør hevur rætt hesa viðgerðina hvussu longvir gera og og alt tað tað er memma vekk í einum tíggju prosent av fólkum sum mugu hava hjálpt til til í samband við barnloysi so hað eru øgiliga øgiliga nógv ting sum oku hava vinna sum samfelag við at satsa upp á okkra egnu fólk sum eru so dugnalig tað hava staðið í fremstu røð og bjargaokum ígjøgnum hesa kreppuna her takk fyri
kristina háfoss ja sigur eg bara lýsti í lagvælum
væl hvítu eru so nógv fyrimunir við at vit heimtaka ábyrgdina av hesum landslæknanum á innbátinum og eisini farsætta lóggávuna og øllum tí sum hon hongur við og hetta kann mann siga er eitt av teimum málinum sum eisini vóru klár at fremja frá undanfarna samgonguskeiði vit senda jú til hoyringar tíverri komu tær so ikki gjøgnum løgtingið áðrenn valið eg hugsaði hvørja møguleikar sær sigur steinberg fyri at vit kundu fingið hetta samtykt um ikki vit sjálvi við hesum uppskotinum so at kanska landsstýrið legði tað fram tí eg má siga at eg gjørdist ótrúliga fegin í gjár tá ið landsstýrismaðurin í heilsumálum átingstýrisrøðarpalli til svar upp á ein spurning frá mær svaraði at hann helt at tá einasta rætta var vit yvirtók hetta málsøku sum vit fingu øll tey neyðugu amboðini fyri at skapa stóran tryggleika í okkara samfelag sum møguligt tað er hvør fann eg glottið
bara fyrimunur við at fáa framtíðsyvirtøkuna og
og ta er ikki soleiðis heldur at heta eitt uppskot sum okur hava bært sitað og gjørt hetta er tað uppskotið sum bleiv ígjøgnum arbeitt í landsstýrinum tá og sum bleiv sent til hoyringar sum tíverri ikki komið í tingi og bleiv bleiv samtykt tað kongur so erkvøkuna um tað haldi eg var heilt ótrúliga spell at tað ikki eydnaðist men men eg haldi at tann tíðin sum hevur verið nú hevur gjørt tað so eiliga sjónligt hví tað er so neyðugt kanska mann eg ikki gav sær nóg stórt fara um tað tá men oku kundu akurát fingið familjurættin ígjøgnum og so kom hetti her og okur mistu meirilutan tað kom ikki víðari tíverri takk fyri ja so er tað næ
mastirøðari nú er tað rutt vang sum fær orðið
ger so væl takk fyri harra formaður ja eg kann bara taka undir við undanfarna røðara siri stenberg at eg haldi tað er ómetaliga harmiligt at vit ikki fingu hetta gjøgnumført í undanfarna valskeiðið og hendan her seinasta tíðin hevur nevniliga víst og tað er nokk so stuttligt tí tað er so ymiskt hvussu vit hava upplivað hesa her koronakreppuna men eg eg haldi at at koronakreppan fyri meg hevur prógvað týdningin av at vit yvirtaka hetta økið nemiliga tí at støðan í føroyum og støðan í danmark hava verið so sera sera ymiskar hóast eg sama sjúka tað snýr seg um og eisini tann politiska honteringin av tí má eg siga eg mær dámar minst líka so væl tað sum hetta landsstýrið gjørdi í mun til tað sum hann gjørdi í danmark sjálvandi er støðan púra ymisk og niðurstøðan er nokk tann at tað eri brúk fyri ymiskum leistum til ymiskar umstøður hetta er sum siristenberg vísti á hetta er eitt væl gjøgnum arbeitt lógaruppskot sum hevur s n uppruna í undanfarna vælskeiði onkur helt at tað v betri vissu tað var eitt uppskot til samtyktar at tað meira leggur upp til at landsstýrið so fyrireikar uppskotið sjálvt tað tað veit eg ikki ordiliga um um eg eri samdur men óðansæð so fara vit at taka undir við hesum her vit síggja tað sum eina heilt natúrliga gongd at vit yvirtaka alt fleiri øki tað er í strembanini eftir at standa á egnum beinum at menningin liggur og tí skulu vit sjálvandi taka ræði og ábyrgdina á hesum økinum og eg var eisini sera fegin um at hoyra landsstýrismannin á økinum kaili joholm johannesen í gjár at verða sinnaðian at taka ábyrgd av av hesum økinum eisini tí hann sær tað út frá nemliga ikki ikki tí bara tí politiska sjónarhorninum men eisini tí tí heilsuliga at tað gagnar okkum at taka ábyrgdina á hesum økinum eg haldi hetta her er gjøgnumvæl gjøgum viðgjørt eg havi ikki so ræðla nógv at leggja afturat vit koma ikki at vera við í viðgerðini uttanlandsnevndini vit hava ikki umboð har men hetta uppskotið hevur okkara fulla stuðul takk fyri ja takk siru

ruttvang fyri góð orð og er púra samd at tað í strembanini eftir at standa egnum beinum at menningin er tað er ofta heta her við ábyrgdini sum hvessust vi de eisini sum hann verður var um við nøkur ting tað sum eisini er viktigt tað er hetta her við ráðgeving visti mann tenkir upp á tað sum okur hava so hava okur ett fólkaheilsuráð sum ráðgevir almenninginum um um lív ág heilsu og sovíðari men so er tað tann ráðgevingin sum eisini skal koma til stovnar til myndugleikar til politikarar til landsstýrið til landsstýrismannin í heilsumálunm og sovíðari sum skal taka stórar avgerðir og til sjúkrasleiðslur tann ráðgevingin blívur forveik tí at okur ikki hava hendan her fólkaheilsustovnin og hendan her myndugleika persónin sum kann koma inn nær tað skal vera og hjálpa til og tí blívur tað ofta kanska eitt fakfelag ella onkur serlækni sum hevur serliga indedressa í onkrum sum kanska fær sett dagsskránna som eisini kann vera øiliga rætt ruttvang
takk fyri nei eg eri bara samd
ogg vit hava so ofta tosað um at vit mangla hasa ha ráðgevingina í føroyum og tí haldi eg eisini at tað er ein góður leistir at mann onkursvegna loysir hesar báðar avbjóðingarnar saman ja tað er í menningini ella tað er í í ístembandini at ástandaegnum beinum at menniskin liggur og og tí skilji eg slett ikki sambandsmannin sum hevði orðið í hesum málinum og eg gleðist um at tað eru fleiri ymsa røddir í sambandsflokkinum tá ið tað kemur til hettar her eg eg haldi eg eg havi upp á einmáta nógv nemmari við at skilja javnaðar tí eg haldi aksum sosial demokratar tað kanska er tað ein fordómur men at tað liggur eitt sindur í luftini at tað ger einki um onnur betala meðan sambandsflokkurin sum er á leberalur flokkur sum hevur sum útgangsstøði ja mann skal klára seg sjálva tað skilji eg so yvirhøvur ikki og tað er nemmiliga í norðurlandaráðnum í ráðharraráðnum og hvussuur at tað kemur so ræðuliga týðiliga til sjóndar hvat tað merkir ikki at kunna standa saman javnbjóðis og tað eigur júst hesin sbandsflokkurn sambandsmaðurin at hava staðfest fyri langari tíð síðani takk fyrija
síðan er tað kristina hafuss sum fær orðið ger so væl
takk fyri ja til viðgerðar er so eitt lógaruppskot frá tjóðveldi um at heimtaka ábyrgdina av landslæknaembatinum og farsóttarlóggávu og øllum tí sum hartil hoyrir og eg haldi tað vera áhugavert at fylta orðaskiftinum higartil eg haldi eins og tá vit viðgjørdu eisini heimtøku av løgregluni so fyri tveimum døgum síðani so er tað nógv sum bendar á at vit vit eru nógv meir samd á løgtingi enn vit geva okkum far um til dagliga og eg haldi øljgagevandi við hesum her orðaskiftinum júst hefti orðini í føroyum skulu føroyingar ráða eg jú nakað sum vit standa samanum her á løgtingi mær kunnut so eru tað allir flokkar ið siga seg vilja arbeiða fyri hesum her og orsøkin til tað er so einføld sum at vit vita at eingin er betur til at taka avgerðir vegna okkara samfelag vegna føroya fólk og vegna okkara land enn føroyingar sjálvir vit vita eisini at tað ástendur so er tað so ófatiliga týðandi at vit hava tey neyðugu amboðini at vit kunnu lóggeva soeiðis at tað hóska til okkum og at vit kunnu taka avgerðirnar og eg má siga at koronasøðan hevur um nakað víst okkum hvussu týðandi hetta er ttað skal venda aftur til eitt annað mál er málið um es boykottir sum bara var fyri fáum árum síðani tað vísti so øgiliga týðandi at nei týðiliga at tá ástendur so eru tað bara føroyingar ið kunnu røkja føroysk áhugmál eingin annan fer at gera tað fyri okkum og tað vita vit jú eisini væl her á júst hetta uppskotið er sum nevnt snýr seg um heimtøka av ábyrgdina av landslæknaembatinum og farsóttarlóggávu og og tí sum hartil hoyrir og hetta málið hevur verið alment til hoyringar og hevur viðgjørt rættiliga væl eisini í miðfyrisitingini í samband við undanfarna samgongu at vit valdu at raðfesta heftir málið og fáa tað til hoyringar kkoma bara har til at tað var klárt at fara víðari fyrði málinum valið nærkaðist og tað kom ikki niðan í løgtingið hinvegin so vórðu onnur mál samtykt sum høvdu við heimtøkur av ábyrgd av málsøkjum persónsfamilju á arvarrættirliga øki og kortmyndugleikin fer at nevna nøkur onnur dømi men hetta málið er so komið har til nú at tað er klárt at vit kunnu taka støðu til tað her í løgtinginum kunnu eisin siga at málið sum hetta viðvíkir hetta er jú nakað við okkara heilsuverk okkara heilsumyndugleika at gera hetta er jú at økið sum so at siga fult út er á okkara hondunum í forvegin vit mangla bara hetta ein lítla partin afturat vit rinda í dag fyri alt okkara heilsuverk okkara kommunulæknar vit rinda fyri øll fólk sum fara av landinum til serviðgerðir uttanlands og vit taka okkum sum heild av okkara heilsuverki tað sama fyri óttarøki fyri sovít tað er við sum rinda fyri allar tær kanningar sum verða gjørdar nú tað er ikki nakar annar so hetta snýr seg øgiliga nógv um nú bara at yvirtaka eisini jálvt lóggávuvaldið og eisini sjálvan stovnin landslæknaembæti og tað er bara ein avgerð skal takast og tað kunnu vit gera her á løgtingi við hesum her uppskotinum vit vísa í uppskotinum atmett verður at teir samlaðu útreiðslurnar bæði av landslæknaimbati og øðrum avleiddum útreiðslunum eru fýra komma níggju millión krónur í rakstrarútreiðsluum sum vit so høvdu yvirtikið og hetta er ein upphædd sum sum vit væl áttu at kunna átikið okkum og eisini funnið fígging tilinnan fyri ta fíggjarlógina sum vit hava í dag tí afturfyri at at vit taka ræði av hasum her at fyri at vit sjálvi rinda hesa rokningina so fáa vit umsíðir avgerðarrættin til sjálvi a kunna avgera hvussu skal okkara farsóttarlóggáva síggja út hvørja amboð vilja vit hava og hvussu og geva okkum tay amboðinum eisini skulu til millum annað í ein sovra støðu sum vit standa í nú hyggja vit at koronastøðuni so hevrtað verið fleiri dømir um avbjóðingar við at vit ikki hava hesa her lóggávuna sum mann kallar epb mær dáma væl at sítt heldur kundi kalla til dømis falóggávan ella okkurt líknandi hví at vit ikki hava hana á á føroyskum hondum hevur gjørt tað øgiliga trupult at at fáa nakað av henda tí tað skal ígjøgnum øll møgulig lið og og og nógvar ymsar avgerðir áðrenn mann kann koma har til í staðin fyri at avgerðir lá bara her á á løgtingi og eg kann nevna nøkur dømir millum annað so hevur tað verið teir seinastu mánaðirnir afturog aftí tosað um hvussu kunnu vit tryggja at vit vita at landamørkini er tað mest sárbara hvussu kunnu vit seta krøv til útlendsk ferðafólk sum koma til føroyar at krevja at tey verða kannaðir tað hevði mann kunnað gjørt hesa lóggávuna vit hava tosað um gjøld fyri koronakanningar men har er mann aftur mangla amboð mann er víst til hesa lóggávuna man e vísti for trupult tað høvdu vit kunnað gjørt til dømis um vit høvdu lóggávuna her vit hava eisini tosað um jamen hvørji lond vilja vit lata upp fyri jemen hvussu nógv kann smittan vera í teimum londum sum vit lata upp fyri tað høvdu vit kunnað ásett hesa lóggávuni fyri at nevna nøkur ítøkilig dømi undir øllum umstøðum so má eg siga ati at eisini hetta við fólkaheilsustovnir sum vit vísa til í hesum uppskotunum at við eini heimtøku av hesum embatinum so vil landslæknin eisini kunna gerast partur av nógv størri og sterkari fakligum umhvørvi tað vildi styrkja bæði landslæknaembati og vil eisini styrkja okkara heilsuverk og tíðin farin so eg fái ikki komið inn á alt tað sum eg ætlaði mær meni annars fegnast t um at tað sær út til at vera breið semji um hatta málið og at sjálvt landstýrismaðurin heilsumálin segði seg taka undir við heimtøku av landslæknaimbatinum her á løgtingi í gjár so vónandi kunni finna eina semju um hatta máliðtakk fyrija
for langordan n viðmerking ja takk fyri harra formaður eg siti sjálvur uttan
konsnevndini o hetta málið verður viðgjørt og eg komu ikki at taka undir við tí bara at siga tað beinan vegin kristina háfass nevndi hetta her við at danir saman við eu vóru eina ferð noyddir at boykottar føroyar o eg haldi tað vísir akkurát hvussu stórar heimildir sum vit hava innan fyri ríkisfelagsskapin altso tað vil siga á danir kunnu vitikki ein gongd gera av hvat vit skuldu gera umen vórðu noyddir saman við eu at boykort og okkum soleis at føroyskt skip ikki sluppu inn til danmarkar tað sigur bara haldi eg hvussu væl í nógvar máta íisagsapurin egentiliga fungerar altso soleiðis at vit hvussu stórar heimildir vit hava hvør sær sjálvandi er tað er tað lastir og eg trúgvi eisini vit skuldu finna loysnir upp á tað men eg haldi hetta eigur upp á ongan máta at vera nakað sum vit vit eiga at taka upp her nú eg haldi tað fungera sera væl tað er ikki soleiðis at tað kundu verið nøkur ting sum verið betri men eg trúgvi eisini at at tað er veruliga nógv vit kunnu gleðast um takk fyrikristinaposs
ja er hasum
málunum verða vit nokk ikki samd tað er eingin ivi um atí tí stríðinum sum føroyingar og føroya løgtingum fóra landsýrið stríddist ímóti es í sambandi við makrelboykoti tá vísti tað so øgiliga týðiligt at tá ástendur so eru tað bara føroyingarsjálvir føroyski myndugleikar sum kunnu røkja føroysk áhugarmál og sjálvt danskar havnir blivu stongdar fyri føroyskum skipinum so ja har verða vit nokk ikki samd tvørturímóti so so er eingin ivi um at at at vit skulu samstarva nógv meir eisini við danmark men vit skulu samstarva á javnbjóðsføtu tað var inni í orðaskiftið var millum annað inni á hesum norðurlendska samstarvinum har ynskja vit og har eru sambandsflokkurin eisini samdi vit skulu inn hava sjálvstøðanligmaskapi í norðurlandaráðnum so vit kunnu virka á javnbjóðsføti og tað er tað vit í tjóðveldi ynskja okkum vit vilja samstarv men vit vilja javnbjóðssamstarv jóhanneli poulsen einan viðmer
ja takk fyri harra formaður sjálvt
kann ikki eg eri eitt sindur samd men í hesum málinum er okkurt samd at mann eigur at yvirtaka landslæknan men eg má eisini at kenna at eg eri í einum samgongum við sambandsflokkinum og tað er íðiliga lítið sannsýnulívís at okkara yvirtaka nøkur mál saman við sambandsflokkinum tá ið hon er tjóðveldig og framsókn sum báðir loysingarflokkar trótu í undanfarna samgongum við ikki yvirtaki og kanska akkurát hetta málið tá ið eg veit at staðsetingin av landslæknanum altso kontórið var her í føroyum men tað fór so niður mann sigur tá hví fór mann ikki beinanvegin tá ið mann kom til í síðst samgongu og yvirtók eftir øki í staðarfrøði koma vit beint nú og allarhelst verður retur rikkur í tann at fólkaflokkurin ikki vilja yvirtaka mál eg fari líka at frábiðja mær at tann retur rikkur verður brúktur takk fyri
nei eg ivist onga løtu í at fólkaflokkurin vil
yvirtaka tað málsøkið og tað hava tað eisini víst á fleiri ferðirnar eg haldi at miðflokkurin vil løgja jú eisini og tað gleðiliga var at landsstýrismaðurin heilsa málum kai liði holm johannesen segði seg tingið í gjár eisini vil eg yvirtaka tað eg veit eisini væl at vit eru í andstøðu nú og tað er sannlíkt at málið ikki verður samtykt tí vit hava lagt tað fram men vit vóna sjálvandi viðhestuni at kunna skunda undir at tað verður samtykt skjótari enn annars og sjálvandi vóna at at landsstýrið kann leggja okkurt frá líknandi fram og at fólkafólkum fer sannlíkt eisini at royna at arbeiða fyri tí í landsstýrinum vit høvdu tróð teg ynskt at hatta var samtykt í undanfarna samgonguskeiði tíverri kom tað ikki har til vit fingu so hinvegin persónsfamilju arvarættiliga økið yvirtikið og kortmyndugleikan og tíverri tekur tað alt alt í verðini for langa tíð øll allir hesar yvirtøkurnar men stóð tað láknir sjóðveldi so høvdu vit langt annað heimtikið øll hesi málsøkini og eg vóni veruliga at vit kunnu fáa tættari samstarv eisini við fólkaflokkin um at fáa hesa tilgongu at ganga nógv skjótari so vit kunnu fáa fult raðið til løgtingið og til landsstýrið og til førarfólk tað er ein viðmerking afturat har vóru
pálsdóttur fyri ja altso vit sita sjávandi ans
søgu sum mann veit at hvussu sum tað hevur verið síðstu tingseti so fáa vit ikki nógv mál ígjøgnum men burtur úr hesum orðaskiftunum í dag av tað allíkavæl fingið hoyrt tat partur av javnaðarflokkinm positivur um uppskotið fólkaflokkurin er eisini pouskotið sum ikki kemur óvart á landsstýrismaðrin í heilsumálinum var frammi í gjár segði hann heldurat vit sl yvirtaka tað so nú liggur bólkurin e liggur han í løgtinginumum at liggur eisini hjá samgonguni um at tey kanska kunnu finna semju um at yvirtaka so tað vísir kanska at vit eru ikki so langt frá at landslæknin sum skjótast um ikki alt for langa tíð verður yvirtikin so tað er bara glaðas um takk fyrikristinahabósja
einki kemur av ongum og vit mugu
us stríðast fyri teimum framstigum sum skulu henda allar tær heimtøkur og allar tær yvirtøkur sum havara framdar gjøgnum ár og dag í dag standa vit j samanum teir í dag eru allir flokkar samdir um tatær yvirtøkurnar og eingi kundu funnið upp á og sagt nei nei vit fara at lata okkurt aftur til danskar myndugleikar soleiðis fær tað eisini at vera tá vit hava yvirtikiðlandslæknaembæti og eg má siga sum hervur polsdóttir eisin vísir á eg haldi hetta orðaskifti hvr verið øgiliga gott og gleðiligt tað sama um um tað málið verur viðgjørdur fyri tveimum døgum síðan um heimtøku av løgregluni og eg síggi munandi bjartar upp á at hesin málsøkini fara verða heimtikin í allar allarnærmastu framtíð eftir hesi her orðaskiftini og eg móni bara at teir flokkar og tey tingfólk sum eru í samgongu nú sum ynskja at stríðast fyri at fáa fleiri yvirtøkur framdar hóast ikki henni samgonguskjalinum at teir fáa undirtøku og vit vilja hvørnfall stuðlatíð arbeiðinum um vit kunnu hjálpa upp á nakran sum heilst máta akfyrijatakk so eru ikki fleiri sum
habiðja um orðið orðaskiftið r enda hetta málið fer verður beint í tannds uttanlandsnevndina til víðari viðgerðin so er bara framløga eftir á hesum fundinum eg skal boða frá at formaskapir løgtingsins hevur lagt fram uppskot til samtyktar um ársfrágreiðing frá løgtingsins umboðsmanni fyri ár tvey túsund og nítjan tað varð framløgunaella framløgan í dag tað eru so ikki fleiri mál til hendan fundin tingfundur verður aftur mikudagin níggjunda septembur klokkan tíggju og tá verður skráin hendan fyrsta viðgerð av tingmáli nummar fimtan tað er uppskot til løgtslóg broyting løgslóg um dagpening vegna sjúku við meira har stendur parantes koma vit nítjan dagpeningur vegna sóttarhald dagpeningur til fólkapensjonistar endurgjald til arbeiðsgevara víðkaðurrættur til sjálvstøðu vinnurekandi og annan síðani er fyrsta viðger av tingmáli nummar tólv tað er uppskot til samtyktar um at byggja leiðubústaðar á útoyggj fyrsta viðgerð av tingmál nummar trettan tað er uppskot til samtyktar um at hava fastan kommunulækna knýttan at ellis á røktarheiminunm og fyrsta viðgerð av tingmáli nummar fjúrtan uppskot til løgtingslóg um broyting í lóg bekent gørulsi um straffilógin frá revsilógin tað er nágreinaav grein hundrað og nítjan stykki eitt so er framløga eisini á skránni so er hesin fundur lokin